tingfundur er settur fyrstamál á skrá í dag verður framløga og tað fyrsta málið sum verður framlagt verður uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri tjúgu fýraogtjúgu og tað er rutt vang landsstýriskvinna í fíggjarmálnum sum leggur tað málið fram síðani er að mál sum eitur uppskot til uppskot til løgtingslóg um kapping og tað er høgni hoydal landsstýrismaður sum leggur tað málið fram fyrsta viðgerð fyrsta løgtingsmál sum er til viðgerðar dag er løgtingsmál trýoghálvfems uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um loyvisgjald á alivinnuna og tað snýr seg um broytingar í tøkugjaldini gjaldunum gjaldinum eg skal biðja um framsøgufólk

frú forkvina takk ein viðmerking frá bjarna hammer ger so væl
frú forkvinna eftir hesum her uppskotinum so so útrokningargrundarlagið fyri at finna avgjaldsprísin har brúkar mann tann mánaliga tann mánaðarliga miðal spotnprísin í evrum fyri grutanlaks har sum mann brúkar 5iskipolinndeks í norra et mín spurningur til uni holm johannesen er at hevði tað kanska ikki rættari ella kanska hevði tað verið skilagott at brúkt tann veruliga prísin sum er í føroyum altso tann prísin tey føroysku alifyritøkurnar selja síni laksfiri í føroyum í staðin fer at brúkt ein ein útlendskan prís onkuntíð er hann hægri í føroyum men kanska han kundi verið hægri eg veit ikkitak

grsvæja takk fyri ælingin í føroyum ella laksu ja tey eru tann fremsti bátað kom eisini fram nú hesin isveri snakkað so naga um ráðstevnur bæði røðaran gjøgnum forkvinnuna og eg sjálv vit vóru á tí ráðstevni vit eru tann fremsti bátrin tá tað kemur til alin hví eru tey tað jú tí tað hava møguleika at gera íløgur og tey gera íløgur altso ordiliga ekstremt nógvar íløgur og so er spurningurin ókey hann verður kanska framarliga men fyr at at halda framvegr vera fremsti báturin aftaná at hetta uppskotið er samtykt sjálvandi vallyftini tey skulu betala sum samgongan fór væl upp á men hevur samgongan umhugsað at tálma raksturin eisini kanska

takk fyri bára stein nielsen
ger sovæltakk frú forkvina tað var síðstu orðini er um at vit eiga at finna eina semju eisini ella serliga fyri vinnuna so hon veikar nøkur ví haldast til og tað haldi g er eitt tað týdningarmesta av øllum eitt er tað at vit nú í tvey túsno tveyogtjúgu fingu heilar tvey hundrað og fýrs milliónir in fjrá alivinnu nógv nógv tað hægsta talið nakrantíð nú fóru vot inn og skrúva enn meira upp á gjøldini andstøðan undanfarna samgonga legði etta uppskot fram og hevur sambndsfokkur lagt tað fram aftur av nýggjum og nú kom so landsstýrið hesum sum mann skrúva táttaskrúlina upp aftur meira vistu vit skulu fáa eina enda á hesin her kapprenningin um at skrúva eitt sindur eitt sindur hvørt ár er so samgongan uni hol johannesen við upp á at gera eina semju sum liggur eitt lítið sindur ímillum tasum andstøðan ella sambandsflokkur lagt fram nú og tað ssamgongan lagt fram
uni holm johannesen ger so væl

kanska vit kundu fingið frið í salinum áðrenn erhard joensen fær orðið ger soæ
til viðgerða er uppskotið hjá landsstýrinum um tøkugjøld tað er ikki so langt síðan at okur høvdu eitt líknandi uppskot til viðgerðar í tinginum tað var í síðstu viku um um tøkugjøld tað var eitt uppskot sum sambandsflokkurin er lagt fram

tað er ein trappustigi sum mann kemur at brúka sum tekur útgangspunkt í hvat mann tekur útgangspunkt í framleiðslukostnaðinum sum er settur fastur til níggjuogtretivu krónur og fimtan og so ger mann nakað trappur sum vísa hvat mann skal gjalda við prísurin sæð yvir ein mánað tað verður roknað mánaðarliga hvat ið mann so skal gjalda og tað er ein prosentpartur av tí sum er omanfyri um so er at marknaðarprísurin er oman fyri framleiðslukostnáðin skipanin er øgiliga einkul tí hon tekur útgangspunkt í nøkrum skipanin er øgiliga einkul tí hon tekur útgangspunkt í nøkrum førstum nøkrum førstum tølum tá mann hevur sett framleiðslukostnaðin og u mann brúkar fiskipul sum er tann altjóða marknaðurin so er tað ótrúliga nevnt at rokna út tað vil siga at skipanin er øgiliga einkult mann kann siga tað at at vissi mann skal peika á ein veikleika við akkurát hesari skipanini so er tað trappurnar altso sjálvur sjálv trappistigin kann hann kann vera ein trupulleiki tí tú kann í ein mánað ella tveir ella tríggjar fara eit lítið sindur upp um ella lítiðt sindur niður um hesi trapputrinini og so kann tað hava nokk so stórar avleiðingar fyri hvat ið tú fer inn tann mánaðin men visti mann skal vera eitt sindur praktiskur og hyggja yvir tí hyggja yvir ár so er so verður úrslitið væl akkurát tað saman bara við nøkrum fluktiatiónum so mann kann siga at skipan er einkul ja hon hevur nøkur nakrar veikleikar ja men eru teir so mikið stórir at teir ikki kunnu ella at teir koma á skeikla bílatu nei tað eru faktisk ikki

høvuðsmunurin á teimum báðum uppskotunum sum okur hava sum okur hava á borðinum nú tað er tá ið okur koma upp í teir sera høgi prísirnar sum til dømis eru galdandi nú vissi okur hyggja eftir agrafakta teimum prísirnum sum vórðu galdandi fyri viku tólv so síggja okur at miðalprísurin fyri trý til seks liggur á umleið hundrað og átjan norskum krónum sum svara til umleið tveyogfýrs tveyogfýrs føroyskar krónur perkilo

tað vil siga tá kemur mann upp í hvar ið vinningurin roknaði vinningurin eftir hesari skipanini kemur ann liggja upp á yvir fjøruti krónur

eftir hesum uppskotinum til at gjalda tjúgu prosent tað vil siga tjúgu prosent av søluprísinum

visti mann roknar tað yvir árið so blívur tað jú eitt óhugnaligt tal sum mann kemur in at fáa inn so verður tað kanska eini sjey átta hundrað milliónir sum okur koma a fáa inn í tøkugjaldið

tí uppskotinum sum sambandsflokkurin er lagt fram taðvilsiga okur hava altso eitt maks upp á tíggju prosent meðan samgongan he hevur sett eitt maks upp á tjúgu prosent tá ið prísurinir eru so høgir sum tær eru nú so kann mann siga hvat er hvat er so hvat er so

om tíggju prosent er er rættari enn tjúgu prosent ella skal tað vera har ímillum men útgangsstøði útgangsstøði tá ið okur fara at viðgera hetta her í vinnunevndini verður at finna eina semju og nú okur hava verið samd um nógv ting her á á løgtingi

og hendan her samgongan hevur so við løgmanni á odda hevur proklamerað tað at hetta verður tann stóra semjusøkjandi samgongan og tað er tá ið ið eitt sovort uppskot sum hetta her kemur á borðið at mann fer at vita um tað er orð ella tað liggur nøkur meining og vilju aftan fyri orðini tí í eini semju so skulu tveir partar flyta seg nakað men tað verður sum sagt tað verður semjan sum verður grundarlagið undir viðgerðini bæði uppskotini koma at blíva viðgjørd undir eiðunum ella í senn í vinnunevndini og okur koma at gera tær hoyringar sum okur halda eru relevantar eitt sum okur haldi eg skula fara og prøva a hyggja eftir tað er tað um okur kunnu gera hesa her linjuna meira linera í staðin fyri at tað blívur ein trappulinja fyri at síggja um tað blívur for trupult at umsita ella mann heldur skal halda seg til hetta her hetta her trappasystemið sum okur hava

yvirskipað og generelt um hetta við tøkugjaldinum tað hevur akkurát verið ein framløga og ein ráðstevna hvar ið

ella umboð fyri fyri norskar myndugleikar hava verið og fortalt okum hvussu ið tey í norra ætla at skipa sína tey ætla at skipa tær við einari nei yvirskot spasseraðari ein yvirskot spaseraðin skatti munurin ímillum tað og hetta hann er ikki so stórur eg legði gott nokk merki til at at atumboð úr norra hildu tað at tann norska skipanin var betur og eg ivist eitt sindur í tí tí tá ið okur hava altso inn inni í okra framleiðslukostnaði hava okur lagt allar kostnaðir og avskrivingar tavil siga hetta er ein yvirskot spaserað ein yvirskot spaseraður skattir norðmenn høvdu tað at teir vildu gera tað soleiðis at tað var bara virðisøkingin á sjónum sum kom at verða grundarlag undir skattinum og tað haldi eg at gera tingini øgiliga trupul tí tá ið føroysku alivinnan gera íløgur so gera teir íløgur uppi á landi í líkastóran mun í størri mun enn á sjónum tí tað eru tær dýrari íløgurnar og ter sleppa eisini at trekkja ella at avskriva tær íløgurnar og tað haldi er gott tá mann hevur valt at gera taðupp á tann mátan tað er í hvussu so er ein fyrimunur fyri ta føroysku vinnuna at tað verður gjørt soleiðis

okur vita gott at tað er ósemjur inni í tinginum her kanska serliga av av hugsjónarligum stað hvussu nógv tekur mann inn frá einum vinnuog

tað kann vera øgiliga freistandi tá ið tað gongur gott at taka nógv mann skal hava tað í huganum at tað kunnu gott vera relativt stutt tíðarskeiðir við øgiliga høgum prísum hvar ið mann so við einum sovorðnum stiga sum nú verður lagd fram kemur at fáa nógv inn men so kunnu tað vera relativt longtíðarskeiðr við miðalprísum ella undirmiðalprísum hvar ð mann kemur at fáa øgiliga lítið inn

og tað avgerandi fyri vinnuna og og hvussu hvat i evnini hjá vinnuni eru at gera at gera íløgur tað er

tá var miðalprísurin umleið trýss norskar krónur á fiskiboð trýss norskar krónur tað svarað til eini fjøruti fjøruti krónur tt kanska gott fjøruti krónur í føroyskum pengum taðvil siga at tá hevði tá hevði okur fingið rættiliga lítið inn av rættiliga lítið inn tá iðfaktist verið niðri á hvat fimm prosentum eftir hesum ha

og vissi mann tá hevði valt ella visti mann tá velur at taka ein relativ stóran partin so kemur tað at ganga ut yvir villijan hjá vinnuni og evnini hjá vinnuni at innvestera eg havi ikki neyv tøl fyri akkurát hvussu nógv vinnan hevur investerað tey síðstu tíggju árini men eg trúgvi tað liggur eitt soupp ímóti tíggju milliardum sum eru farnar inn í beinleiðis investeringar gtað tað investerar umleið tíggju milliardir í einum tíggju í einum yvir á tíggjuáraskeiði tað er rættiliga nógv tað er rættiliga nógv men vinna ger tað tí at hon forvæntar at tann íløgan kemur at betala seg

og tí skal mann ikki vera so bangin fyri um mann tekur nakað inn frá alivinnuni at vinnan ikki fer at gera íløgur tí vinnan vil altíð vinnan vil altíð gera íløgur um so er at tað betalir seg

joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja nú snakkaði erard joensen um breiðar semjur tað er púra samdur í tað egir mann at finna sum mán færa trygd fyri at at vinnan virkar undir tí sama áraftin ár men eg hugsi hann snakkaði umtá prísurin er høgur tað sum man nokk roknar við tað er tað at prísurin fer at ligja um hasar trýss krónurnar skilom og tá er prísurin á miðalprísur í mun til hvat hann hevur verið tá hann er heilt høgur so tá eg gjaldið heldur ikki so stórt so mann man rokna við at tað verður harða leið at inntøkan verður øhvussu er komandi ár og kanska frameftir tað verður sjaldan at prísrin far heilt upp í tað reyða feltitrúgvi eg
takk fyri
juensegersvæltakk fyri frú forkvina ja men men tá ið tá ið ein vinna skal gera íløgur so og okur síggja tað at føroyska alivinnan hevur gjørt óvanliga høgar íløgur visti mann yghyggur eftir tí norska teimum norsku framløgunum sum vóru so høvdu norðmenn brúkt sirka fýra prosent av av av umsetinginum upp á at gera nýíløgur meðan tað føroyska hevði faktiskt brúkt nei fýra fýra krónur perkilo fýra krónur per kilo og hevði norðmanin brúkt til at gera íløgur við meðan føroyska alivinnan fatska hevði brúkt átjan krónur per kilo at gera íløgurvið tað er ein veldigur veldigur munur og og og tá tú ger so stórar íløgur so kemurtð at síggjast aftur í úrslitinum hjá tær eisini so ok skuldu ikki forsmáa tað at tann føroyska vinnan hevur havt gópe tinglilsar a arbeiða undir til at gera hesar íløgurnar sum sum í dag koma okum øllum somlum til góðar tí átjan krónurupper kilo tað er ótrúliga tað er øgiliga nógv í einari vinnu tá ið søluprísurin til dømis kann verða trýss krónur perkilo sum áritakk fyri
síðani er tað annika olsen
hoíg gjerso væl ja takk fyri frá forkvinna ja nú var ærhart joensen inni á tí at tá ið í prísirnir eru høgir so verður tað svimlandi upphæddur sum bæði land og alivinnand fer burtur úr tí men nevndi tað at tá ið prísirnir eru lágir so eru tað truplar tíðir hjá hjá vinnuni er tað ikki nógt ov tað sum er fyrimunin við hesum uppskotunum sum nú liggur á borðinum tí vit sku hyggja eftir tølini frá tvey túsund og einogtjúgu so hevði landið fingið hundrað og seksoghálvfems milliónir krónur inn í tøkugjaldið og hevði nýggja skipanin sum landsstýrið nú hevur skotið upp so hevði hon fingið munandi minni inni í tøkugjaldið umleið einogtrýss milliónir krónur og orsøkin er nemliga tann at mann tekur hædd fyri framleiðslu kostnaðinum sum hevur verið lutfalsliga høgur tá so eg haldi at her er ein ein ávís rímligheit í hesum uppskotinum har mann tekur hædd fyri bæði sveiggjandi prísum men so sanniligani eisini framleiðstil kostnaðin so tá ið tað gongur ringt í vinnuni so tekur mann eisini hædd fyri tí

erard joensen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja men tað gera bæði uppskotinim fyri sovit anika olsen altso har niðri í í tí logani vonum har er líkjast uppskotini rættiliga nógv tavlsið at mann eri samdur um tann partin tað sum man ikki samdur um tað er tann parturin hvar ið tað er øgiliga hvar tað eru øgiliga øgir marknaðarprísur og kunsturin verður at finna hvat er tað rætta hvat er tað nivogi hvar skulu ikur leggja okkum á soleiðis at vinnan sigur hetta her er rímiligt og út frá hesum her velji eg at gera mín íløguprofil framyvir visti tann vvisi tað blívur forhøgt vissi tað blívur forhøgt so kann tað ganga út yvir íløguhugin hjá vinni tað kann ganga og eg kenni ikki tað taluð hvar ið pínumarkið er hvat vinna sigur hetta her er for nógv
takk fyri takk fyri næsturða røða verður jørgen niclasen gjørt væl
ein dagur har ið skatta avgjaldsøðin sum vit kenna frá teimum vinstravendu flokkunum nær sínar hæddir eg skrivaði í valsíðnum okkurt lesarabrævið javnaðarflokkurin vil plindra alivinnuna eg minnist tar vóru nógvir javnaðarflokkinsum reageraðu og skeldaðu meg út tað passaði slett ikki tað ætlaðu tað yvirhøvur ikki at gera summi av teimum sita í tinginum í dag og vunnu valið og og valúrslitið eru ikki tornað á pappírinum ja so kemur tað altso við viðgerða í dag fyrst plindra alivinnuna og seinni í dag at plindra fiskivinnuna og og so er tað eg spyri meg sjálvan hví ger mann tað og og har er tað vit hava tvær filosofiir altso tað er at vinstravenduflokkarnir vilja sleppa at skatta somu pengar upp á fleiri mátar meðan vit í fólkaflokkinum vilja skipað tað so at vit fáa víðkað tað so tað blíva fleiri pengar at skatta alivinnan í dag í føroyum er tann fremsta í heiminum hví er hon tað jú tað er tí at alivinnan hevur gjørt íløgur mann hevur líkasum í ælindsjúkruhúsinum skuldsett tey fyri at tjena nógvar pengar ja tað hava tey í sey seinnu árini men hví tað er tí tað hava gjørt íløgur fyri nógvar nógvar nógvar milliardir alivinnan hevur gjørt meira íløgur enn hon hevur kent taðvil sið a hvør króna sum er komin í kassan er farin til íløgur hví ger ein vinna tað tað ger ein vinna tí hon sær fyri sær ein framtíðarvinning tað vil siga eg kann fáa ein framtíðarvinning úr hesum og tann vegin kann eg betala aftur og so geri eg afturíløgur tí eg vil koma longur upp og tað er aftur framtíðarvinningurin mann er eftir men hvat siga so framsókn tjóðveldi og javnaðarflokkurin hó tit tjena for nógv nú skulu vit hava pengarnar ja men tá ið mann hevur eina skipan fyri vinnulívir og mann hevur eina skipan sum ger ta skipanina hava vit havt at alivinnan hevur ynskt at gera íløgur ynskt at gera stórar íløgur brúkt hvørja krónu sum tey hava forvunnið upp á íløgur tí tey síggja fyri sær a framtíðar vinning men tá ið so tann framtíða vinningurin skal koma sær út til at vera nú so kemur mann haps vit skulu hava tað tað er tað sum eitur ótryggir karmar so sigur mann at hetta uppskotið er bara ein justering av verandi skipan ja altso við seg hyggja eftir at skatturin tá ið prísirinir eru høgir í hesum uppskotinum er ein fýra falding av verandi skatti altso vsi í fýra falding er ein lítil justering altso hvat vildi so ein ein stór justering verið altso mán man líkasum siga ein fýra falding tá prísurin er høgur tað er tað mann leggur á borðið í dag heldur má virkuliga frú forkvinna at tað ikki ávirkar íløguhugin

vit viðgera í dag eitt uppskot sum er heimsmet í skattaøði á eina ávísa vinnu tað sum hendir við kappingarførunum tá ið mann fer so harðliga til versum við hesum tá ið mann hevur munandi hægri skatt á eina brosent av vinnu í føroyum enn mann hevur í øðrum londum okkara grannalondum jamen so ger tað at okkara vinna sum í dag er fremst hon klárar ikki at verða verandi fremst tí tað er nógv logrativara hjá vinnunum í grannalondunum at hála okkum aftur og tey koma at hava pengarnar til tað

nú veit eg gott at at javnaðarpolitikkur gongur út upp á at taka eina lagkaku tað er bara pettana í nóg nógv stykkir so eru øll glað meðan okkara politikkur er at gera lagkakuna størri ikki tí frú forkvinna mær dámar stð ikki lagkaku men át skermannakann eg alivinnan visu vit fara aftur í tíðina tá blivu túsund familjur fátækarar av alivinnuni í dag eru fleiri túsund sum vinna nógv burtur úr alivinnuni og tað er av tí politikki sum er førdur allar hesar íløgurnar hava gjørt tann ei alifyritøkan eg hugdi eftir at tey hava tvífaldað framleiðsluna ja men tað at tey hava tvífaldað framleiðsluna tað hava tey ikki tí tey hava fingið ein fjør afturat mann tosar um leiðu av fjørðu og hvat veit eg men te er tí tey hava gjørt íløgur eg normaríløgur fyri at framleiða smáltini størri á landi áðrenn tey fara á fjørðin so tey kundu verða styttri á fjørðunum og og alskyns íløgur sum eru gjørdar fyri at fáa hendan vøksturin við sama belasningi á fjørðuni tað at tey hava klárað tað sigur landsstýrið áh nú skulu tit betala hetta her er totalt ónármalt ja tað er sjálvandi ónarmalt at verða at taka ein váða í vinnuni at brúka hvørt oyra mann tjenari sanniliga taka ein vága men tá ið so fruktirnar koma so vil mann hava alt við fyrstu

nú tosar mann um alivinnur sum um tað bara er hesar fyritøkurnar h eg rokni við at í størvum í bara sjálvari alivinnuni tá munnu vit væl liggja ímillum fimtan hundrað og tvey túsund fólk í aluvinnuni hesineir fantastisku alufyritøkuni vit hava her og eg spurdi meg so fyri jamen hvussu við undirveitarum í føroyum og eg fái tó upplýst at tann eina eina vinnufyritøka taðer sum bakkafrost hava ellivu hundrað undirveitarar í einum ári eg havi so sæð tølini nøkur ár aftur til ligið millum túsund og ellivu hundrað tað vil siga at tað e millum túsund og ellivu hundrað fyritøkur í føroyum smáar sumd størri sum eru undirveitarar sum veita tænastur og taðvilsiga tá eg í áðni segði millum fimtan hundrað og tvey túsund fólk í starvi í alivinnuni so er tað fleiri túsund hata eru ikki bara tríggjar alufyritøkur her eru ellivu hundrað og aðrar fyritøkur bara hjá tí eina felagnum tavilsiga hinir feløgini koma so afturat og nógv av hasum undirveitarunum hevur kanska verið til at gera íløgurnar vissu vit nú gera hetta uppskotið har mann líkasum skrúvar munandi niður í vinninginum mann sker lagkakuni í helvt og koyra hanni landskassan og so byrjari mann frá einari helvt og prøvar at vaksa aftur so minkar íløghurðin og landsstýrið boðar longur frá í hesum uppskotunum lat hetta gjaldið skal justerast ofta altso tað so skilji eg tað sendigursiríur og tað vil sigat alivinnan ánar ikki hvat er fyri at

tað verður sagt at hetta her er eitt yvirskot pasera gjald og har vil eg siga at tað er tað ikki tað er galdandi lóg heldur ikki tí tá mann sigur at t prísurin komin upp á fýrs krónur so er tað ein skattur upp á tjúgu prosent av bruttu tað vil siga at mann skattar ikki bara vinningin mann skattar eisini framleiðslukostnaðin mann tekur altso tjúgu prosent av framleiðslukostnaðin tí mann skal jú takas tjúgu prosent av tí samleiða prísinum so tí er ikki rætt at siga hetta her yvirskot spasserað alivinnan mælir til at mann tekur av vinningi tá vit gjørdi oljulóggávuna so skuldi mann eisini taka høgan skatt vissu onkur fór út við eina olju men tað var av yvirskotum tað vil siga at íløgan umframt vanlig forrenting varð tikið burturav áðrenn tað velur mann so ikki at gera her eg vil siga at vit kundu treyðugt taka undir við uppskotinum hjá sambandsflokkinum tí vit vistu at politiska landslagið vildi tann vegin h men harfrá og so upp til uppskotið hjá landsstýrinum tað veruð so langt frá fólkaflokkurin fer ein gongd ænmt í uppskotinum munurin millum sambandið sum er minni gott og upp til tað forferdiliga er ein tvífalding av skattinum sum landsstýrið ætlar nú ljóðar tað sumum bæði samgonga og sambandsflokkurin ætla at finna eina semju ja eg veit ikki hvar hvat sambandsflokkurin ætlar einaferðin at frægstur sambandsflokkin at tað var fimmoghálvfems prosent samdur í fiskivinnupolitikkinum sum høgni hoydal lagi seinast men tí betur kláraðu vit at ræða sambandið so mikið at vit fingu tær fornuft og teir fóru ikki við uppboðssøluveitsluna men sum sagt hetta er ein faigdardagur hetta er ein skatt av avgjaldsshøgi sum er øgiliga góðar fá telsær milliónirnar inn í kassan við øllum valliftunum mann hevur havt men pengarnir kunnu forsvinna skjótt og teir kunnu eisini fara at vaksa munandi spakuligari so ein fagdardagur frú forkvina
so er tað viðmerkingar elsbett mersetis skunlestóttir
ger sovælja takk fyri frú forkvinna sum eg nevndi við javnaðarmannin sum var røðari frammanundan hjørgun niclasen at á hesa ráðstevnu sum hann var í samband við ælingina so kom fram vit at ælingin vit eru tann fremsti báturinog vit gera so nógvar íløgur tí tí vit tí fremsti baturin og so er tað tað tá ið nú mas seta so nógv avgjøld á afturat teir skulu betala meir fara teir framvegis verða tað fremsti batar ella fara t at vera nokk so framalligur ella miðal ella hvat verða teir og so hevi eg hugsað mær eisini at røðarin greiddi frá tá ið hann nú siguð tað at fólkaflokkurin eisini vildi avgjølt kann røðarin enn einaferð greiða føroyafólkið frá hvat er munurin á tí sum vinstrarvongurin komi við í dag og tað sum fólkaflokkurin kom við takkfyri
niclasen ger so væl
eg vil heldur taka munin ímillum tað sum er galdandi í dag og tað sum høgni hoydalur lagt fram og munin er tann at tá ið laksaprísurin er høgur so er tað ein fýra falding av skattinum tað er jú ótrúgt altso fýra falding og tey kalla tað eina justering eg plagi ikki at kalla fýra falding fyri eina justering so hetta er rættiliga ógvusligt og mann sær jú dollararteknini í eygunum á samgongufólkum tí tey hava garanterað túsund í degil hvat tey til brúka pengarnar til men tað skal so lítið til bara lúsin vinnur á laksinum so alt fekk sodan tað taka tey ikki við í sitraksis

takk fyri frú forkvinnan í uppskotinum
men her síggja okur at í tvey túsund og tveyogtjúgu við verandi nei við nýggja uppskotinum um tøkugjald vilda yvirskotið per kilo laks verður seytjan krónur og seks tað eru tað hægsta í norðralondum norra liggur á sekstan krónum og føroyar hava so eitt komma seks ella ein komma seks krónur størri yvirskot per kilo enn orra sjálvt um føroyska tøkugjaldið verður ásett sumi í uppskotinum um norra setir eitt tøkugjald íverk sum teir hava ætlanir um so verður munur millum føroyar og norra aftur munandi størri enn tæ r eina komma seks so kappingarføri óttist eg ikki í mun til hetta herhesar ræðumyndirnar sum jørgun niclasen málar upp so kundi og hugsað mær at spurt jørgun niclasen við hansara høvuðrokning hvussu nógv hann metir at alivinnan hevur eftir í kassanum tá ið mann hevur tikið tjúgu prosent avav
altso tað er okkum út at við hesum við hesum skattinum og við við við partafelagsskatti um prísirnir eru eru eru høgir so tekur mann hálvtrýss prosent í skatti altso mann tekur helvtina inn í landskassan av vinninginum og hoir min nú higartil hevur alivinnan brúkt hvørt oyradarkjena upp á nýíløgur men helvtina av vinninginum skal mann nú hava inn í landskassan so dugi eg at rokna út hvat tað er til nýíløgur serliga tá ið vágin syri at tað koma fleiri hækkingar eisini er til staðar so so so eg síggi vandan altso vinnan hevur vunnið nógvar pengar men tæir hava brúkt hvørt oyra vis sæir nú koma út set tey fyri tað fyrsta var helvtina av vinninginum fjerðnað og so er útlit fyri at enn om meiri verður tikið hvat hendi so við íløgum
johannes joensen ger so væl
fyri frú forkvina ja nú jørgna niclasen kendi fer at mála myndina øliga svarta eg haldi atn málar alt rættiliga svart her tá hann sigur tað at eingin vil gera íløgur aftan eftihr tí vistiman higgur efti hvat norðmenn gera í dag sum vit kappast við so taka teir væl minni meira inn frá alivinð hjá sær og tí eru vit rættiliga kappingarførv vit tykist visu mann samanberr hvat tær gera so so vilja teir taka hevði tað verið í í ár ella í fjør so hevu tað verið ein komma sjey milliard til bakkafrost yvirskot íg fjørutiprosent avtíð hevði everi einar áta hundrað miliónir á tað tikið so mann kann siga tað ella sjey hundrað har á leið su man kann siga tað at vit vit hava ina nógv mildari skipan nógv betri skipan og ongantíð betur um at fáa eina breiða semju um hesa skipanina so v alivinnan fær ein eina trygga framtíð og kann gera íløgur í vinnuvirksemi og tað fara tær eisini at gera tí tað lønar seg tað er tað tað vilja so alt tað tað svarta sum jørger ma og jørgun niclasen málar tað skal vera nógv hvítari tað eigur at vóra hvítari
nógv
klassen gersæeg fari at venda spurningin við hví er føroyska alivinnan fremst í heiminum hví er føroyska alivinnan so langt framman fyri ta norsku í dag tað er tí teir hava gjørt íløgur eg normaríløgur fyri at blíva betur og grundin til at teir hava gjørt inormaríløgur tað er tí teir hava havt møguleika til tað tí mann hevur ikki havt eina vinstravenda stjørn sum hevur kvalt tær allan vinning burtur úr teimum og tá ið vit nú fara upp upp eftir á skattastiganum so verður ikki rúm til at gera íløgur koma sjálvandi at verða gjørdar men tá verður ikki rúm til at gera eisini nógvar íløgur og tað vil so siga at tá kunnu onnur lond fara forbí vit eru fremst nú tí tað eru gjørdar so nógvar íløgur vissu vit royna at kvala og minka um tann íløguhugin so fara vit afturum og so ein sjónan dag so hevur mann ikki allað hesar milliónirnar sum eg síggi tingfólk hjá samgonguni droyma um í dag
takk fyri síðan er tað er har joensen ger
grsvæltakk fyri frú forkvina jørgun niclasen sigur hetta her er ikki ein yvirskot spaserað ein yvirskot spaserað gjald ella yvirskot spaseraður skattur men tað er tað aðtað einasti parturin sum ikki er yvirskot spaseraður tað er null komma fimm prosent gjaldi sum liggur á tá tað er undir framleiðslukostnaðin tá er tað ein beinleiðis kostnaður fyri fyri at sleppa at ala fyri mann kann kalla tað framítjararættindi ella hvat er men tá ið tú hevur tikið allar avskrivingar við allar framleiðslukostnaðin við og tú betalir av tí og tú tilsamans kemur upp á eitt skattadrygt sum er umleið fjøruti prosent so eta yvirskot spasserað mann kann ikki siga nakað annað
fyri takk fyri so er ta jørgun niclasen ger
st jah tað er tað sum eg ikki skilji altso tá ið mann sigur eftir yvirskotspaseraður skattur at mann trekkir allar útreiðslur frá mantrekkir avskrivingar frá altso frája men hví finn mann sí eina tabell har mann skal skatta bruttu hví tekur man ikkibara legga partaflagskafta altso visti yvirskotspasera so so kundi tað vera ein eyka partaflagskaftur tað hevði erið nógv ruddligar tí tí at í dag vissi prísurin kemur bara fýrs krónur eftir uppskotinum hjá landsstýrini so skal tað betala tjúgu prosent av øllum fýrs krónum og tað var ikki eisini tjúgu prosent av framleiðslkostnari so tí er tað eg sigi at attað hevur vð við yvirskotspaserað ja møguliga var ikki ei roknistykki har eg ein segði at fór prísurin eitt oyra upp tað hjá mann koma upp á næsta skála so kostaði tað yvir hundrað milliónir í jeikarskatti fyri tað einu fyritøkuna altso tað er tað at at skipanin sum hon er nú sær so gott út hesar trappurnar
men men ein eyka partafelagsskattur hevði verið veruliga yvirskot spasserað og o tað eg helli eg til sjálvt um eg kundi verið við til annað takk fyri so er næsta røða annika olsen ger so væl
harra formaður vit liva í heimsins besta kova og føroyar eru vælsignaðar við tí ríkidømi sum í havinum svimur vit kunnu selja søguna um føroyska laksin sum svimur í eitt av heimsins reinastu høgum og í dag er føroyski laksurin ein eftirspurd vøra kring heimin og okur gleðast tá i kur síggja føroyskan laks í kølidyskinum úti í heimi føroyskur laksur er vorðið eitt breind og vit gleðast um at tað gongur væl í einum av fíggjarligu grundsúlunum í føroyska samfelagnum eftir nøkur bakkøst í alivinnunu við la sjúkuni hevur alivinnan fótað sær seinastu árini og í dag er alivinnan ein týðandi partur av tí føroyska búskapinum takkað verður títt fyritakssemi menning og framtakssemið í føroyskari alivinnu so hevur alivinnan skapt metvirii fyri tað føroyska samfelagið og skapt nógvar ringvirknaðir í tí føroyska samfelagnum inntøkurnar hava verið metstórar vinningsbýtið hevur verið ovurstórt partafelagsskatturin til kommunurnar hevur verið góður og tað gleðastu grum virðið av útfluttum laksi sum partur av samlaða vøruútflutninginum var í tvey túsund og einogtjúgu fýra komma fýra milliardir og samlaði vøruútflutningurin var tíggju milliardir fyri føroyar hetta svarar til fýraogfjøruti komma seks prosent av samlaða vøruútflutninginum so sigast má at alivinnan er blivin ein alsamt týðandi partur av samfelagsbúskapinum men tað landið letur møguleikar í hesum føri firðirnar til vinnuna at gagnnýta vegna føroya fólk er tað rímiligt at landið tekur ein part av vinninginum soleiðis at tann vinningurin sum er í hesum vinnugeira kemur øllum at gagni okur hava tríggjar føroyskar alufyritøkur í dag hesar tríggjar alufyritøkurnar hava fingið ein fram í gjárætt fram um so nógv onnur at ala á føroysku firðunum bæði undanfarna og nú sitandi samgonga hava ásannað at tað er rætt at taka eitt rættvíst og rímiligt gjald fyri tann fram í gjárætt sum alufyritøkurnar hava fingið at brúka føroysku firðirnar tað er rætt at vit javnan dagføra og met um landsins avgjalds og skattaskipanir herundir loyvisgjaldið til alivinnuna til tess at fíggja føroyska vælferðarsamfelagið í tvey túsund og seytjan handaði skattaskipanum uppskot til landsstýrið um at hækka tøkugjaldið til alivinnuna og at áseta tilfeingisrentuna men hvørki uppskotið hjá sambandsflokkinum sum var til viðgerðar í síðstu viku ella uppskotið hjá samgonguni kemur nær námynd av tí sum skattanevndin mælti til tað gongur so uppskotið hjá samgonguni so byggir hon á meginreglurnar í verandi skipan at jú hægri aliprísurin er tess hægri er gjaldið og tað er mánaligur miðalsbotnprísurin í evrum fyri kruda laks sambært fispolinntekstunum sum verður brúktur sum útrokningargrundarlag harumframt er eisini tikið hædd fyri framleiðslukostnaðinum sum nú verður útroknaður hálvárliga tavil siga at her hevur landsstýrið gingið havbúnararfelagnum at møti lagt verður eitt grundgjald á null komma fimm prosent um altjóða marknaðarprísurin er lægri enn framleiðslukostnaðrinum og hetta er tí at mann ynskir at tað skal vera eitt ávískt grundgjald fyri nýtslu av firðinum harra formaður tað eru nýggji stig í tøkugjaldsstaganum sum hækkar við tvey komma fimm prosent og endar á tjúgu prosentum sum er hægsta gjaldið og tá er søluprísurin pe kilo fýrs krónur hækkaprísurnir á altjóða marknaðinum ja so hækkar loyvisgjaldið tilsvarandi hetta er ein rættvís skipan har hædd verður tikið fyri framleiðslukostnaðinum men eisini fyri prísinum á altjóða marknaðinum fer landið meira inn í tøkugjaldið ja so hevur alivinnan tilsvarandið eisini hægri inntøkur og skuldi prísurin enda á fýrs krónur kilo ja so liggja tað á leið tvær komma sjey milliardir eftir hjá alivinnuni til at gera íløgur tá ið tilfeingisgjaldið er tikið av gera okur nakrar samanberingar ímillum verandi skipan og ta skipan sum okur nú viðgera so eru tað nøkur áhugaverd tøl og eg nevndi tað í áðni í eii einari viðmerking at í tvey túsund og einogtjúgu tá vórðu prísurnin lutfalsliga lágir men hóast hetta so fekk landið hundrað og seksoghálvfems milliónir krónur inn í tøkugjaldið hevði nýggja skipanum sum landsstýrishevurskotið upp so hevði landið fingið munandi minni inn í tøkugjaldið umleið einogtrýss milliónir krónur og er orsøkin tann at framleiðslukostnaðurin hevði verið lutfalsliga høgur tí er tað eisini rættvíst at hædl verður tikin fyri hesum parametri hinvegin so eru laksaprísirnir høgir í løtuni og tí er gjaldið eftir nýggju skipanini eisini munandi hægri til landið og er hetta eisini rímiligt í tvey túsund og trýogtjúgu vilt túkur taka tað sum dømi so hevði eftir verandi skipan sum er í gildi tvey hundrað og seksoghálvfjerðs milliónir krónur komið inn eftir nýggja uppskotinum hevði fýra hundrað og níggjuogfýrs milliónir krónur komuð inn í landskassan taðvil siga tað r ein munur á tvey hundrað og tólv imilliónir krónur men hetta er bert um uppskotið hevði havt virknað alt tvey túsund og trýogtjúgu tað megna vit ikki tí gildiskoman verður sett fyrsta august og talan verður tí um munandi minni upphædvdur áttaogfýrs milliónir krónur í landskassan kommunurnar missa á leið áttaogtretivu milliónir krónur í partafelagsskatti og skal hetta sjálvsagt eisini trekkjast frá teimum tvey hundrað og tólv og somuleiðis eitt vinningsbýti á fimtan miliónum krónur harra formaður okur tosa um hundrað tals milliónir í vinningsbýti um milliardarvirðir í alivinnuni og tað gleðasta grun okur gleðast um at tað gangst gott í okkara høvuðsvinnum men hetta stendur samstundis eisini í stórari andsókn til dagldagin hjá borgarunum í tí føroyska samfelagnum sum hava tað ómetaligatrupult at fáa endarnar at røkka saman hetta stendur eisini í djúpari andsókn til lønarlagið hjá mongum kvinnum ið arbeiða innan umsorganarøki sum hokna undir byrðini og ikki megna fíggjarliga at fáa endarnar at røkka saman tann dagin tá okkara gomlu ikki verða ansaði og tann dagin tá okkara børn ikki fáa ansing tá er samfelagið stokkið av um tvøran og tá er forstáils ímillum geirar ímillum fólk ímillum vinnu og fólk fari tað er hendan gerandisdagin okur aldrin máa gloyma og so frá tí til aðra eisini eri við til at skapa gjáir ímillum fólk í landinum og tí hevur samgonga sett seg fyri at taka eitt meira rímiligt og rættvíst gjald frá alivinnuni soleiðis at tað bæði verur liviligt hjá vinnuni og sjáfólkinum ið her býr umvegis búskapargrunnin so fer tøkugjaldið til at fíggja ein skattalátta hvat bæði er rætt og rímiligt og eitt lønarligt til umsorganarøki at føroysk alivinna kann vera við til at lyfta føroyska vælferðarsamfelagið kann eisini síggja sum ein sjálvsýnssøga fyri føroyska aling hetta er sosial ábyrgd ella ssálvsponsibiliti og kann væl seljas sum eitt partur úr av strategiuni hjá alivinnuni at hon er við til at lyfta og stuðla føroyska vælferðarsamfelagið tað er ein góð søga hjá alivinnuni at hon letur sín part til vælferðarsamfelagið føroyar viðvíkjandi kommununum sum missa tær í partafelagsskatti orsakað av tøkugjaldið hækkar og tær verða eisini hildnar skaðaleysar í hesum uppskoti og skotið verður tí upp at lata kommununum tvey prosent av tøkugjaldinum og heimild verður so givið landsstýrismanninum at fordeila hesar inntøkurnar su kommunurnar verða hildnar skaðaleysar harra formaður vit ynskja at ælivinnan eisini hevur lív lagað í framtíðini vit ynskja at ælingin alsamt kann mennast og tí eiga vit framhaldandi at granskað í teimum lívfrøðiligu viðurskiftunum sum føroyska æling hevur havt á føroysku firðirnar og menna nýggja vitan og tøkni til tess at finna nýggjar og burðardyggar leiðir fyri føroyska aling vit eiga at st stuðla nýggjum burðardyggum hattum at æla um hetta er á landi ella opnum havi og ein partur av tøkugjaldinum tað vil siga eitt prosent fer tí til gransking innan aling soleiðis at hetta kemur alivinnuni til góðar at tøkugjaldið hækkar skal tí ikki merkja at alivinnan ikki skal kunna menna seg tí tað er gott at ein partur av tøkugjaldinum eisini ferð til nýmenning soleiðis at føroysk aling hevur lívlagað nógv ár fram í tíðina tí eg síggi fyri mær at við føroyskari æling og teimum inntøkunum hetta kann kasta av sær so koma okur eisini málunum um eina sjálvstøðar føroyar nærri har okur við føroyskari framleiðslu av laksi kunna gera føroyar til eina sjálvstøðuga tjóð sum megnar at standa á egnum beinum
takk fyri so er tað næstu røða av listanum hergar karlot hergarstov ger so væl
formaður vit viðgjørdu eitt líknandi uppskot fyri kortun nemliga uppskotið frá sambandsflokkinum sum er næstan júst tað sama bara ein spurningur um hvussu langi stigin skal ganga og hvussu høgtrinini skulu vera endurnýtsla eg gað syst so eg fari at endurendurnýta nakað av tí framsøgurøðuni sum eg helt tá tað er so lítið frágangi og eg havi ikki broytt meining í hesum stutta tíðarvegini tað mar nokk inn ella krevur mann for nógv inn í hesum fyri meg er tað ikki ein spurningur um mann tekur for nógv ella for lítið meira ein spurningur um vit innkrevja tað sum er rætt og rímiligt tí hevði tað eisini verið ynskiligt at mann visti hvat tilfeingisrentan ella tann yvirnomali vinningurin var so kunnu vit í løgtinginum hava eitt ideologiskt orðaskifti um hvar vit skuldu sett prosentið á hendan yvirnomala vinningin eins tá vit diskutera prosentið á til dømis persónslønarskattinum tað er eisini tað sum landsbankin mælir til at landsstýrið í støði í roknskapinum ger útrokning av hvussu hesin vinningur er og á hendan hátt fæst eitt betri yvirlit yvir hvussu stórur partur av tí yvirnurmála vinninginum mann tekur inn til dømis við staðarnir hjá sambandsflokkinum ella á staðanum hjá laslandstýrinum men allarviktigast so fáa vit at vita hvussu nógv og hvussu stórur partur av hesum vinningi liggur eftir hjá vinnuni í dag er tað meir ella minni so vit rætta fingurin upp og siga øh seta gjald á og hopa at tað er tað rætta framleiðslukostnaðurin er ein týðandi partur av útrokningargrundarlagin at finna fram til hendan yvirnomala avkastu men landsbakkin metir at tað hevði verið rætt og rímiligt at landsstýrið setti krøv til loyvishavarar at teir fyri teirra alibrúk a firium lótu inn eitt roknskap fyri hetta virksemið altso fyri seg soleiðis at tað er greitt hvat eigur at verða a roknað sum framleiðslukostnaður eg meti eisini at alivinnan átti at verið áhugi áhugað í at alt var meira gjøgnumskygd meira gjøgnumskifti sum møguligt so at tit ikki einaferð í framtíðini ella kanska nú koma politikarar sum til valdið sum vilja máa ella noyðast at brúka ógvuliga nógvar pengar og gera ein stiga sum er nógv brattari enn hesin uttan at síggja hvussu nógv prosent mann tekur inn av tí yvirnormala vinninginum tí sjálvandi eiga vit nakað men ein rímiligur partur skal sjálvandi eisini liggja eftir hjá vinnuni men ja tað er rætt og rímiligt at alivinnan betalir fyri tann frammíggja rætt og at nakað av teimum pengum sum teir tjena upp á hendan framígjara rætt fellir til landið og fólki serliga tað gongur væl hjá teimum sum nú hetta fyri at landið skal hava nakað at standað ímóti við og sjálvandi skal hetta inn í búskapargrunnin áðrenn tað sleppur út í samfelagið og tey hava mær allarbest um allar inntøkurnar fóru inn í búskapargrunnina at venda áðrenn tað slapp út til forbrúk fyri løtu síðani eru fíggjarkarmarnir fyri áðrenni framyvir lagdir fram og vit hava nakrar gvaldiar útfordingar fyri frama og alivinnan má eisini vera áhugað í at vit langt inn eg hav vónandi óendaliga langt inn í framtíðina hava eitt væltbúgvið vælútbygt væl viðlíka vælferðarsamfelag men sjálvandi skal alivinnan ikki bera allar hesar útfordingar á sínar herar útreiðslurnar hjá landinum mugu sjálvandi eisini tálmast hvat haldi eg um sjálvan stiga ella trappuna eg kann gott fylgja alivinnuni í tá hon førir fram at tað kann geva stór útsving upp á nógvar hundraðtals ella hundrað yvir hundrað milliónir um tú liggur beint hesumegin ella beint hinumegin eitt trim so fyri at ganga alivinnuni á møti so kundi mann gott gjørt trinini eitt sindur lægri og eitt sindur tættari ella møgulíst kanska bara gjørt eina rampu eina liniera skipan men hin vegin tøkugjaldið verður roknað út eftir einum mánaligum fisipulprísi og tað er ógvuliga ógvuliga ósannlíkt at hesin prísur allar tólv mánaðirnar í einum ári liggur akkurát et orða við síðurnar av so tað ovara triðnið verður

men er tað rætt at taka taka gjald inn frá vinnuni upp á hendan mátan tað skilst at alivinnan í føroyum kundi kanska hugsað sær eina meira skattliga skipan og ikki eitt tøkugjald sum liggur í fyrsta ligi

har norska stjórnin fyrradagin ella dagin fyri fyrradagin legði sítt uppskot fram um grøndrentiskatt ella læksiskattin stóð millum annað hetta at lesa á heimasíðuni hjá n r k eitt úttalisi frá hoyri tann stóri borgarligi andstøðuflokkurin og eg endurgevi við formannsloyvi
ger so væl dekan blivið vanskuligt forderigeringin á fáh til etir brettforlik um laksiskattin heiyðrisfinamspolitisku talsperson helgu ortin sigur at vistiska varið grundlagg for slikforlik somás stortingu tá grep og krevi at fleri modellir útregnes serligt forslagd um innteksgradrett produktiónsavskift tankunin inntektsgradrett produktiónsafgift ar hen frá fararu og at tað er ok so innmodell næringen altso alivinnan sær haronskuseið tað inni bara ásaldsprisin laks pá í bestemtni vog pprosentsats altso alivinnan í norre ynskir sær tað føroyska modellið og kanska føroyska alivinnan ynskir ta að norska modellið grasið er ofta grønari hinumegin vit hetta stoppa ella bremsa íløguhugnin hjá alivinnuni tað meti eg ikki tí um vit brúka stigan í hesum uppskotinum ella fyri sovíðts stigan í uppskotinum hjá sambandsflokkinum og roknað aftureftir til árið tjúgu tjúgu ogtjúgu einogtjúgu tá prísurin á laksi var ógvuliga lágur av marknetinum so hevði tað merkt at eitt stað millum hálvfjerðs og fýrs milliónir hevði ligið meira eftir hjá alivinnuni tá og til dømis var bakkafrost ikki bangin fyri at gera íløgur í tjúgu tjúgu tað var nemiliga á sumri í tjúgutjúgu at kjølir á nýggja skipinum bakkafrossur taðstektir so teir tordu gera íløgur tá eisini fer hetta at ávirka partabrøvini hjá alivinnuni negativt ivase tí eisini stóð hettar at lesa á heimasíðuni hjá nrk tá ið norska stjórnu legði sítt uppskot fram og við formanninsloyvi endurtakið enn einaferð ger sovælosloybørs ometi meg oopgang men distori opdrekcelskaper faltnithita eftir arrieringur lá fram forslakssitt útverdagann har celkepin snútt til ein oppgang og so reyksattær opp her lærvík trý komma tvey salmar trý komma fimm auwustoohl trý komma tvey so aksinar strikaði sjálvt tann dagin tá ið norra legði sítt grundrætti uppskot fram hjá men hvat við vil hetta geva eitt undirskot fyri tar fyritøkur sum mivirka laksin í føroyum vit fyrsta eygnakast kann tað kanska virka so serliga tá spottprísurin á fiskibul er høgur og tað er kanska ein veikleiki at brúka fiskipul til at rokna út men og vit mugu fóralt veruliga ikki gera tað lukreraktivari at senda rundan krudan fisk av landinum enn at virka hann her og ein møguleiki fyri at koma eitt indur til lívs tað er at alifyritøkurnar p á ein ella annan máta upplýsa søluprísirn av teimum virkaðu vørunum hetta er oftani avtalur sum gjørdu langt fram í framtíðina so brúkar mann tað sum útgangspunkt og so hevur mann og framleiðslukortin roknaví so hevur mann tveir stagar ein fyri rundan krudlaks og ein fyri virkaðar vøru eg veit ikki hetta er bara ein tanki eg havi het ta er ein møguleiki men nú er so tvey uppskot um tøkugjald ið liggja í í vinnunevndini sum sagt so eru hesi uppskotini ógvuliga lík trý tei fyrstu trinini eru líka helvtin av tí fjórða eisini stigin í hesum uppskotunum og stoppa við fjøruti fjøruti krónur munur millum spottprís og framleiðsluprís og tað hjá sabandslokm vðtrivu útganðsseði fyri eini breiðari semju í vinnunevndini haldi eg vera øgiliga góð og tað skylda vit eisini alivinnuni at vit finna eina breiða skemju eg havi vón um at hetta fer at lukkast takk fyri takk fyri so er onkur viðmerking fyrst
han jensen ger sovæl takk fyri harra formaður ja eg fari at takka karkarlotti hergarsinni fyri eina øgiligani konstruktiva røðu sum hugdi at ymsum møguleikum heldur enn at hyggja atir forðingum bæði tá tað kemur til hvussu stigin í framtíðini skal skal kanska uppfinnast tillega føroysk viðurskiftir og og í mun til hetta at finna semjur tað verður ein spennandi viðgerð í vinnunevndini tað eg trúgvi tað eru nógv fólk sum kundu hugsa sær í partur av vinnunevndini nú tá hesi bæði málini fara til viðgerðar og so skal eisini takka karlot hergarsinur fyri bæði at tosa nólsoya dialekt og norskt og líkasum gera okkum lívið eitt sidurmeir fjøltáttað í dag
a faða løgtingið takk fyri harra formaður so er tað karla ter
og sum ger so væl takk fyri harra formaður ja sum eg endaði mær úr røðu við at so vit skylda at vera konstruktiv við skylda at finna semju muguroyna at vera pragmatisk upp á allar mátar so so eg vil legna hvussu leggja meg ordiliga í tey manna fyri at vit fáa eina eina breiðari semju enn bara samgonguna í vinnunevndini eeyh ja nú veit eg ikki hvussu norskt tað var sum eg tosaði men nú arbeiddi eg eg arbeiði ímillum norðmenni og og og eg haldi tað er nøkur lundur
svav takk fyri takk fyri so er tað viðmerking frá magnus ross
msen ger sovælja takk fyri harra formaður ja tað skal røðarin eiða at eg haldi ann vera sera konstruktivur og hann kom hann kom hann kom ví um og eisini hefti við meg við hani hann nevndi tað er hetta her við liðugt framleiðsluni har verður heilt sikkurt ein avbjóðing tað haldi eg mann sigur røðarin hevur lagt merki til og er bevístur um tí tað sigur seg sjálvt at visi nú spottprísurin er øgiliga høgur at so verður tað jú rættiliga freistandi og kanska neyðugt at selja tann vegin staðin fyri at meirvirka og visu vit ikki meirvirka vørurnar í føroyum so nógv sum vit kunnu ja tað kemur hava øvugt effekt so tað tað eri glaður fyri at hann hevur
tikstað við takk fyri takk fyri so er tað karlot
hørði garðusund ger so væl takk fyri ja ja altso eg veit ikki vit eru einigir altso sjálvfylgjanin tá mugu teir atlit fyri tí eisini men tað er møguligt at altso ja kunnu siga at prísurin fyri teir lidnu vørurnar er kanska á leitarhúsum spottprísin eg beiti ikki at mannur men tá mann innlit í teir prísir so kann mann eg gera sagt tveir stigar tveir skálar
takk fyri so er tað næsti røðaraá á listanum steffan klein poulsen ger so væl
takk hara formaður øh visu vit byrja við at hyggja eftir galdandi skipan so kunnu vit gott siga at hon er avdoft deyt øhar eru trý intervallir sum strekkja seg frá tveyogtretivu krónurum kiloy til seksogtretivu krónur kilo i og leggur mann yvir tær seksogtretivu krónurnar so skal mann gjalda fimm prosent og og alivinnan hevur goldið hasi fimm prosentini so at siga síðani tvey túsund og fjúrtan øs soleiðis sum eg havi leitað mær upp tí í tvey túsundog fjúrtan í oktobur tá kom prísurin einaferð líka niður á trýogtretivu krónur men síðani tá hevur hann ligið omanfyri

og hyggja vit so eftir prísinum fyri marsmánaði ár so er prísurin rættiliga góður øhhann er á hundrað og fimmogtjúgu norskum krónum sambært 5iskipul

so ja tað er tað er rímiligt at at mann fer inn og og broytir hesa tabelluna spurningurin er bara hvussu langt mann vil fara tí undanfarna samgonga og og tað uppskoti sum sambandsflokkurin alsur eg legði fram aftur her var jú akkurát tað sum sum mann arbeitti við tá og royndi at finna eina semju í í farnu samgongu og tað tók mann hetta her við framleiðslukostnaðin við tað haldi eg var øgiliga gott og tað hevur henda hetta landsstýrið arbeitt víðari við og tikið tað við í sítt uppskot tann partirn r øgiliga góður og fyri at fyri at taka ta tað síðsta intervallið so so søgdu vit tá at fær prísurin ella er prísurin tretivu krónur meira enn framleiðslukostnaðurin so skal mann gjalda tíggju prosent í tøkugjaldi hyggja vit sær eftir hesum uppskotunum so sigur mann fyri at taka ta henta vallið sum eitir meira enn tretivu krónur ella tretivu til fimmogtretivu krónur sum tað stendur her tá er gjaldið ikki tíggju prosent men fimtan prosent og mann velur ikki at steðga har tí mann sigur at tá iðprísurin er fjøruti krónur omanfyri framleiðslukostnaðin so fer mann og taka at taka tjúgu prosent inn og og t tðer tað virkar øgiliga høgt eftir mínum tykki eisinivistú et hyggja eftir talvi tvey sum er í upskotinum sum eitur mett tøkugjøld fyri árini tvey túsund og tjúgu til tvey túsund og fýraogtjúgu ja so liggur mann eitt sindur undir í tvey túsund og tjúgu og um mann hevði faktist fingið trýss milliónir minni inn í tvey túsund og einogtjúgu men í tveyogtjúgu trýogtjúgu fýraogtjúgu so tosa vit um meira enn eina hálva milliard altso tað hevur nærkast kantka eina seks sjey hundrað har mann til dømis í tvey túsndogtveyogtjúgu hevði fingið tvey hundrað og fimmogtrýss milliónir meira enn í hesum upskotinum og tað er ein rættiliga rættiliga stór upphædd og fyri heilt skjótt trý ví tað sum miðflokkurin annars segði sínari vælskrá tað var tað at at vinnan skuldi skattast av avlopi og at mann kundi hugt upp á ein progressivan skattastiga tað verður eisini tað vísir avbúðanarfelaga eisini á í hoyringsskrivinum men har svarar mann so aftur at tað tað er ikki politisku meirilutin fyri tí hmen men tað er tað hevur heilt heilt víst verið ávert at kanna og hugt nærri upp á tað eitt annað sum eg nýtt í hesum uppskotunum er at kommunurnar fáa beinleiðis ein ein part av tøkugjaldinum tað stendur at tær skulu fáa tvey prosent

hvussu tað verður býtt tað er ikki heilt greitt fyri mær har eru kanska onkrir býtislyklar í dag í sambært við partafelagsskattin og akkurát tann lykilin er heldur ongan va heilt greiður um tað er nokk ein ein semja millum alifyritøkur og kommunur ella eitt ella annað hmen mentað er eisini áhugvert at vita hvussu tað verður býtt hesi tvey prosentini tí mann kann í øllum førum staðfesta tað at tað eru ikki allar kommunur sum sum hava skarnið liggjandi eftir fóra frá laksnum tað er tað eru summar kommunur ssum leggja alifyri til og og tað ávirkar nógv annað virksemi ja sum ikki er líka stórt sum tosar um hummarveiðu og g og útróðrarmenn oog annað og og og umhvørvið annars verður nógv nógv ávirkað av alivinnuni tað er tað er bara tann tann kostnaðuin man man ber av at framleiða so nógv og og mann og mann roynir at menna seg á tí økinum men men mann má kann bara staðfesta at tað ikki allar kommunur sum betala líka stóran prís tá tað kemur til ávirkan aá á náttúruna men tá tað kemur til sjálva alivinnuna so hevur hon gjørt milliardaríløgur gjørt milliardaríløgur og er sannførdur um at tað er nettupp tí at føroyska alivinnan er í heimsklassa og eg haldi at vit eiga at fegnast um at okkara alivinna er heimskassa og ikki misunnað henni ta framgongd sum hon hevur hevur havt seinastu árini ja vit hava bara tríggjar stórar alifyritøkir o onkur sigar í dag men men hvussu gekk tað tá ið vit høvdu hálvtrýss ælarar ella ella hvussu stórt talið var aftur í fýrsunum og eisini eisini fyrstu nullunum tað tað riggaði ikki væl og vit mugu bara staðfesta at tað rigga væl við trimum stórum sterkum fyritøkum sum hava mint seg øgiliga øgiliga øgiliga væl hesi seinastu árini og vit síggj sjleðis pá tað at vissu vit lata alivinnunan vaksa so so fer meira at koma í kassan visu vit lata alivina vaksa og gera íløgur framhaldandi so fer meira at koma íí landskassan

so verður eisini nevnt hetta her við tilfeingis rentu og har trúði eg bara a mein vera vera samdur um at tá vit tosa um at tað hugtakið verður brúkt í mun til fiskivinna av tí at mann hevur kvotur í fiskivinnuni so tosað mann tilfeingisrentu men eð hav hugtakið varð eisini brúkt av fleiri hoyringspartum í hesum uppskotinum tað tað undrar meg tí at alivinnan ho hon virðisøkir frá frá einum enda í annan frá frá rognum og til til laksar persónar sum liggja í í kølidyskinum og eg dugi ikki at síggja hvar tilfeingisrentan er tí at ja vit hava nakrar fantastiskar ælferðir altso vit eru heilt fantastiskar vælsignaðir her í føroyum í okkara ælifirðum altso teiri eg veit ikkium um alferðini eru jv kanska í norra og sovorðt men at koma upp á upp á okkara støði men men vit liggja so væl fyri og tað eitt kempivælsignis við okkum men tað er einki einki við tilfeingis rentu at gera altso eg síggi heldur aliferðirnar sum nakrar sum nøkur stór kempustór kør sum sum eru ótrúliga væl fungerandi og og tað kann mann tosa um eitt loyvisgjald loyvisgjald og íð uppskotinum kalla vit tað tøkugjald men men eg dugi ikki at síggja hvar hvar tilfeingisrentan skal skal liggja tí at tað tað er so stórar íløgur sum er gjørdar fyri at fyri at virðisøkja virðishjá laksin fær byrjan at enda so vit halda et øgiliga umráðandi at mann ikki kippir alivinnuna tað eru væl yvir túsund borgarar í okkara landi sum verða beinleiðis løntir av alivinnuni jørgun niclasen vísti á allar undirveitararnir og tað vita vit eitt rættiliga stórt tal av undirveitarum til alivinnna landskassin fær nógvar pengar inn í dag landskassin fær ótrúliga nógvar pengar inn í dag og ja vt vit vit kunnu gott fara loyva okkum at at at skrúva eitt sindur upp hesi intervallini sum susum má verða óbroytt í langa tíð og kanska g eri avtopt deyt øh men eg haldi vit mugu vit mugu veisini vera rímilig ø tað verðu eisini oftan víst á ja men íleggjararnir teir sum oiga bakkafrost sum erður børskrásett er er útlendingar men altso vit høvdu møguleikan at keypa allir føroyingar høvdu møguleika at keypa á partabrøv og og og tað er soleiðis á á børsrunum og og í í feløgunum annars at tann sum tekur vágan á seg tað er hann sum fær vinningin og og har mugu bara sanna et tað eru eisininógvir útlendingar sum hava tikið hendan váðan á seg men eg haldi vit mugu vit mugu ansa øgiliga væl eftir og eg haldi at mann er nokk so ógvusligur við hesum gjøldunum htí alivinnan hon er hon breyðføðir heimin og hon mennir sanniliga føroyar og tí skulu vit ansa eftir at at ikki taka for nógv inn har so alivinnan áhaldandi kann vaksa sum kann breyðføða enn fleiri og at hon kann menna føroyar enn meira
takk fyri so er næstu røðar á listanum høgni hoydal ger so væl
harra formaður eg havi verið fegin um orðaskifti higartil hjá framsøgufólkunum og hóast grundleggjandi munur er millum onkrar okkurt á framsøgufólkunum so haldi eg at at í stóran mun viðgera vit nú spurningin um tøkugjald á alivinnuna og alivinnum sum heild á einum reiðiliga sakligum støði tað er øgiliga fegin um øh og eg havi hug at byrja við harra formaður at at siga at alisøga okkara er nærum sum ein spegling av tí sum hevur bygt hesa tjóðina øhtí vit kunnu siga t undir yvirskriftini at tað stóra í tí smáa og tað smáa í tí stóra alivinnan er eitt dømi um at vit hava megnað at skapað tað stóra úr tí smáa øh frá teimum heilt fyrstu undangongufólkunum á smærri royndunum til í dag okkara fremstu og mest altjóða gjørdu vinnu ella tað varð ælinginum sjálvum sær byrja heilt frá lívfiski til íkingina til til rogn og sil til rognin kemur í eyga ti at vit fáa laksin út á heimsmarknaðin tað er tað stóra úr tí smáa og so multu eisini minnast til sum fleiri framsøgufókkarhv vera inni inni á at at í alivinnuni eru vit jú eisini komin í á støði har vit heilt frá mikrobiologiini á høgum vísindaligum støði og øll tey sum starvast í alivinnuni frá srúkingini til lívhiskin til tey sum úti á feltinum og rokta og til sølufólk og framleiðslufólk og annað tað er ein tað er ein vinna sum altso skapar tað stóra úr tey smáau har tað smáa í tí stóra eisinihevr stóran týdning ikki minst tær tænastuvinnurnar sum eru knýttar at og føroyska alisøgan beint í løtuni er í stóran mun ein søllskinssøga á tann hátt at okkara alifyritøkur eru uttan nakran iva millum tær fremstu í heiminum og hava eisini sett sær øgiliga høg mál í teirra í teirra egnu málsetningum og strategium har er allar alifyritøkur okkara leggja dent á at høvuðsgrundarlagið fyri framhaldandi vøkstri er ein burðardygg aling skilt soleiðis at tað er burðardygdin í lívfrøðini í tí elagsmáa til burðardygdina í sjálvari vinnuni og tann fíggjarligu búskaparliga burðardygdin taðer taðn sosiala burðardygdina í samfelagnum og so kundi eg hugsað mær at skreitt uppí afturat at tað er eisini alt umráðandi og tað er okkara ábyrgd her á tingi at vit eisini hava eina fólkaræðisliga burðardygd eina demokratiska burðardygd vat merkir tað ja tað merkir tað at alt fólkið hesm landinum sær tær karmar vit gera um alivinnuna sum eitt grundarlag undir at vit framhaldandi kunnu byggja á land og tjóða í hesum landinum og har ið fólk í hesum landinum kunnu liva rímiliga rímiliga liviligum korum til at skapa sær eydnuna góða og tað hevur alivinnan gjørt og tað kann alivinnan a gera framhaldandi og eg eg havi eisini sagt at alivinnan í sínum strategium eisini nú tá vit skjóta upp at hækka tann partin sum kemur inn til til fólkið frá framíkjarættinum at dríva æling eg evi eisini ein ómetaliga góð søga at okkara alifyritøka fara út á altjóða marknaðinu hetta vera krav uttan yvir til allar fyritøkur frameftir í mun til heimsmálini hjá st sum alifyritøkurnar hava inni at hær kunnu siga ja vit eru eisini tvtvithava vit eru fremstu burðardygd vit eru fremst í at fáa mest møguligt burtur úr hvørjum kilo vit eru fremst í at gera íløgur so vit alla tíðina at gera burðardygtina betri fara longru út at hava og alt heta her og vit eru grundarlagi fyri at fólkið í hes landinum kann liva við einum við rímiligum livirkoyrum og gjalda okkara parta av vælferðinim tað er ein øgiliga góð søga hjá alivinnum og eg eri sannførdur um sannførdur um at ialifyritøkurnar hugsa um hatta eisini tískil hettar uppskotið frá landsstýrinum sum í royndum verður byggir á tað uppskotið sum magnus rasmussen legði fram har vit siga nú í mun til tær meira sindur meir et vildarligu skipaninr vit hava havt har mann heva havt ein ásettan framleiðsluprís sum varð settur einaferð í tíðini nú siga vit vit altíð hyggja eftir hvat er framleiðsluprísurin av einum kilo á laksi erhard joensen var eisini væl inni á tí hertað er ein yvirskotspasserað skipan tí at tá ið vit rokna framleiðsluprísin so rokna vit eisini kostnaðin av at framleiða laksin heilt frá at rokningfrá úgi til rokning kemur í eyga til íløgurnar á landi til at laksin verður tikin og framleiddir og seldir á heimsmarknaðin og harundir avskrivingar tavil siga eisini íløgurnar á sjógvi um landi og tá vit so fara upp um tað so kemur spurningurim taðð har sum eg síggi ósemjun er hvussu stigvaksandi skal so tað gjaldið vera í mun til tann altjóða miðalprísirin av laksi hvønn mánaði og har haldi eg tað uppskotið sum her liggur er ógvuligani rímiligt hóast tølini vera stór h vit kunu skjótt siga sum eisini alifiritøkna vísa á at taka vit miðalprísin heimsmiðalprísin av laksið eftir hesum sonevnda fiskipól lakstraprísurin verður so høgur sum hann verið undanfarni mánaðirnaar í eitt heilt ár komandi jamen so verður inntøkan hjá hjá landinum oman fyri milliardina men tá er inntøkan og tað sliggur eftir hjá fyritøkunum aftan á tøkugjøld altso úrslitið tá var tað framvegis uppi á trimum milliardum so her er ein rímilig javnvág í og tað er allur møguleikar eisini í hesum uppskotinum eftir okkara tykki at tað verður gjørligt at gera tær neyðugu íløgurnar at hava eitt sunt grundarlag undir alifyritøkunum harso da elementin kemur inn við at ein størri partur liggur eftir hjá fólkinum og landinum tað er tað nýggju í uppskotinum altso at at mann ásetir kostprísin meira regluliga og so flytur stigin seg upp í mun til hvat kostprísurin er hvat tað kostar framleiða kilo laksi so hava vit lurtað eftir tí at tann er atfinnigun sum hevur verið at tá mann ásetir framleiðslu prísin á laksi sokahevur mann higartil brúkt ella við tí uppskotinm sum lógu so er tað ofta gamli roknskapir mann brúkar og prísirnir kunnuvit broytast serliga í hesum tíðum og vroyndi som fyrsta at ger eitt uppskot um at mann ásett kostprísin hvørt hvørt fjórðingsár h men komið so til at tað bleiv íðani trupult so nú ætlaður at seta hann vørt hálv ár og tað vil siga at tann sega tann fyrsta juni so hava vit teir nýggjastu góðkendu orsroksskapurnar at ganga út frá og tað við so seta tann fyrsta januar so fáa vit tølini inn og hava heimildin at biðja um tey og hava eisini tosað við alifyritøkurnar um at tað sær ikki út ti at vera nakar trupulleiki at fáa tey tølini inn hóast onkur hevur nevnt at tað kann vera ein avbjóðing tað er stigin sum hann er og og vit kunnu nevna nógv dømir men altso hetta vil merkja tað at tað kemur ein munandi størri inntøkan ti landskassan um prísirn eru høgir men eisini ein munandi faktist ein minni inntøka inntil landskassan enn núverandi skipan ger um prísirnir fara langt niður tað er tað stutta tal langa og tá ið g nú brúkt yvirskriftina ta stóru tí smáa so havi eg sagt og eg skal iki provokera alufyritøkurnar at eg haldi framvegis tá vit ásetta a gjaldið so er tað ramvegis tað smáa í tí stóra sum kemur inn til til fólkið tað verðurframlest at gott grundarlag at menna ta alivinnuna sambært teirri visjón sum eg haldi øll framsøgufólkini hava lagt fram fyri hvønn týdning alivinnana kann hava og eg eri sera fegin um at alivinnan er so miðvís ið eisini at siga vit mugu alla tíðina bøta um tað samstarvi sum eru myndu myndugleikar á alivinnuni so at tær treytirnar tær lívfrøðiligu treytirnar tað sum er treytin í tí heilt el at smáa allaná at bøta treytirnar har og vit vita tað at lúsin ta smáa á tí stóra hon er ein stóra avbjóðing men eisini øll lívrøirundanum og tí hava vit sagt og eisini eftar ynski frá havbúnarfelagnum at vit seta vit ætla at seta eitt prosent av inntøkuni frá tøkugjaldinum til til gransking og átøk til burðardygga æling sum eisini kann lýsa alla vistfrøðina sum hevður eftirlýst fleiri ferð hvørja ávirkan á ælingini havt okkara firðir og áir og og nærumhvørvi eisini tá vit skulu longu út at hava at fáa gjørt alt tað tað granskingargrundarlagið sum alivinnan eisini eftirspyr og so er tað parturin hjá kommununum har høvi vit upprunaliga eitt hægri tal men eftir ynski frá kommununi er tað so komin niður hetir tvey prosentini har mann so kompensera kommunurnar á aðra máta fyri fyri lønarlitt og annað men eg haldi tað r ómetaliga týdningarmikið at her havi eg nú fingið eit grundarlag fyri at siga tað at inntøkurnar frá hesum vinnunum sum hava framahjar rætt til at til at gagnnýta okkara felags tilfeingi tær gjalda meira við tí úrslitið at vit kunnu gera lykt fyri tær bólkar sum eru so týdningarmiklir fyri framtíðar vælferðina at vit kunnu minka arbeiðstíðina og at vit kunnu geva ein skattalætta til til lág og miðallønt sum eisini ger tað at onnur vinnu í føroyum verður betri kappingarfør so samanumtikið haldi eg tað er ein øgiliga góðr søga alisøgan síðsta árini hevur verið ein góð søga við teimum øgiligu kneptunum sum alivinnan hevur verið ígjøgnum tíðirnar men fremja vit hetta so áttu vit at kunna samst um at hetta kann vera eitt grundarlag fyri framvegis at kunna skapa tað stóra úr tí smáa í hesum landinum so skal eg líka nevna harra formaður at ein atfinning sum eisini fleiri framsøgufólk hava verið inni áat tað er hetta við at tá ið vit nú tíbetur eisini hava hava meira virking av laksnum í teimum føroysku fyritøkunum tær geras stórar íløgur í dag og hava frálíkar frálíkar vørur so gera tað ofta langtíðar kontraktir nú knappligat nú roykur prísurin á á krútum heilum laksi ísavm upp um prísrin sum tey hava gjørt fyri hesar her virkaðu vøruna ja tað er ein avbjóðing men men tað er iki ein avbjóðing sum er er ein avbjóðing sum er í marknaðini men tøkugjaldið kann sjálvandi gera marguna nakað verri um vit hava sagt tað kundu hyggja uppá men so mugu vit fáa tær reellu tølini tí føroyska alivinnan hevur eisini tann fyrimunin at hon fær ofta ein munandi hægri prís í miðal perkilo bæði av virkaðum og og óvirkaðum laksi enn hvat ið altjóða marknaðarprísurin er sumum vit hyggja eftir og fáa tær re ellu tølini fyri hvat mann í veruleikan fara inn bæði fyri óvirkaðan og fyri meirvirkaðan laks vitskulu bara ansa eftir tí tað ynskja vit ikki at vit gera ein stutnugskipan har vit royna við ymiskum frádráttum at siga tí tú skalt framleiða eitt eitt ávíst produkt
so sum vit góða tyggja uppá tað men tað verður tað liggur so ikki í hesum uppskotinum nú tí tað halda vit ikki ber til at gera undir núverandi treytum takk fyri mýkingar og fyrsta er har djóðin
sen ger so vælhtakk fyri harra formaður øeg ætlaði at ígjøgnum formannin at spyrja høgni hoydal ein konkretan spurningur tað er hetta hesi her tvey prosentini sum nú skuldu kanaliserast yvir til kommunurnar tað hevur verið soleiðis at tað eru kommunurnar í teir ella tær kommunurnar sum hava havt alið virksemi sum í stóran munur hava fingið ágóðan av tí partafelagsskattinum sum útlutaðu og har eru altso nógvar smáar kommunur hvar ið partafelagsskatturin frá teimum stóðu alufeløgunum hevur verið ein veruliga kærkomin inntøka nú eri eg bangin fyri at nú verður tað for deilt upp á ein heilt annan máta soleiðis at ein øgiliga stórur partur av hesum her kemur end á har niðri sum ikki hava fingið nakað árið og tað kemur at ganga út yvir tær smærri kommunurnar úti í landi sum veruliga hava sett prís upp á og havt eina eina góða inntøku av hesun her hvussu kemur hetta her at ávirka tær kommunurnar sum í dag fáa inntøku frá alivinnuni kemur teirra
ger so væl
øgnihoyalja eg fegin spurningin frá erhard joensen tí at tað sum eg kann siga nú gjørdu vit fyrsta uppskot um har vit skuldu upp av tíggju prosent av tøkugjaldinum skuldu fara til kommunurnar og tá var tað bygt á at vit bæði sjálvandi fult út hildu kommunurnar skaðaleysir fyri tann partin av partafelagsskattinum tær dag missa og tað kunnu vit roknað út men so løgdu vit eisini eyka omaná tí vit hildu tað at ein størri partur av hesum her skuldu eisini gjalda til tær vælferðartænastur sum kommunurnar í stóran mun umsita ta nærtænastur sum er bæði á dagstovnum og anna tílíkt so hava samráðingar verið við kommunufelagið og tí er tað komin longur niður prosentii og mann heldur skal skal endurrinda fyri tann persjónsfrádráttin sum er men sum minsta mark kann eg siga við erard joensen sjálvandi skulu tær kommunurnar halda minsta mark skaðaleysar av tí sum tey missu partpartafelagsskatt men vit hava ikki funnið ein loysn upp á um tær kommunurnar sum jú hava lagt fyri til og og og og gjørt íløgur í tær rundan um at at tað verður kompenserað hetta er hetta er skaðaloysi fyri tað tær missu partafelagsskatti og tað kunnu vit okna út uppá upp á oyrua
bija hvat tað er so tað liggur í kussiiðhesn er og heta eitt sindur meir enn tað á tvey prosent av hesum her er eitt sindur meir enn tað takk fyri so er tað
árni skál at gjørt svøvn takk fyri harra formaður høgni hoydal var inni á at siga at at undan og gongur ordiliga væl prísirnir blíva verandi høgir og og vit so kunnu vit fáa upp í eina milliard í til landskassan men tá vilja alifirutøkurnar hava tríggjar milliardar eft av sínum ristutali tað vil siga at eina fýra tað er ca fimmogtjúgu prosent til landskassan av tí vinninginum sum er hjá fyritøkunum metirhøvni hoydal at hetta er eitt passandi nivóð ella er hetta tað sum er passandi fyri eina vinnu at gjalda til landskassan sum loyvisgjald ella sum eyka skatt í mun til onnur er hetta við fimmogtjúgu prosentum tað nivogið sum tú eigur at vera
takk fyri harra formaður takk fyri
høgni hoydal ger so væl ja svarið er í yrsta umfarið ja at at nú eru vinnur so ymiskar og alivinnan er í einum vinna sum har ið vit kundi tosa kalla vit tað altso eg kalli tað fyri eitt eitt gjald fyri tann serliga eyksplusiva frammíkjarættin at í veruleikan er bara tr tríggjar fyritøkur sum kunnu sum kunnu brúka okkra fyri og rekað æling og hvat er so virðið av tí og vit hava hugt sjálvandi eftir hvat skattanevndin segði hon mælti faktist tl eina skipan har mann eisini tók tók tók gjøldini inn í mun til til tæir øktu læksar prísirnar og vit hava ikki nakað nakar neyvan meting men tað sum eg havi roknað mið fram til av tí eysturordin er á vinninginum so taka vit í verueikanum umleið fjøruti prosent av tí serliga vinninginum altso umframti sjálvandi skuldu allar fyritøkur og alivinnan hava sítt ymirskot men hetta ar tí sum kalla fyri tí eyka vinninginu í mun til aðrar vinnur sum eri í kapping har tað ikki herur avmarkað tað haldi eg er er heilt rímiligt øheg kan got siga t eg tað kundi ennó ver verið nakað hægri uttan tá pp á nakran máta eftir mínum tykki hevði gjørt
grundarlagið fyri at reka alivuni verri men hetta her er eitt heilt rímiligt sum vit søgdu í samvarpsskjalinum ein munandi men rímiligan part og tað er tað vit hava lagt okkum eftir takk fyri so er tað steffan klein poulsen ger so væl
a har er formaður mær dámar faktiskt væl at mann mann vil lata kommunum fer at taka tað posisvísa uppskotinum ein part uppskotini leggur upp til at tær fáa tvey prosent men so stendur ikki stikkjur tvey í somu grein at landsstýrismaðurin í fíggjarmálum ásetir nærri reglur um hvussu inntøkan verður býtt millum kommunurnar um og um útjald astur púrur greitt at tað landsstýrismaðurin sum skuldi skjóta teg kortini hvussu tað var býtt í haldini hann svaraði er at joansæn nóg nóg greitt um hvat mann ætlar har altso hvat verður býtslykilin og fer mann sless at taka hædd fyri at eru avísar kommunur sum sum sum bera tann umhvørvisliga kostnaðin avísnær skulu skulu tær ikki kompenserast onksvegnað
fyriteg takk fyri
so r ta høgni hoydal ger so vælljóð sum nevnt so t upprunarupskotinum skuldi up tíggju prosent og har hugsau vit so at mann sjálvandi fyrst og fremst heldur kommunurnar skaðaleysar fyri tað tat missa í mistum partafelagsskatti tí at alifyritøkan kundi draga partafelagsskattin frá lat tøkugjaldið frá í partaftlagsskattinum og so hugsaðu vit so kundi ein likir verið talið av eldri borgarum av tali av av av av børnum í í á dagstovuni og so kunnu mann sjálvandi farað til ta leiðina sum sum stefan klein poulsen nevnir at tað eru summar summi øki í landinum kommunurnir sum hava havt nógva æling og lagt nógva fasilitetir til og tað hava vit ikki nakað svara upp á tí er tað ásett her at tað eru verður sett víð kunngerð so at landsstýriskvinnan g fíggjarmálin kann samráðast við kommunurnar og orsøkin tl at nú bleiva tvey prosent tað er afan samráðingar við kommunurnar og tær samráigarnar halda fram men sum minstamark tað var tað sum var svarið til erhard joensen so verða kommunurnar hildnar hundrað prosent skaðaleysar fyri tað sum tey missa í inntøkuna av partafelagsskatti tí at sum nevnt at tøkugjaldið kann dragast frá í parta
felagsskaftin tað er tað va til tað fyrsta kriteriog so kom a gera onur kriteri og tey er ikki heilt liðug enn takk fyri so er tað
ja takk fyri harra formaður ja eg skal takka høgna hoydal fyri eina góða og greiða røðu mín spurningur gongur eitt sindur meir upp á framtíðarperspektivin í alivinnuni nú verður øliga nógv tosað um æling á opnum havi ella fara gu út á hav soleis at mann ikki troytir allar firðirnar hjá okkum men her var ein verkætlan herfyri um at hava æling á landi tann fyritøkan var so nødd at fara av landinum tí at karmarnar og lógarheimild og annað ikki var til staðar er tað nakað sum landsstýrismaðurin hevur hugt uppá ella vil kanna soleiðis at tað eisini er ein møguleiki at mann kann ala á landi nú hugsi eg ikki bara tað at havast máltini longri av landi men veruliga æling á á landi
takk fyri høgni
hytig hlgrikso væl jarðarformaðurin tað er at ein góður suðurin frá nigolesen tí at vit kunnu hevna trý trý viðurskifti um av verið frammi tá eina er at geva loyvi til aling á landið altso í lokanueindum á landi og so er tað lokaðar eindir á sjónum og so er tað at fara longur ú úti á á opið hava at ala og tær har havt verað umsett sum hava ligið leingi eisini í undanfarnum undanfarnum samgongu og vit eru so byrja at viðgera ta hvussu gera vit ein ein rættvísan ein rættvísa framferð í tí skal mann royna nøkur royndarloyvir gkal g hvussu skal mann set hvususkal man seta økini av og framvegis og har eru ikki liðug við tað enn men men men hugsjónin og visjónin aftanfyri har fylgja vit alifeløgum tað er at koma longur út har vit har vit lívfrøðiliga kunnu hava betri grundarlag tí evur stóra avbjóðing krivur stórar íløgur so vit arbeiða støðugt við við teivið teimum viðurskiftunum og vit kunnu eisini siga teir føroyska alirmenna verður eisini og trýst hon num fløgast ómeta teg væl í altjóðar kappingini tí teir koma á tá teir koma nýggjar alarfram nú taka ísland sum dømi og kilugongdahampilig í løtuni so tað verður eitt størri kapping á heimsmarknaði nú føroysk alvenna vit alla tíðina
gera ílegur fyri at menna seg í tí og eisini at menn menna nýggjar alihættir takk fyri so er tað bára steinhildsen ger so væl
formaður tað við at taka ítt gjald inn frá vinnuni tað er jú nakað sum er staðfest og gjørt viðgjørt her á tingi í fleiri ferðirnar nú fer mann so inn eg vil siga nokk so drastiskt og sigur tá prísurin høgur so skulu vit hava ein stóran part inn og hinvegin tá prísurin nærkast framvekiskostaðin so er eingir pengar tikn inn og har vit koma at mangla hundraðtals miliónir í landskassan men spurningurin til til landstýrismannin gjøgnum formannin er er eri landssýrismaðurin við upp á at fara inn og hyggja eftir uppskotinum sum sambandsflokkrin hevur lagt fram sum her viðgjørt her á tingi og gera tillagingar tí eg hoyri at landsstýrismaðurn er opin fyri at fara inn og hyggja eftir visi mann finnur ein kostnað fyri ein søluprís fyri meirvirkaðan laks so er ein møguleiki at gera regulering fyri tað men so leingi sum vit ikki hava hann hann er ávegis hav viðurskilt er so ein møguleiki fyri at mann kann nærkast í uppskotinum soleiðis at vit fáa eina semju um at samtykkja uppskotið hjá sambansflokinum at
el a hjá landstýrinum takk fyri so er
oy ger suvæer til tað síðsta so so havi eg sagt eisini haldi eg vegna landsstýri so samgonguna at at avbjóðingin við hesum her við at meir virkaar vørur kunnu koma í eina í eina verru fíggjarliga búskaparliga støðu orsakað av at altjóða prísurin á fer so langt upp sambært hemodellinum tað kannmanhyggja eftir men tað er ikki einfalt at gera og tað má ikiblíva ein studningskipan so tað eru vit altíð reiðar at tosa um øh og eisini sjálvandi vilja vgjarna hava semjur men eg haldi havi sagt og tað haldi eg eisini framsøgufólkini hjá samgongfloknm hava sagt tað eru eisini tað er eisini nókk so fólk mørk við hvar vit ikki vilja fara so sjálvandi skulu vit taka ta ta royndina at vit mugu fáa eina semju og eg havi ikki nakar loysn upp á hetta við meir meir virkaðum vørum um nakar hevur hevur hana so lurta vit fegin eftir tí og so skaln eg bara undirstrika eisini eina ferð enn atibarðnelsin nevnir avbjóðingina við hetta eru hetta eru inntøkur sum kunnu og og og yvirskot og eykstovrin er vinninguri hjá sum kann varriera øgiliga nógv og tí er tað týdningarmikið vit brúka hennan er búskapargrunnin so hesin peningurin ikki fer beint inn á fíggjarlógina og har skulu eisini broytingar gerast í lógina í búskapargrunnini soleiðs at vit kunnu fáa tað at rigga til fulnar í mun til bæði hetta uppskotið og tað næsta viðgerð aftaná um veiðukjøld tað skal ikki bara vera ein beinleiðis innan tað tað má vera ein uppsparing í tí tí hetta kann vera in grundalag undir at at bøta almikið um okkara
talvføri í búskapinum takk fyri so í næstu ferð á listanum liljan weihe ger so væl
ja takk fyri harra formaður vit viðgerða í dag loyvisgjøld á alivinnuna broytingar í tøkugjaldinum og eg vil lesa fyrsta reglubrotið í viðmerkingunum tað er uppgáva landsstýrisins javnan at meta um landsins avgjalds og skattaskipanir og í hvønn mun tað er neyðugt at tillaga hesar til tess at fíggja føroyska vælferðarsamfelagi oí hesum høpi er landsstýrið samt um at tillaga lógina um loyvisgjald á aluvinnuna hetta er kjarnin í málinum at tryggja vælferðarsamfelagið tryggja at vit hava eitt væl útbygt heilsuverk sum kann taka sær av okkum tá vit geras sjúk tryggja at okkara eldri fáa eina virðiliga viðferð og góða røkt um tey hava tørv á tíð tryggja at børnini hjá okkum kunna vaksa upp í tryggum og mennandi umstøðum og um hetta ljóðar forhippisligt ella vinstravent hjá summum so eru inntøkurnar hjá landinum eisini við til at fíggja tunlar vegir og havnir í samgonguskjalinum stendur at ein munandi men rímiligur partur av tí serstaka vinninginum tilfeingisrentuni sum vinnuligir serrættindi kunna hava við sær falla til landið men hvussu nógv er ein munandi partur og rímiligt fyri hvønn vinnuna ella fólkið eg haldi tað er ein relevant diskussión at hava vanliga tosa vit um at landið skal taka tilfeingisrentuna inn men hvør tekur og hvør letur hvørjum tilfeingisrentuna eg haldi at hetta vendir púra høvdinum landið fólkið eigur tilfeingisrentuna tí er spurningurin heldur hvussu nógv vil fólki lata vinnuni í tilfeingisrentu og ikki hvussu nógv skal landið taka inn av tilfeingisrentuni í nítjan hundrað og seksogfýrs tá flutti familjan hjá mær heim úr grønlandi føroyar høvdu funnið gull ella rættari kanska ein máta at spinna gull nevniliga lakspæling føroyar var tað reinaklóndeik øll vildu hava sín lut í hesum her ævintýrinum eisini pápi mín saman við abba mínum og øðrum royndi seg við einum alibrúki beint norðan fyri veðranes á sundalagnum vit búðu á selafturað og hóast eg var smágenta tá so minnist eg at tað var eitt øgiligt knoss av hesum ælibrúkinum eg var ofta við pápa mínum í fuglafirði eftir fóðri hjá havsbrún vit koyrdu í einum gomlum skirvisligum datsum tilk oppara og lastin var ofta so tung at tann meira enn so kom fyri at vit punkteraði á veg heim aftur laksurin skuldi fórðast so pápi mín sigldi norður til æliringarnar av selafturað fleiri ferðir um dagin laksur etur opinbært best tá ið tað lýsir og skímir so tit kunnu hugsa hugsa tykkum hvussu strævið tað var um sumrarnar tá ið tað er stutt millum skýming og lýsing og her vóru ikki nakrar automatiseraðar fóðurskipanir tá í hvussu er ikki nakað av týdningi ævintýrið fekk ikki nakran lukkuligan enda lús og sjúkur og vánaligir prísir gjørdu av við meginpartin av alibrúkunum nú eru bara tríggjar fyritøkur eftir tær hava einkarætt til at brúka føroysku firðirnar til aling og hesin framíkjarrættur minkar um kappingina og viðførir tí eisini eitt yvirnormalt avkast tøkugjaldið skal tryggja at landið fær sínpart av yvirnormala vinninginum tilfeingisrentuni hvussu stórur hesin partuin skal vera er ein politiskur spurningur landsbankin mælir til at vit taka alla tilfeingisrentuna inn men politiskt eru vit langt frá tí politiskt vilja vit taka eitt munandi men rímiligt gjald inn og tað er altso rímiligt fyri vinnuna í uppskotinum verður lagt upp til at um prísurin á laksi er lágur verður minni tikið inn enn í verandi skipan er prísurin hinvegin høgur so verður meira tikið inn og tað er eingin loyna at tað er so í løtuni havbúnaðarfelagið vísir á at skal føroyska alivinnan framhaldandi vera odda í heimsins alivinnu so krevur tað stórar íløgur og tey óttast at eitt hægri tøkugjald fer at taka grundarlagið undan kappingarføri og møguleikanum fyri framhaldandi vøkstri og tað eru gjørdar stórar íløgur í alivinnuna eg sá nú ein dagin á facebook síðuni hjá hitenfjord at tey hava hundrað prosent automatiseraðar fóðurskipanir undirvalnskamra sensorar og telduskipanir tryggja at laksurin fær júst rætta nøgd av fóðri og minst møguligt ferð til spillis himmalvík munur á tá ið vit fórau í hond við veðranes og tey ansa eftir hesum her á telduskíggjum sum liggja langt vangt frá sjálvum æliringunum alivinnan er sum nevnt í tí serstøðu at bara tríggjar fyritøkur hava rættin til at brúka firðirnar við hesum einkarætti fylgir eisini
eist fleiri ferðir hægri avkast fyri hvørja innvesteraða krónu enn í øðrum framleiðsluvinnum sum virka í fríari kapping fýra ferðir hægri sigur landsbankin í teirra hoyringsvarði hetta sjátvt um vinnan hevur goldið tøkugjaldi síðani tvey túsund og fjúrtan og hóast vit hækka tøkugjaldið so er eingin grund til at óttast tað verða framvegis pengar eftir til íløgur nógvir pengar miðalprísurin á laksi í fjør var einogtrýss krónur og hálvtrýss oyra kilo og um vit roknað tøkugjaldið fyri tøkuna í fjør eftir stiganum í hesum uppskotinum so hevði alivinnan goldið fýra hundrað og ellivu milliónir krónir í tøkugjaldi av einum umsetningi á umleið seks milliardir krónur samlaða úrslitið hjá alivinnuni áðrenn skatt hevði framvegis verið góðar tvær milliardir krónur ella góða ein komma seks milliard krónur eftirskatt so eg dugi veruliga ikki at síggja hvussu hetta kann køva nakran íløgu vbfáeg vil taka afturí aftur fyrsta reglubrot í viðmerkingunum til hetta lógaruppskotið tað er uppgáva landsstýrisins javnan at meta um landsins avgjalds skattaskipanir og í hvønn mun tað er neyðugt at tillaga hesar til tess at fíggja føroyska vælferðarsamfelagið tøkugjaldið sum vit nú skulu sum vit skulu minnast til eí partur av yvirnormala vinninginum hjá alivinnuni kemur nú í enn størri mun føroya fólki til góðar tað fer til at fíggja at starvsfólk á umsorganarøkinum fáa eitt lønarligt og tað er ómetaliga gott og eg haldi at tað er long óvørdigu takk fyri akk fyri fara at minna á røða ar á á um at haldast til tíðina og visti for langt so vi kundu altíð fáa orðið aftur magnus rasmussen
ger su væl takk fyri harra formaður tað eru hugtøk sum verða nevnd aftur og aftur og lilja veiði røðarin nevndi hendan her ivinatúrliga vinningin og at mann skalgjalda munandi men rímiligan part altso hhetta er nokk so luftig hugtøk altso munandi men rímiligt og so etta her við í ivirnatúrliga vinninginum tilfeingisrentuni altso visti mann skal taka av einari upphædd so er tað nokk so gott at vita hvat tað er fyri upphædd altso og tí kundi eg hugsaðmær at spurt tilfeingisrentan yvirnatúrligu vinningurin altso hvat er tað og hvussu altso hvussu stórt er tað í vavi altso hvussu nógvir pengar snýr etta seg um tí tað verður faktiskt ikki nevnt
takk fyri takk fyri liljan veiðagerði
svæja takk fyri harra formaður tað er ikki gjørd nøkur heilt nágreinilig útrokning av hvussu stór stór tilfeingisrentan er í alivinnuni sum skilji so ynskir mann at koma nærri einum veruligum tali men mann dugir at síggja tað at alufyritøkurnar í føroyum hava havt ei nógv nógv nógv størri vinning enn aðrar vinnur sum eru í aðrar framleiðsluvinnur vanliga sigur mann eitt yvirskot upp á seks prosent er hóskandi og vis vit hyggja eftiralivinnunum so er hetta ikki er galdandi øheg dugi ikki at siga hvussu stór tilfeingisrentan er heilt prinsis men eg hoyrdi landsstýrismannin í áðni siga at tað sum uppskotið leggur upp til tað er at vit taka umleið fjøruti prosent av tí yvirnormala vinninginuminn

hansjókur thomsen ger sovæl takk fyri at vera formaður henni er goldplagar og var nokk so speiskur við tingfólk sum takka hvørjum øðrum fyrr úr men eg má takka lítið ein veið fyri at hon er tann fyrsta sum vendir rokstyrk við at tað er ikki ein spurningur hvussu nógvur skal taka frá vinnuni tað er spurning hvussu nógvur skal lata til vinnuna men hinvegin so tosar mann um semjur og sigur hyggja tú at uppskotinum frá farnu samgongu og sambandsflokkinum so ætla tey at gjalda ella at gjaldið skal vera munandi minni enn at hetta uppskotið og tað er serliga tá ið prísirnir eru topp so eg ætla at spyrja liljan veiði um hon dugir at síggja tað rímiliga í at gjaldið skal vera minni tá ið tey kenna mest takk fyri
takk fyri
liljiomveia eg gjør so væl ja takk fyri harra formaður takk fyri viðmerkingina hann sacthonsen eg haldi at tað hevur verið hugaligt at lurta eftir orðaskiftinum her inni í dag og eg haldi eisini at tað er hugaligt at tað tykist sum at tað er hvussu er semja um at mann skal taka meira av tí yvirnormala vinninginum inn hin vegin haldi eg at tað virkar merk verligt at mann ikki skal tora at taka meira tá ið vinningurin er ovurhonds stóverk
er satta svarar spurningin takk fyri helgi apra
hansen ger so vælharra formaður vit viðgera tvey uppskot í dag og annað er tøkugjald til alivinna g hitt er tilfeingisgjald til fiskivinnu tá tey tey eru samtykt vsum tey liggja nú so kunnu rokna við at vinna hjá betala kanska eina milliard næsta ár hog tað skalt so tryggja vælferðarsamfelagið sigur røðaran tað er fínt men ruttvang landsstýriskvinna hevur lagt karmarnar fyri næsta ár fram í morgun sum vísa eitt avlop á trýss milliónir við hesum broytingum og eg haldi meg vita at tjóðveldið ætlar at loysa og har missa vit so eina milliard kunnu vit vænta at tann milliardin verður lagt afturat hesari milliardini
ta tíð takk fyri kk fyri sora liljan weihe ger so væl
takk fyri helgi og takk fyri eisini at minna meg á hvussu svartsykt nógv eru um tað føroyska samfelagið tað er sjálvandi ikki meiningin at allar allar inntøkurnar frá hvørki æli ella fiskivinnuni skulu fara beint út í samfelagið aftur tað skal eg umvegis ein búskapargrund og so hava vit eisini tosað nógv um bæði vælstríðnum tað verður eisini lagt upp fyri í samgonguskjalinum at vit noyðast at tryggja haldførið nakað sum hevur verið mint á í í minsta lagi tíggju fimtan ár frá búskaparráðnum at haldførið ikki er gott og tað er hetta er so við til at framtíðartryggja føroyar soleiðis at tá ið tá ið okkara ommu og abbabørn eina ferð skulu liva her so hava tey eisini eitt gott samfelag liva í
takk fyri so var tað steffan klein poulsen
gers væharra formaður tað er hetta orðið tilfeingis renta tað kann vera at eg sjálvur havi misskilt hugtakið men tá eg hugsa um orðið tilfeingis renta so hugsi meg ein tosk sum svimur púra fríkt og et so feitan uttan at vit menniskju gera nakað inntriv og sum kunn fara út eftir hesum torkinum og ja tað brúkar mann sarnaa nógva orku s so eru spurningur um ksunógvir eftir av tilfeingisrentuni men alivinnan hevur ein høgan rakstur av av allari virðisketuni rfrá num til laksar persónar so er tað ein rakstrar kostnaður og ja vit hava nakrar fantastiskar alifirðir men kinesarar kunnu til dømis gera akkurát tað sama á landi sum vit gera lifirðinum sum eru øgiliga effektivir men eg eg royni bara at fáa greiða hvar tilfeingisrentan er í

hevði eg ikki svøvn ja takk fyri harra formaðureg nevndi við mínari røðu hvussu tað var í fýrsunum við alivinnuni tað vóru alibrúk á hvørjum fyri og tað vóru smálstøðir dukkaðir uppi í øllum møguligum smáplássum kring landið og tað gekk tað gekk ikki serliga nógv ár sum fór alt so láandi á heysin nú er tað soleiðis at tað eru tríggjar fyritøkur sum hava framíhjárætt har er ikki har er ikki frælsi til at koma inn í vinnuna hesar tríggjar fyritøkurnar hava fram í hjárætt og tað er hesin her fram í hjárætturin hjá hesum trimum vinnufyritøkunum sum skapa hesa ovurhonds stóru tilfeingisrentuna tí at tey eru tey einastu sum hava atgongd tey virka ikki í fríari kapping sum til dømis aðrar vinnur í føroyum hjá tær tann ktarnarhandlar og bakarar og kaffi
beit eg takk fyri so vóru ikki fleiri viðmerkingar næsta røða er aksel willemsum johannesen ger so væl
takk fyri harra formaður øh fara vit tjúgu tretivu ár aftur í tíðinda so varð rættiliga ofta nevnt ati at vit í føroyum høvdu bara eitt bein at standa á tá tað kom altso búskaparliga og tað var sjálvandi fiskivinnan og tað bleiv ofta sagt at neð eg ei ofta sagt ta tað var eisini so at útflutningurin hjá føroyum tað var fimmoghálvfems prosent fiskur eg gangi út frá uttan eg veitaði við seg at tá var alifiskurin nokk eisini partur av tíð men alivinnan spældi lítlan leiklut í samlaða búskapinum í føroyum um vit fara tjúgu tretivu áratíðina men nú er hetta her broytt m mnnkann siga tíbetur tí hóast tað gongur rættiliga væl í pørtunum av fiskivinnuni so hava vit í øllum førðum tvey bein at standa í búskapurin allarhelst fleiri meni tá it hygja it eftir útflutningin í fjør so var útflutningurin laksi faktiskt í virði meira enn útflutningurin av fiski so tað merkir at alivinnan er blivin ein týðandi og stórur partur av okkara búskapi og tað eiga vit øll at at fegnast um tí tað gera at vit eru eitt munandi ríkari samfelag í dag enn vit vóru fyri bara nøkurm fáum árum síðani av fleiri orsøkum ein orsøkin er tann góða gongdin í alivinni øh tað hevur verið sagt undir hesum orðaskiftinum og verið sagt í almenna orðaskiftunm rættiliga oftani at hetta er eitt uppskoti her sum snýr seg um loyviskjald á alivinna at hetta er ein skattur eg haldi at jørgun niclasen framsøgumaður hjá fólkaflokkinum segði at vit brannskatta vinnuna eg eri ósamdur í báðum norðønum bæði brand og og skatta tí hetta er ikki ein skattur tað ernokk so stóran týdning at gerahasar fatur um hvat er hetta her fyri nakað øh eg haldi undir vælsíðuni nevndi eg til dømis samanuktat við ein handil í sms sjálvt um alivinna og handil í sms heilt hvør sbítt men prinsippuni vit hava pfsms sum eigur sms har kunnu fólk leiga seg inn handilsfólk til handilshølur og reka handil harfram tey betala sjálvandi leiði og tað betala um marknaðarleiði tey høvdu ongantíð sagt at hetta var ein skattur hetta er ein leiða saman við firðirnir í føroyum sum nøkur ynskja at brúka nøkur vinnufólk og tað skuldu tey brúka tá blívu tað mitt heilag skattur tí at útleigarin er ein annar sms er tað nøkur privat ivinnufyritøka sum leigar út fyrðini í føroyum er tað føroya fólk sum eigu firðirnir men prinsippið hakkar tað sama talan er um um leiðiog eitt leiðugjald ikki um eitt skatt og tey sum fáar atgongur fyriunar í føroyum í dag eru tríggjar fyritøkur tríggjar dugnaligar føroyskar ella føroyskar ja tríggjar dugnaligar fyritøkur eru tað s tær fáa ein framleiggrættil hesar firðinir soleiðis at eingin annar sleppur at ala í føroyum og nógv onnur verða eisini skerd í sínum virksemi á firðinum soleiðis at tey ikki órógva tað alið virksemið sum fer fram á firðinum tí er tað ikki órímiligt og tað haldi heldiki vinnan sjálv heldur at tey rinda eitt leiðugjald fyri framígjanarættindi firðinar spurningurn er so hvat skal leiðugjaldið vera øh onkura hevur sagt eisini orðaskifti halda eisini við jørgun niclasen at tað skuldi verið ein skattur u g haldi ikki tað er tí tað er leigugjald av yviryvirskotinum ella yvirskot spaserað ogeg haldi at at erhard joensen var inni á tí hetta er yvirskotspaserað burtur frá tí hálvar prosentinum sum altíð betalir tí tá mann hyggur eftiruppskotinum nú so r hevur mannein framleiðslukostnað sum barð man rinda aftaná prísin fyra upp um framleiðslukostnaðin tí og hetta har yvirskotið liggur tí er tað í stóran mun burtur frátar hálvar prosentinum yvirskot spaserað hendan leiðan sum verður løgd á og eg eri gjøldini so so høg altso mann broytir stigan soleiðis at mann kemur atbetala munandi meira tá prísurin er høgur eitt sindur meira tá prísurin í miðal og faktiskt minni enn mann ger í dag tá prísurin er lágur suman hyggur eftir einum talvi í uppskotinum so sær mann tað at um henda skipan var í gildi í tvey túsund og tjúgu so hevði alivinnan goldið fjúrtan milliónir minni tøkugjaldið enn hon gjørdi í tvey túsnd og einogtjúgu hann goldið einogtrýss milliónir minni í tøkugjaldið en ho gjørdi so mann tkal ikki bara meir tað andar hususu gongur gongur í vinnuni men tvey

oman fór tvær millardir so tað tekur p á ongan á ahevði ongan hátt tikið grundarlagi undan alivinnuni sett yvirhøvur ikki og so e tað her við at gera íløgur sjálvandi hevr tað týdning alivinan hjá íløgur tað skal alivinnan gera men sum vit fara aftur aftur til sum onkur annar vinja eisini tvey tá ið hon kom og rinda minni í hesari skipanini og teir gjørdu hon íløgur hon gjørdi íløgurtig skipani sum hevu r í dag øhhyggjaðu so eftir tey komandi árini tá mann brúkar framleiðslukostnaðin og kostprísin som kann mann nokk so lætt rokna út hvat vinnan kemur at rinda um prísirnir er okkurt ja fimmoghávtrýss krónur ella trýss krónur ell ghálvfjerðs krónur og hvat ið avlopið eisini er hjá vinnuni vst vit taka nøkur dømir og siga at tøkan í næstaár verður áleið hundrað túsund tons tað er nokk tað sum vinnan sjálv roknar so síggja vit tað at visu prísurin verður fimtan krónur oman fyri framleiðslukostnaðin so koma tei at rinda á leið ella gott og val tvey hudraðog álvtrýss milliónir tøkugjaldið men yvirskotið hjá vinnuni aftan á tøkugjald verður so eina komma seks milliard siga vit at prísurin erður tjúgu krónur oman fyri framleiðslukostnaðin so koma tey at rinda góðar fýra hundrað milliónir í tøkugjaldið men vinningurin hjá vinnuni verður omanfyri tvær milliardir krónur siga vit at prísurin verður fimmogtjúgu krónur omanfyri frambleislukosnaðin so konn tað rinda góðar seks hundrað milliónir men vinningurin er verður tá tvær komma tríggjar milliardir og siga vit at prísurin verður tretivu krónur sum er høgurprísir omanfyri frambleilskosnaðin so koma tar rinda átta hundrað ogh trýss milliónir tøkugjaldið men yvirskotið aftaná rinda tøkugjald er tvær komma seks milliardir krónur tað kann valvera átta hundrað g hávtrýss milliónir er nógv men hesar tríggjar fyritøkurnar koma asstat hava tvær komma seks milliardir í vinningi eftir atta goldu tøkugjald so sjálvandi og tað hevur eisini týdning ati koma tæir at hava ráð til at gera íløgur og tað skal vinnan eisini hava ráð til so eg haldi ikki at hendan skipanin er so rímilig fyri vinnuna tí at vinnan kemur eisini at vera væl fyri við hesari skipanini og at tað kemur at líkjast meira gongdini í vinnuni taðvil siga at kemur prísurin at verða lágur á heimsmarknaðinum so kemur vinnan rinda minni en er eg gera í dag men tá prísurin er heilt góður sum kemur landið at fáa meir og vinnan nógv meir tí at prísurin eru so góður og vit ynskja øll haldi eg eitt vælferðarsamfelag í føroyum vit ynskja øll inni her at lækka lønarskatti o vit vilja sjálvandi hava eitt væl virkandi dagstovnar og og røktarheim og so framvegis men skulu vit hava tað so mugu vit eisini tora at taka pengar har sum pengarnir eru og vit hava sett okkum út í koyrt samgongan og eg haldi ikki at andstøðan er so øgiliga ósamd soleiðis sum eg havi skilti teir flokkarnar at vit skulu geva ein skattalætta fyrsta januar tvey túsund og fýraogtjúgu til lág og miðallønt vit hava eisini valt at hækka lønirnar soleiðis at vit tryggja vælferðarsamfelagið hjá bólkum sum arbeiða innanfyri umsorganarøki har vit hava stórt starvsfólkatrot í dag dagstovnaøki eldraøki so framvegis men skulu vit gera tað so mugu t eisini fáa pengarnar onkastaðns frá um vit ikki tora at taka pengarnar har suð pengarnir eru so hava vit ikki ráðtil vælfarðarsamfelag og ikki ráð til at lækka skattin lønarskattin í føroyum og taða vit lækka lønarskattin í føroyum er gott fyri tey sum púleikast í føroyum tað veða meira liviligt hjá teimum mentað r eisini gott fyri vinnuna í føroyum tí vinnan í føroyum verið meira kappingarfør um arbeiðsmeginav við umuheimin enn hon er í dag so tað haldi eg at vit skulu gera tað ætla vit okkum at gera men tað er so eisini neyðugt at vit tora at taka pengarnar har sum pengarnir eru og tað er millum annað í alivinnuni tá tað gongur væl í alivinnuni øh og tað haldi eg eisini at alivinnan kann vera vera errin av tí at alivinnan er vorðin ein so stórur partur av samfelagnum í dag og rúmdar nógv til bæði landskassar ogkommunukassar og kemur at rinda enn meir fí framtíðini um gongdin framvegis verður so góð sum hon er í løtuni soleiðis at at tey eiga ein stóran part eisini av av tí vælferðini sum vit kundu bjóða í føroyum og tað haldi eg alivinnan er uttan iva og eigur eisini at vera vera errin av øh nú spurdi onkrar inntil kommunurnar ætlanin var hjá landsstýrinum at geva munandíð meira ti kommunurnar størri part bæði av tøkugjaldinum og av veiðugjaldinum tí at vit halda at tað e eisini gottum an sær hesi pengarnir aftur í nærumhvørvinum úti um um landið men kommunufelagið ynskti faktiskt at til til dømis at koma til lønarlyfti og so framvegis man sig di fíggja tað fyá okvran annan máta onkra inntøku sum tey meta er meira stabil enn hetta og tí ynskti tey bara at fáa endurgjald við hesari lóggávuni fyri ta tapið sum kommunurnar beinleiðis hava í partafelagsskatti so tá tá mann spyr inn eft her hvat er ætlanin nú verðu ta gjørt íð kunngerð og tað skal hjóvandi gerast í semju við kommunurnar so er tað at tær tvey prosentinir fara til tær kommunurnar sum missa beinleiðis inntøku orsakað av broytingini meðan lønarlyfti o annað verður so fíggjaðu upp á aðrar mátar og tað er nakað sum vit eru í eindeologi við kommunurnar um og ætla at gera í semju við kommunurnar tí at vit halda tað er stóran týdning at so vítt møguligt bæði við tær í løgtingi o samgongu og andstøðu kunnu finna semjur um týdningarmikið mál men eisini a land og kommunur kunnu finna semjur um um mál sum hava týdning fyri bæði land og kommunur og eisini hvussu vit fíggja okkara vælferð bæði tað sum landið hevur ábyrgdna av men eisini sanniliga eisini tað sum kommunurnar hava ábyrgdna avtakk fyri
ja takk fyrsti viðmerkjari tað er steffan kleinó
poulsen ger sovæl ja harra formaður hvussu nógv vit skulu taka inn frá ælivinuni er kanska ein tefamansspurningur og ttað e ikki heilt semja um kvat mann skal leggja seg eftir eg haldi at mann fer í so langt víð hesum uppskotinum sum landsstýri her lagt fram men tað tykist heldur ikki um vit eru samd um hugtøk løgmaður segði at ann var ikki samdur jørgun niclasen at hanbrúkti orðið skattir men so hevi hug at spyrja løgmann um hann heldur rætt at brúka orðið tilfeingisrenta til at lýsa henta fram í hjárættin at sleppa avliti á firðinum tí at fleiri hava brúkt orðið tilfeingisrenta og og landsstýrismaðurin sum lagt uppskot fram brúkar eisni hetta hugtakið aftur aftur eg haldi tað er tórur munur á at brúka hugtakið loyvisgjald og tilfeingisrenta

eg veit ikkium tað er so avgerandi spurningur um mann kallar ta fyra tilfeingisrenta el la ikivilt tilfeingisrenta tað eru øllum førn ar fram í hjárættur men tað sum eg haldi er meira avgerandi tað er tann fyrri parturin sum seffan klein poulsen er inni á um tú leigar á jarðarstykki ella eini handilshølur ella okkurt annað fram privatum so er tað leiga ikki skattur eingin kallara fyri skattur tá tú leigar frá føroya fólki hví er tað táer skattur og ikki om leiga tað er so øgiliga upplagt at tað er ein leiða tí tá man brúkar hugtøkina at skatta og brannskatta fyri at mann talir leiðir fyrren framíiggjararætt til at brúka firðirnir í føroyum so er tað skeivt at kalla st frá skattur tað er ein leiða so kann manndiskutera um hvat eigur leiðarin at vera hvat er ein rímilig leiða av hesum her ø og har eri ikki o heilt samd við steffan klein poulsenmann sigur ja mann tekur for nógv tað prísurin ev høgur vist man tekur átta hundraðog hávtrýss milliónir tá ið prísurin yvirhøgur og mann hevur framvegis et yvirskot á tvær komma seks milliardir krónur aftaná mann goldi hesir áttahundalðtrýs miliónar hví eru átta hndraoghlvtrýss miliónir høgd
ja takksen erhard joensen sum viðmerki
ger so væltakk fyriharra formaður e ikki heilt samdur við aksel be johannesen tá ið hann nevnir hetta er at hetta her er ein leiða visi eg hevði farið niðan í sms og skuldi opnað ein handil so hevði eg v øgiliga gjarna viljað vita hvat er mín leiða eg mí leiga trýss túsund krónur um mánaðin ella er hon er hon so s nógvar kvadratmetrar og hon r hon er føst eg hevði havt trupult við at fara í leiða í sms vissi eg fekk at vita frá hennes mortensen at tað er annað upp á hvat ið tú selur fyri visti tú selur fyri hattar so leiðann hettar og vist tú selur fi hattar so leiðan hettar tí er htta ikki ein leiða í tann forstand sum okur skilja leiðimeg eitt eitt hetta er ein millum ting ímillum ymisk ting sum okur snakka um og tí kann mann eisini siga tað heta er væl ein máti at taka pengar inn uppá og tað kann mann kalla eitt avgjald ella ein skatt men hetta liggur nokk so langt vekk frá leiðihugtakinum takk fyri
ja takk
gers væl asuri johanesen har egerhard so ikki erard joenset er ikki samdur ev ikk lettr enki ryvir hum htta er ein leiðir tú betalir fyri at leppa at brúka nakað sum onkur annar eigur tá leigar mann nakað men gjaldið verður ikki so ásett sum at vanligu leiða tí sokal mansetta eitt miðal gjald altso betalir líka mikið vussu gongur sum btalir tú hesa upphæddina tað er samdurvi erhard joensen í men her mánn so valt politiskt ókey tað eru nokk so ymisk kusu tú ganga ú ji vinnuni tí sleppur tú kanska óbíligt í leiði tá ið prísirinir eru lágir gongdini vánalig og so betalir túæfyri ta meira tá tað gongur væl men prinsippið um at tú brúkar nakað sum onkur annar eiður tað er leiða tí er líkamikið um tað er føroya fólk sum eigu firðinir ella um tað er ein handilsfyritøka sum eigur ein handil og leighanút ella eini setithús ela hvat
sum tað var ja takk
sora bárasteinielsen ger so væl ja takk harra formaður núblí man við t hoyris endurtøkuna um at vissu henda skipanin hevði verið í gildi í fjør í fyrra ári og sovíðari so hevði gjaldið verið tað og tað altso minni akkurátsum m mann mann grundgevur líkasum við at í hesi skipanini hevði alivinan havt tað betur í fjør í fyrra ári tað jú ikki realitetini realitetinur er tann at tú ásetir ein kostprís ella roknar nú út á ein kostprís tú broyti prinsipp og sjálvandi fert tú tíggjuár aftur tíðina tá kostprísurin var tjúgu krónur so er alivinnan spært hundraðtals milliónur eftir hesi nýggju skipanini tí eg haldi tað er skeivt at blíva við at grundgeva fyri at ja vissu henda skipan varð gildið sumnat betalt minni tí tølini flyta seg illa tíð og framleiðslukostnaðurin er fordoblaður tey síðstu tíggju árini tí er tað skeivt at brúka hattað prinsippið
ja takk
gersæsja eg iki ri ikki heilt samdur við bára steinielsen tí at tað ereingin ivi um at vist hetta var í gildi tá so hevði tá høvdu goldið nakað annað tí at nú tekur mann hædd fyri í hesum upskotunum eisini tað uppsotið sum undan farna landstýrið kom við fyri framleiðskostnaðin tað gjørdi mann ikki ela ta ger man ikki galdandi lóggávu og tá ekostnaðurin er hækkaður so so so vildi alivinnan um hetta ver komin í gildi fyrr tat hat tú goldið minni tá tað vildi hon heiltsikkurt hava gjørt h men tað er so provitt líkamikið tað sum er avgerandi hjá okkum framyvir eg haldi vit er samd um tað man skal brúka framletsukostnaðin eingin sagt tað ímóti tað kemur inn inni nú men spurningurin er so tað sum eg kanska ósamd um tað er hvussu nógv eig má betala tá ið prísurin er høgur og tá ið prísurin er høvuri er tað er tá stóru vinningurin er sum sagt vissu prísurin han hevi ongantíð verið har uppi í miðal yvir heilt ár fær fjøruti krónur upp um framlegis kostnaðin so verður gjaldið altso tiltøkugjaldi yvir eina mlliard men yvirskotið í vinnuni aftan á tøkugjaldið tá vit eru oman fyri tríggjar milliardir ogman tíggar miliardir tað er í lagi men heldur tað er for nógv at taka eina miljard tá men hví er tað for nógv hhvat er argumentið og grundgevðiðsfyri tað er for nógv
ja takk so er tað árni skoli sum f einai viðmerki
ger sovæl takk fyri harra formaður aksel johannesen hevur verið inni á hesum fleiri ferðirnar hvat skal gjaldið vera og so verð hansagt tøl fyri okkum ymiskt tøl átta hundraðog hálvtrýss milliónir av veru nevnd her og tá eru tvær komma seks milliardir til eftir til alivinnuna tað er á leið fimmogtjúgu prosent eg fari at spyrja aksel johannesen metrir aksel johannesen at fimmogtjúgu prosent er á leið tann e vogi sum vit eiga at skatta hesa vinnuna er tað líkasum loftið er tað líkasum tað sum vit eiga eiga at taka inn frá alivinnumtakk
fyri ja takk ger so væl
jhansen líkaaaeg s pyr manhvasum on ka skatta vinnuna eg haldi at vit skulu skatta alivinna við átjan prosent og partafelskattir sum skatta allar aðrar vinnur hetta er tí hetta er nevniga ikki ein skattur hetta er eit leiðugjald fyri framvis hárættin dl allar firðirnar í føroyum og tað eigur at vera rímiligt útrokningar vísa sum onkur embatisfólk hava gjørt tað sum hetta her leggur upp til um mann kallar tað tilfeindsrenti el okkurt annað so svarar tað til eitt stað ímillum fimmogtretivu og fjøruti prosent sindur annað up á hvar prísurin er av tilfeingisrentuni øheg haldi at etta tað uppskot sum er nú er rímiligt og fyri føroya fólk er tað rímiliga rímiligt og fyri aluvinnuna er tað rímiligt tí at hetta fylgir gongdini í vinnuni tað vil siga at tá tað gongur minni væl í vinnuni so rinda tey ikki so nógv sum tey hava gjørt men tá tað gongur væl ordiliga væl so rindar alivinan munandi meira enn hon annars vildi havt gjørt men tá er yvirskotii eisini í í einum heilt øðrum flokki enni enn eg nakrantíð havi sæð hjá vanligu fyritøkum í føroyum
ja takk hestu sit nnað vi
polsens viðmerkinn ger su vælja takk fyri harra formaður ein styrki í hesum uppskotinum haldi eg er at mann heldur kommunurnar skaðaleysar í mun til tað tapið av partafelagsskattinum øsum tey annars vildu havt fingið tað hava verið ymisk modellir alt annað upp á hvussu mann skal seta tað her saman eitt var at tað skuldi vera sjey prosent tíggju prosent og tað verða ymisk modell nú mást tú lendur á hesun her tveimum prosentunum sumsum kemur at halda kommunurnar skaðaleysari men eg kundi hugsað mær at spurt akseve johannesen løgmann um hvussu gongur tað annars við samráðingunum um at halda kommunurnar skaðaleysari í mun til lønarlet og annað atso er mann komið nakra veg hevur mann funnið nakað modell til hvussu tað kann síggja út
takk
ger so væl alsuvul johanesen ja takk fyri øfrú harraharra formaður og takk fyri fyrispurningin annika olsen øhja altso eg eg hevði ynskt hesi uppskotini at vit góvu nógv meira út til kommunurnar tí eg haldi týdningartað peningurin eisini kemur at virka úti í nærumhvørvinum og eisini er við til at fíggja tar kjarnivælferðs kommunurnar veitaalso eldraøki og dagsavnaøki millum annað meni ætlanin var hjá okkum at htta eisin skudi fíggja lønarlønarlyftir sum skann geva til bólkar sum arbeiða inanfyrðá umsorganarøkinum lágløvnt men har ynsktu kommunurnar at taðskal fíggjast p án annan máta og tí tí endavupro senti á tvey prosent soleðis at eingin kommuna kemur at hava undirskot av teirum broytingunsum gera nú av tí psmissu í partafelagsskatti so tær koma vit at dekka allar kommunur væl og virðliga men kommunufelagið ynskir at mann fíggjar lønarlyfti við at landið ber alla skattafrádráttin sum fólkapensinistrar fáa og tað hevur landsstýrið sagt ja til tað gongur nøkulunda upp og tað er eisini nok so rímiligt í at tær tær kommunurnar sum hava flest ópensjonistar betala mest í skattafrádráttinum so tá ið landið so kemur at yvirtaka ta útreiðsluna ella mmmistu inntøkuna so er tað positivtt serliga fyritær kommunurnar sum hava nógvar fólkapensistar
ja takk so er næsta røða johannes joensen ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg havi ikki so nógva tíð men eg ætlaði at siga snakkað um um okkurt sum er eitt sindur ja man ikki snakkað so nógva um ít av hvussu her øh eg haldi hvussu tann vinkulin er hvussu e ikki verið so nógv á borðinum ettir løgtinslóg um boyting løgslóg um loyvisgjald á alivinnuni og so másn snakkað øiliga nógv um tøl og hvat er rætt og hvat er skeivt og hvat mann burdi havt gjørt og og so kemur onkur inn við at mann skuldi set iki havt so stór gjøld o hølgjøld og okkurt er skattur ella okkurt at leiða og tað keglast smann um men vistimann hyggur eftir hvat felags er fyri løgtingið so roynir mann at finna eina skipan sum mann heldur rímilig og tað heldur landsstýrið í hesum førinum vit halda tað et at mann tekur eitt rímiligt gjald inn soleiðis at vinnan kann virka og gera íløgur og leggja pengar til síðis um neyðugur til tað og eisini at mann hyggur eftir eini varandi skipan ogtað er akkurát tað sum eitur ein varandi skipan sum eg haldi er trupulleikin tað verður broytt alt for ofta tá skipanin sum g gera í løgtinginum og fyri tey sum virka inei alivinnuna fiskivinnuna er tað ein stóri trupulleiki at tey vita ikki ordiga hvat tey hava fyri t haldaset til tá ið fýra or er farin ofta varðr tað broytt árliga tí haldi eg taðer ein skylda hjá okkum í løgtinginum at finna skipanir sum eru varandi og tað kann ikki passa at mann er so langt frá hvørjum øðrum at mann ikki kann gera semjur tvørtur um samgongu og andstøðu nú hoyrir mann at sambandsflokkurin og landsstýrið er nokk so samd á nógvum økjumtá tað kemur til etta her tað er nøkur tað er nøkur tøl sum kanska kundi er ett sindur øðrvísi men so vóni eg at mann í vinnunevndini finnur eina loysn g eina skipan soleiðis at mann fær eina breiða semju so hetta ikki verður broytt aftur við bræði tí henda skipanin legg e upp til at hun sjálv regulera seg og tað ger so tað at mann nýtist ikki at broyta skipanin árliga men bara hyggja eftir framleiðslukostnaðinum og tað er ein fín skipan o henda skipan her burdi verið tann varandi skipanin sum hann hevði innan fyri alivinnuna soleisa øll sum er virknagn alivin at vita hvat at hava fyri at haldast til komandi tíggju tjúgu árini og eru tað serligar umstøður sum gera seg galdandi tað kann vera stórt ferli ella annað so kann mann so hyggja eftir hvat hvat mann so kann gera eg hugsi at tá mann snakkar um mann mann kappast í norra og og kili serliga kili um norra mann kal kappast við so er tað eisini avbjóðingar haryviri og tað ger eisini líknandi skipan norra hevur eina skipan nú sum hann setir í verk sum er munandi harðari skattiliga enn tað sum vit gera her og tað er eitt land við kappast við so tað er eingin trupulleiki men norðmenn hava jú oljuna at haldaset til vit hava jú bara fiskin mann kann siga sum vit kunna fáa mest burturúr og tað er okkara høvuðsútflutningsvinna so tað er har pengarnir eru og tí ver tað eisini skilagott at havit at hava gjørt ein grunn ein búskapargrunn so tá vit taka pengarnar inn at ikki allir verða brúktir beinanvegin men vit goyma pengar til verri tíðir eisini tí tað má vera væl vera soleiðis at mann stýrir í landinum soleiðis í aktursum enn húsarhaldið at tá tað er ringa tíðir so hevur mann pengar á systubotninum til at regulera kønjakturin við og tá tað er góða tíðir so roynir mann at taka tær pengar inn sum eru og kunnu takast inn sjálvandi verðar rímiligt í mun til hvat vinnan kann gjalda so eg haldi tað at visti mann kann fáa eina breiða semju í vinnunevndini millum fleiri flokkar samgongu andstøðu um eitt ein leist tað sýnist ikki at vera so stórur munur so hevði tað verið tað allarbesta fyri landið og fyri vinnuna í framtíðini og so sita vit ikki her aftur um fýra ár ella trý ár og skulu aftur gera nýggja skipan ella regulera marikant í summu skipan tað hevur jú verið ført fram fyrr at summi hava verið ímóti tilfeinsgjaldi ummóti tøkugjøldum men sjálvt tey fólkini hava vent og eru eri við uppá at mann hevur tilfeinisgjøld og tøkugjøldum so eg haldi tað er skilagott at mann roynir at fáa eina góða loysn her og eg haldi eisini at tað erskilagott at mann roynir at leggja pengar til síðis í góðum týrum til at standa ímóti í ringum tíðum so hetta sær skilagott út mínari vegtakkfyri
ja takk so er tað viðmerkingari tí henjógnu thomsen sum ferí
fyrr enn framáður jóannes joensen hildi eina skilagávutali og hann nevndi at tey ætla at skatta munandi meir í norra tilmælið frá tí bólkinum sum sum í karljini og øldu eitt móðari fórgvuna fyri var at taka fjøruti prosent umframt teir skattini tey annars hava í norra nú er nú er so at uppskota veð og tað er ikki heilt tað fer nokk ikki at liva upp til tað tilmæli so so eg veit ikki akkurát hvussu nógv tey koma at betala í norra men men føroyska alivuna kemur statvelding hava nógv meiri eftir enn tað norska takk fyri eg
ja takk
gersovæl jans joensen takk fyri ja norðmenn hava víst á at teir vilja hava meira pengar inn frá alivinnuni vvit og teir taka so meira enn tað er teirra væl vit haldi skapa ein ein góðan loysn her og eina góða skipan sum regulerar í prísinum ímunhvørnmatekurin o tað er nógv skilabetur í mínari verð og eg haldi eisini at við hesi skipani sum vit seta í verk nú so kemur alivinnan at hava so góðar karmar sum møguligt og tryggar karmar frameftir at tað eg trúgvi at alivinan er glað fyri tá henda skipanin kemur í verk on er glað fyri at fáa eina skipan sum er varandi
ja takk sum frá óllum skoli
viðmerking ger sovæl takk fyri harra formaður tá jóanes joensen sigur at alivinnan í norra skattar hægri enn í føroyum so haldi g ikki at tað er rætt tí at í norra er skipanin tann at tað verður bara skattað tann virðisvøksturin sum er á sjónum tavil siga tað sum er hent við smáltnum áðrenntað kemur á sjógv skal treggjast frá og alt tað sum hendir aftaná fiskurin er komnar land skal treggjast frá so tað er bara virðisvøkstur á sjónum sum skal skattast og hann haldi eg ikki minnist rætt tí sum professarin segði var fjøruti prosent oman á partafelagsskattin tó skuldi mann taka hædd fyri allar møguligar aðrar skattir sum hann eisini hevur millum annað ognarskatt og vinnusbýtisskatt og øll møguliga onnur ting skuldu eisini mótroknast so eg haldi tað passar ikki sum jóans joensen sigur skattingin í føroyum er minst líka hørð ella harðari enn tann sum er í norrøntakk fyri

johanis joensen takk fyri harra formaður ja eg skal ikki mótmæla orna skoli hvussu skattingin er í norra tí eg hvi ikki prøvað búð har men tað sum mær er fortalt tað er tað at vit eru einki altso vit vit okkara skattastøði er ikki hægri tá tað kemur til vinnu galivinnuna øh tekni skt sæð veit eg ikki hvussu nógv r onnur lond hava nógvar ognarskatt og annað g tað hava vit so ikki í føroyum men men óansæð visti vit gera eina skipan her sum er varandi so vilja alifeløg gera íløgur í føroyum heilt sikkurt fyri at gera okkum sterkari og vit hava fleiri møguleikar um onnur tí okkara havaøki er jú tað besta at ala í so eg ivist ikki í at vit vera statvekk framhaldandi bestu ali økihr og alifyritøkur í verðini
ja takk fyri jókuni løtu sendir
nú hevur tað verið sagt træferð í dag at uppskotið úr norra ger tað at norska ælivinnan skal skattast at tað føroyska verður lægri enn tann norska og tað er altso ikki rætthetta er fyri tað fyrsta eitt uppskot sum bara skal skatta tá tíðina tað er í sjónum og tað vil at so siga at tað verður ein lægri skatning í norra tað hevur tað verið tað kemur tað at vera og løgmaður hevur einum skilning tað er bara at royna at fáa forvirðing um begrepur hetta er ikki skattur og so víðari nei men hetta er ein eyðraðning hetta er eitt plundring av fiskivinnuni av valvinnuni fiskivinnuna kemur mann løtu tað eru samaskili ella verri so tá ið jóhannes joensen sigur at vit koma framhaldandi at hava fremstu vinnu tá ið hann ætlar at uppgeva samtykkið eitt uppskot sum vil plundra ta føroysku vinnuna meir enn nøkur onnur tjóð í verðini hvussu fær hann tað at hanga saman
eg ha tað bær
ger so væl jonus joensen takfyrahar formaður ja eg tími ikki s nógva at snakkað um norra hvat teir gera yviri aldisjálvt sjálvt um um tað verður fóri framallar at norðmenn hava hava minni skatn í bygd men altso eg tað sum eg viktim fyri meg tað er tað at vit hava gðar góðar umstøður í føroyum g tali eg við skapa her við jørgun niclasen bestemmaði jamen so so var eingin skattur á nøkrum sum helst og so og so áttu nøkur fá fólk alt í føroyum og so skuldu mann bygda frá teimum men jørgun nic niclasen hevur verið svartskygdur alla tíðina tá ivitviðgjørt hetta her í fleiri førum haldi eg teg bara pástandir alt er bara ringt alt er gongur áhundarnum til eg haldi at heta er ein skilagóð avgerð at taka og at mann gertaðpá hendan mátan og eg haldi leisturin sum sambandsflokkurin og og og landsstýrið gera er tann rætti leisturin at mann hyggur eftir hevði mann kunnaðið fingið eina semju við sambandsflokkinum um um hvussu mann skipaði alivinnuna frameftir nógv ár framítíðina so ger tað einki um fólkaflokkurin er ósamdur
ja takk so í næstu røðari er at joensen ger so væl
tak fyrihara formaður øætlaði eg ikki at siga so øgiliga nógv afturat men líka onkrar onkran spurning til landssýrismann sum jú situr her ø serliga eftir hetir her tvey hesi tvey prosentini sum sum verða kompenseraðir til kommunurnar ø eg veit ikki um um landssýrismaðurin hoyrir var eg sigi men hesi tvey prosentini sum sum sum mann hevur funnið fram til at hesi tvey prosentini eru tað sum kemur at svara til hesa broyt forskjótingina tá ið fluktiatiónin í tøkugjaldinum kemur at fluktuera hvussu er man komið fram til hasi tvey prosentini kundi hugsað mær at fingið at vita tí eg haldi tað er relevant øh annars harra formaður tað verður tosað nógv um degrepur her í dag tað verur tosað um tilfeingisrentu tað verður tosað um framvíkjarætt tað verður tosað um tøkugjald tað verður tosað um leigugjald og eg haldi at alt hetta her er væl tí at mann so ella so ikki veit hvat barnið skal eita men mann veit gott hvat ið mann skal taka inn og hvat mann skal brúka pengarnar til eg haldi at okur burdi næstan brúkt tøgurð tá ið koma í í tað søguliga perspektivið sum landsstýrismaðurin eisini var inni á hann hevði ein eina eina hugleiðing um hvat alivinnan hvar hon ssprætt frá tí tað er eingin ivi um at tey sum í hálvfýrsunum hálvfemsunum upp í nulluni brutu nasar fyri at finna ein veg til at ala soleiðis at okur kundi standa her í dag og tosa um tilfeingisræntu framvíkjarætt leigugjald og annað nógv av teimum stríðast statvekk við skuld sum tey tóku á seg meðan tey veruliga royndu at finna vegir til at æla í føroyum sum jú var ein nýggj vinna og okur burdu næstan reistokum upp og drúkt høgur fyri fyri øll tey sum í dag gera tað møguligt at okur kunna tosa um hetta her lukus hendan luksus trupulleikan millum annað liljan weihe tosaði um umella setti lívkaitstekn í millum yvirnorðmanna vinning og tilfeingisrentu og tá ið uppskotið hjá sambandsflokkini varð til viðgerðar tá segði e í mínari framløgurøðu tá at tilfeingisrenta er eingin í alivinnuni tað er ið tá okur tosa alivinnu so tann yvir normali vinningurin ta tann vinningurin sum okur tosa um tað er upp á grund av einum óbalansa í marknaðinum at læksaprísurin er so høgur er tí útboðið er minni enn eftirspurningurin tí fer prísurin har upp sum man fer tí blívur heftir ein øgiliga óstabil inntøka tí í tí eygablikki at útboðið blívur meira normalt kemur at líkjast meira eftirspurninginum so koma okur niður ímóti tí sum eitur framleiðslukostnaðurin tá ið okur tosa søluprís tí soleiðis fungerar marknaðurin og grundin til eg kann gott endurtaka meg sjálvan tí eg haldi tað er relevant grundin til at okur ikki hava ein størri útboð nú enn hvat okur hava er upp á grund av almennari regulering fyrst og fremst almenn regulering bæði í føroyum í norra og aðrastaðni ger tað at útboðið ikki ikki veksur líka skjótt sum eftirspurningurin so okur hava faktiskt politiskt við slátta at útboðið skal vera minni harvið fer prísurin upp hokuspokus fyri jogus nú hava okur nakað eyka at skatta tað má ma siga tað er ein vinvinstøða so einaferð afturat her er eingin tilfeingisrenta mann kann ikki rokna tilfeingisrentu út í alivinnuni men eg haldi oku sepi bara at kalla tað tað sum tað er hetta ikki eitt leigugjald hetta er altso ein eyka skattur tí hetta er altso ein proportionalitetur í hesum og tað er ikki proportionalitetir í einum leigugjaldi so hetta vóru tey síðstu orðini harra formaður
ja takk so fær magnus rasmussen orðið ger so væl
ja so er tað hetta sum eg kalla fyri broyting í tøkugjaldinum og nú var erhard joensen nakað inni á hesum her við hvussu hevði gingið í alivinnuni og tað eru stór sveiggið í eg minnist væl fýrsuni hvussu tað var tá sjálvur var e ælingini mitt í hálvfemsunum tað vóru harðar tíðir og so var eg eisini eitt skifti tá ið ela herjaði upá tað harðasta og tá tá vóru vánaliga tíðir so bara lk fá ár so hevur tað verið rættiliga stórt svoyggj tað hevur gingið væl og ta hevur gingið rættiliga illa og tey seinastu árini tíbetur hevur tað hevur tað gingið væl nú havi eg verðið nevndur eina tvær tríggjar ferðir á tyknisk røðarpalli um at man kann siga at bulurin í hesum uppskotinum er tað sum eg sum landstýrismaðurin bar niðan og har vil eg siga at at vistu vit taka ta fyrru helvtina av bulunum so so haldi eg tað er tað er ordiliga gott og tað er het her við framleiðslukostnaðin tað er fyrstu ferð at tað kom við í samband við tøkugjald tað var tað uppskotið sum undanfarna samgonga arbeiddi við og sum eg legði niðan vegna samgonguna hetta við at fáa framleiðslukostnaðin við og tað hevur so høgni hoydal tikið við eisini og tað haldi eg vit øll eru samd um at tað er skilagott at mann hevur framleiðslukostnaðin við vit hugsaðu at tað skuldi vera fyri roknskaparárið frammanundan og høgni hoydal kanska arbeitt við at hava eitt sindur neyvari tøl og tað tað kemur so tíðin bara at vísa hvat hvat henda við tað er gott at hava s neyv tøl tøl sum møguligt tá tað kemur til framleiðslukostnað tann tann tann stigin sum er galdaðandi í dag ætlar mær ikki at siga so nógv um men tað sum vit gjørdu í undanfarnu samgongu tað var tað í veruleikanum kunnu siga at vit koyrdu tvey stig afturat men grunda á framleiðslukostnaðin og tað gav runt roknað fimmoghálvfjerðs milliónir visu vit hugsaðu fyri tvey túsund og og tveyogtjúgu við teimum metingum sum vórðu gjørdar og tað vil siga at vissi mann hevði tað gamla galdandi og vit komu við okkara nýggja so gav tað fimmoghálvfjerðs milliónir meira og tað var ein tretivu prosenthækking nú brúki eg rund tøl tretivu prosent hetta uppskotið haldi eg sjálvur tá eg ikki taki framleiðslukostnaðin men tað sum hevur við sjálva prosent u og og og stigan at gera er eitt sindur meira meira samansett her eri níggju stig nú og mann fer niðurí tey stigini sum vit høvdu og og og skrúva upp á nøkur ting har og so er mann í hinum endan tí hægri endanum um mann skrúvar eitt sindur meira og tað gevur eftir teimum tølunum sum eg síggi í uppskotinum eina eina hækking í mun til visi mann hevði tað galdandi lóg og so nú hesi her nýggju vistihonhvði verði galdandi fyri alt árið eina øking upp á yvir hálvfems prosent altso tta er næstan fordobling men nú verður tað sjálvandi ikki altí hetta árið tí at árið er som ikki ligug at tað verður eitt hálvt ár so mann kann siga tað at hetta er ein munandi hækking í mun til tað sum vit høvdu visi vit bara hyggja eftir tølunum so og tað komið up á tá ið mann so tosar um breiðar semjur tað dámar væl og eg haldi at vit hava skyldu bæði sum løgting men vithava eisini skyldu yvifyri vinnuni at finna eina semju í hesum málinum soleiðisnar at vinnan trygt kann fara víðari tí nógv í vinnuni er langsygta mann ger íløgur men ger ætlanir langt fram í tíðina og tá er einki so ringt sum um at at tað verður broytt og so aftur broytt so tað haldi hvussu kann mann so finna eina semju um um hetta sum faktiskt haldi eg er onkur nevnd eitt temperamangspurning men tað er nokk so stórur munur á hvat ið vit hildu var skilagott at vinnan kom at at gjalda afturat og tað var mann kann siga bara tá ið prísurin var væl hægri enn framleðslur kosnaðurin meðan her fer mann longur niður og og tað vil eg siga at at at tað er ein stór uppgáva hjá vinnunevndini men vinnunevndarformaðurin er mansigur hann umbor andstøðuna so eg seti mína vón til at mann fer virkuliga at gera nakað fyri at mann kann finna eina breiða semju fari líka at nevna att tvey ting afturat tað er hettaher við ati vit kappast ikki internt í føroyum vit kappast úti á heimsmarknaðinum og tí er tað eisini átrokandi at vita hvussu eru umstøðurnar hjá teimum sum vit kappast við soleiðisnar at tá vit tosa um íløguhug ella møguleikar at tað skal ikki vera verri tað skal helst vera betri í føroyum og so hetta við at við liðugframleiðsluni liðugframleiðslur tað haldi er avgjørt nakað sumsum sum nevndin má taka taka fatt uppá hvat hendir vissi nú prísurin verður so so høgur um at skafta so so hart hvat hendir við tí partinum av alivinnuni sum erupi á landi við meirvirking sum sanniliga skapar nógv tað haldi eg eri rættiliga viktigt at fáa lýst val takk fyri nú fór tíð
ja takk
erad joensen fær envimerking ger so væl takk fyri harra formaður ja magnus rasmussen eigur líkasum bulin í tí uppskotinum sum sum eisini í dag liggur á borðinum hvar ið mann bara hevur sett faktiskt fýra stig inn afturat hvatð metir magnus rasmussen ati mann hevur mann møguleika burdi mann kundi mann funnið eina breiða semju um eitt sovort uppskot sum hetta her og er tað ikki tað sum vinnan spyr eftir og vinnan vil havatakk fyri
ja tak
ger su væl masalsen htakk fyri jú vinnan eftir spyr tað o vinnan ynskir tað og tey ynskir allar vinnur so kann mann finna eina breiða semju sum vit eiga at gera í hesum málinum so er nógv vunnið tað sum eg vissi eg hyggi upp á tað uppskotið sum liggur nú so hetta varð ramleiðslukostnaðin fínt í tí ovara endanum tað tað kann man altíð snakka um men tað sum tað tað sum ikki tiltala meg tað er tað at mann fer fer longur niður í tann stigan sum vit høvdu tað har trúgvi eg mann mann mann burdi snakkað seg betrig til rættis við kanska at at flutti mørkini eitt sindur uppeftir tað er so mín persónliga meining men men her eru ymisk ting sum verða lýst í nevndini og so nevndi eg eisini hetta við liðugt vøruni altso hvussu mann má pá ein ella annan máta lýsa tað væl soleiðisnar at mann ikki fer at seta fótonglar fyri at mann fer at virðisøkja meira av laksi sum skapar arbeiða í føroyum sum skapar ring virkningar í í nærumhvørvinum og sum so eisini skapar skatt ug pengar í landskassan tað trúgvi eg mann skal hyggja øgiliga tætt uppá at hetta sum fyriliggur ikki fer at órógva tað takk fyri
ja takk so er næsta røða jakob vestergaard ger so væl
takk fyri harra formaður alivinna í heimsflokki tjena nógvar pengar tað er ikki gott fyri sosialistar so má mann eftir alivinnuni jest hetta her í føroyum klára seg gott og tjena pengar tað er ikki gott firði sosialistar pengarnir úr landskassan hatta var tað sum eg roknaði við tá ið eisini sum eg havi verið við í samgongun mann byrjaði fyri tíggju tólv árum síðan at krevja pengar frá vinnuni beinleiðis inn í landskassan at tað bar bara skrúvað uttann enda og nú er mann so nú er mann so ferð við í dag at taka eitt ógvusligt eitt ógvusligt lop tann vegin var tað har við iteloginum altso ja alivinnan má geva nakað til vælferðarsamfelagi sum um alivinnan ikki gevur til eit vælferðasamelagieingin hevur kunnað skatta seg kløndra alivinnuna ella nakrar aðrar vinnur til vælferð tað hevur ongantíð borið til tað havi eg roynt at pretikastu árini eingin lurtar eftir og eg kann so endurtaka tað lat vinnuna fáa frið til at skapa vøkstur í samfelagnum og lat okum so brúka av tí vøkstrum sum vinnan skapar tað er soleiðis okur varðveita vælferðarsamfelagið tað er soleiðis pengarnir seyliga út í samfelagið kann fara pengarn frá valvinnuni kann fara pengarnar frá fiskivinnuni ter fara út í hvønn krók í føroyum og tað er tí okur hava eitt vælferðarsamfelag eftir væl virkandi vælferðarsamfelag tað er tí hetta her við for brúkini hjá tí almenna á bara jamen so fara okur eftir meiri penguni til vindnánsum mann ger nú ja vit hilda eisini í teimum samgongun sum eg havi í tað er skrúvn uttan enda staðin fyr mann setur seg virkuliga hyggja eftir hvat eru útreiðslurnar hjá samfelagnum og prøva at lata útreiðslurnar dempa seg so mikið soleiðis at tað er ein samanbering ímillum tær inninntøku mann fer til útreiðsluni sum mann heldur nei mann skal skatta seg hvør hevur skapt virðini hvør hevur skapt tað at alufjørðin evur virðið tað er ikki tað er ikki landið tað er tað yvirøvurki tað er tey sum hava verið við í ælingini sum hava skapt tað okur taka dømi um á víkum ain alurfyritøkan royndi at at fara víkari at ala tað kostar eini tíggju tals milliónir tað betalti landiði ikki visti mann skal fara eftir hugsanarháttinum hjá løgmanni so skuldi landisgjørt hetta klárt til at leiða tað er landið hevur høvurki gjørt sosialistar vilja hava te byggi hústil seg sjálvan og tá ið tú so bygt hústi sin sjálvan so skalt tú leiga húsið frá sær sjálvum ta er tað sum løgmaður stó at bera á tingsins søðrøðarpalli og segði tá ið tú fyrst hevur fingið tað at virka aðlifyritøkurnar í heimsflokki hava fingið tingini at funkera og bera til nei men so skalt tú betala tað hevur eingi si fár landinum verið og gjørt aluferðina klárar og verið í tilgongdini til at skapa tað fantastiska virði sum verður skapt tað er alvinnan skapt tað tað vil siga at tú byggir húsið tú byggir sms og so leigar tú tað frá tær sjálvum tí tað heldur landið at tú skal full stendiga biðvendur politikkur staring fáa letur vinnuna fá frið at brúka tað yvirskotið vinnan hevur til at skapa meirivirðir tað er soleiðis sum tingini fungera nú tekur mann partin av teimum motorunum sum dríva vælferðarsamfelagið føroyar sum dríva búskapin í føroyum tað er tað sum mann ger og tað sum mann hevur gjørt og mann forsetir og trúgvast skuldi ikum er hetta verður ikki tað síðsta hetta verður ikki tað síðsta mann skal betala eitt rímiligt gjald og tað rímiliga gjaldið tað verður altíð eitt meiri gjald við tí serliga tá ið flokkar so nú við tí avgjaldsøði sum er tað rímiliga gjaldið verður nógv størri enn rímiligt her alla tíðina og so um tvey ár so skal man aftur taka rímiligt gjald tí ta manglar maftí pengar pengar í landskassanum eg havi hugt í tann karman um mann leggur mann leggur mann leggur fram í dag hetta var tað sum át hetta fór at bara fer bara at dekka tað tað holið mann veksur útreiðslurnar við hví ber tað til at geva skattalætta hvíbeta til at hava væl virkandi samfelag heimsuverk almannaverk skúlaverk tað er tí av vinlan drívur verki tað er tí okur hava ein væl virkandi vinnu í føroyum sum skapa virði til føroyska samfelagið og pengarnir liggja altíð betur úti teimum hjá tí framleiðandi vinnuni enn inn í einum landskassa valsignaðveringur lat okum fáa vinnuna at skapa gullið framhaldandi soleiðis at okur kunnu liva av tí vøkstri sum vinnangevr í samfelagnum og harvið varðveita vælferðarsamfelagið eingin hevur nakrantíð kunnað skatta seg til eitt vælferðarsamfelag tíðin er farin
ja takk fyri ja takk svónar viðmerkingar her eru nógvar viðmerkingar tær fyrstu tíðir elska
ja takk fyri harrformaður vit minnast øll tá ið sosialistarnar komu til valdið ikki hesa ferð men næstseinast at teir vunnið væli upp á at nú skuldu ríkjidømi út í hvønn krók men tað sum vit sóu øgiliga skjótt aftaná tað var at avgjónsøði fór út í hvønn tann einasta ein krók í hesum landi og nú eru sosialistarnir komu til aftur og gundu hjálpi mær nú standa vit aftur her og skulu eru í gongd við avgjaldsoya hetta er ikki tað fyrsta sum sumi mann snakkar um at hækka avgjøld men at hetta her er tann vegin sum sosialistarnir vilja fara í løtuni er føroyingarnar tá vit snakka um laksæling teir hava tað besta skipið hvat sigur røðarin til far fara teir at halda fram við at hava tað besta skipið tá ið mann nú fer at skatta teirsonn
takk fyri ja takk ger so
suvæl jacovessigurd takk fyri harra formaður tað at okur hava eina vinnu heimsflokkin tað er tí at vinnan herr fingið frið at gera ter neyðugu íløgurnar soleiðis at mann kann skapa meira og meira vøkstur verða fremst ala tann besta laksin blíva dugnaligari dugnaligari og tað ger mann vistuman fer frið at arbeiða tað er ikki gott og serliga vistumann tjena nógvar pengar tí mann hevur ferð aftan á ferðstað her fortalt hvussu nógvir pengar fara at bera eftir og tað eru teir pengarnir sum mann framyvir fer at taka av mann fer at taka og fór at taka meira av tað er gongdinisu seinastu tíggju tólvu árini tá mann hevur tosað um tilfeingisgjøld og tilfeingisrentu og tað sama í hesum uppskotinum sum tað næsta sum okur fara at viðgera mann tosar um eina ræntu so eingin vil rokna út óserviøst tá ið mann tosar um um tilfeingisrent at nøkur ráð koma í tingi uttan at fortelja tingini hvá etloku tosa um djúpt óserjøs og villeiðandi fyri tingið takk fyri
harra formaður ja takk
soørda jørgun niclasensferna viðmerking ger so væl harra formaður heimssøgan endurtekur seg ofta og tað eru mong av heimsins ríkjum sum eru gingin til grundar upá grund av skattatrýsti hesin gramleikanum at draga allar pengarnar inn altso sjálvt her í føroyum varð mann farin út at skatta so harðliga at fólkið segði nú vll uppreistur og og kirkjubømúrurin væl eitt eitt dømi upp á at mann klárari segi at gera hann lidnan tí tí hendan her hesi n grannleikin eftir at taka allar pengarnar inn til at deila út altso alivinnan er motorur í tí føroyska samfelagn tað eru fleiri túsund talsfólk sum liva beinleiðis av alivinnuni og tað sum mann ger her ja helvtin altso smyril hevur fýra motorar og tað sum tey siga í hesum uppskotinum mann kann gott sløkkja tveir av motorunum og smyril siglir líka skjótt allíkavæl sig mær jakovestegaard passar tað

jatakk ger so væl jakuvestiguard takk fyri harra formaður hesi ymisku hugtøkini mann tosar um tað er bara fyri at fáa meir í pengar tíl landskassan tí mann klárar ikseg at tálma útreiðslunum og so finnur mann upp á forskellig hugtøk leiðugjaldt og føroya fólk eigur hettar og hattar og og so eta ljóðar øgiliga gott hetta skal koma á øllum føroya fólki til góðar hvat hvat fara pengarnar sum vinnan skapar tað fara øll til út til føroyafólk tað fara út uppínn krók í samfelagnum men hsum er grannleikin til sjálvir fá pengarnar inn til at sita og fó og deila út sum okur síggja nú á hvørjum bredda í miðlunum hann er øgiligur serliga hjá sosialistum at taka pengarnar inn frá vinnuni umfateila teir up á ein annan máta pengarnir serliag út í samfelagið frá vinnuni tað er tí okur hava tað vælferðarsamfelagið sum okur hava og tað er tí at tað gongur so gott í føroyum tað er tí at okur hava nakrar binnuligur motorar sum mugu sleppa at fáa frið at koyra koyra í fullsbygd ongantíð betr at tað koyra skjótari skjótari fyri hvønn dag so gongur tað betur hjá okum øllum hesin grannleikin má fáa enda
ja takk so er tað hanna jensen sum
stakk fyri harra formaður ja jakubvestergaard skal hava tað rós at hann er eldhugaður fyri vinnuni hann brúkar myndamál sum motorar og ov tílíkt og mann kundi eisini farið og brúkt myndamál sum hjartasláttur la kjarna og annað so vit eru samd í tí at vinnan er ótrúliga týdningarmikil fyri tað føroyska samfelagið og karmarnar hjá henni men eg haldi at hann viðurkennir nokk eisini at til dømis rakstrarkunngerðin hevur havt ótrúliga stóra týdning fyri menningina í í alivinnuni og tað samstarvið sum er ímillum land og vinnu og og gransking sum landið fíggjar og og vinnu eisini er partur av tí at vinna nú kunna ment seg so nógv tá mann hugsar um hvussu lívfrøðiliga trupult hon er júst henda vinnan eg hugsi bara ta javnváogina kanska líka viðurkenna tað takk fyri harra formaður
ja
gersovæ jakuvesgaard akfyharra formaður jen samfelag samvirka øll til at til tað betra og tí skulu okur samvirka til tað betra til at fáa sum mest burturúr eisini og sjálvandi skulu okur granska og viðgera og manerera við fiskaaling so gott sum okur vilja fyri at fáa motorin at koyra sjótaris tað nættar ikki at samvirka til at taka pengar burturúr tað fáa okur øll øll taðverri við út frá míni hugsan sosialistar har tykur er ein partur av ella orsakahjáum formanninum teir tugsa øðrvísini teir skulu skatta seg til vælferð tað ber ikki til lat vinnuna fá frað at dríva verkið at dríva samfelagið við øllum tum vinningi sum vinnan hevur sum motorin koyra skjótari skjótari tað er tað tað draga seg um hetta her við at sannvirka til at taka ferðina av hjá vinnuni tað tænir ongum endamáli og tað var ein galin endi til síðsta
ja takk fyri út hasum góða røtt sum jakobshagur so hevur mann spart mikrofon nær tingini men nú fáa okur næsta viðmerkjari
bara lakin ger sovæltakk fyri ja eg fari at takka jákup vesvestergaard fyri eina eldhugaða røðu eina góða røðu og nøkrum tiltrongdum orðum her í dag har vit hava hoyrt øgiliga nógv sosialistiskt sosialistiskar tankar ella kas si allan mátan øh og tað evurr nent fleiri ferðnar her eisini at tað hetta fær ongan týdning at hava fyri alivinnuna at at so nógvir pengar verða tiknar úr ogøsso verður sagt her í í einum skrivi at at tað verður farið lætt um tørsrið um tær stóru avleiðingar uppskotið hevur at vinna á kappingarstøguna og framtíðar íløgumøguleikar og ikki minst avleiðingar fyri aðrar vinnur í í í økjum í landinum millum annað tað øki sum sum eg komi frá sum r har tað verður leverað øgiliga nógv til alivinnuna sjálvsagt fer hetta merkjast á nógvum økjum og ikki minst
ja
takk ger so væl jakuvestigurd ja takkfyr hara formaður sjálvandi fer tað merkjast allastaðni avleida virksemið avleidd á virksemis alivinnuni er rættiliga stórt tú av nógv sum serviserað alivinnuni sjálvandis hey tað merkjast tað og so er tað hesin her parturin sum er báðarfúsakapitalur sum klárar at fara inn ymsastaðni har tað kanska eitt sindur ivasamt tað var eisini ávirkað alt fer ávirkan tá ið landið biginnur at skatta seg til hetta yvirskotið alt for stóra ætlaðu yvirskot til landskassan sum plussliga við kørminum sum bleiv lagdar fram í dag var vekk hetta er ein galin hevndhi mann má heldur ansa eftir hvat útreiðslurnar eru og lata vøksturin í samfelagnum sum vinnans skapar vera tað sum okur til ein og hvørja tíð brúka og koyra vælferðarsamfelagi við annars fyrsperalurin mótsattan vegn og so støðga tingini upp til enda

etaks odni skoli ger sovæl fyri harra formaður vit viðgera nú hetta her tøkugjaldið og um eina løtu so fara vit at viðgera veiðugjaldið og í hvørgum av uppskotunum fáa vit nakað boð upp á hvat henda tilfeingisrentan er vit síggja einki roknistykki sum vísir okkum hvat tað er sum vit skulu taka ein part av hvat tað er sum liggur til grund fyri tí pástandinum sum hann kemur við tí í tí tilfarinum sum vit fáa síggja vit eisini oftani at fíggjarmálaráðið metir at eg veitikki hvussu ofta tað kemur fyri ter heilt nógvar ferðirnar telta kemur fyri at teir meta at hetta er rímiligt hvat heldur jakuvestegaard um tað at mann leggur eitt uppskot fram har sum grundgevingarnar har sum grundarlagið er so lítið gjøgnumarbeitt sum tað sum vit veruleikanum standa viðgera í dagtakkyri
ja takk
gersuvæl jakvestigurdtakkfyriharara formaður eg trúði ikki tað fór at bera til í dagsins samfelag at landsstýrið landat ráðini koma við uppskotunum í tingi at mann ikki útgreinar tí hugtøkini man nevna einum uppskoti tilfeingisrentan roknahan út tykur sita við øllum øllum tølunum rokna út sum kundui fyri halda okum til tað so kann eg halda kvat vera rímiligt onkrar annar halda kvat verða rímiligt at taka inn tað er villeiðandi tað av villa íat løgtingið at tosa um eina tilfeingisrentu uttan at siga hvat tilfeingisrentan er eg hevði ikki tóra at komið í tingivið hesa hovrna uppskoti so evði einki nevnt um einki nevnt umsara tilfeingisrentuna viseg skuldi komið í nøkrum fortelja hvat er fyri nakað tilfeingisrenta tykur tosa um fortelj hvat er fyri nakað at blaka blaka hugtøk á tingsins borð uttan at útgreina hvat er fyri nakað tað er djúpt djúpt óserjøst takk fyri harrformaður
ja takk sigði hann at síg viðmerking
susvælharra formaður tað er eitt sum er vandamiklari fyri vinnuna enn sosialisma og tað er tá tá fólk sum ikki eru sosialistar fara at dríva sosialism nei eg meini ikki við hesa samgonguna eg meini farni samgongu tí bulurin í hesum her uppskotinum hvør eigur bulin í uppskotinum hah tað er farna farna borgarliga samgonga kalla ikki borgarliga hvussur so og tað ger at okur standa okur sum eru ímóti hesum uppskotinum okur standa øgiliga veikir í dag okur skuldu ikki havt latið okum lokka fyrri ein hálvum ári síðani til at gjørt bulinso her hesum her uppskotinum tí standa okur veikir í í diskusiónini
ja takk
grsval avestigurd takk fyri harra formaður tað haldi eg eisini kuu ongantíð farna inn ísa glívbreytina sum eitur tilfeingisgjøld hvørsi fiskivinn og alivinnuni og eri púra samdur við jenis a rana eg kann nevna stuttleikara at farni samgongu sótuku kring eit borð og diskuteraði tilfeingisgjald og hvussu teir skulu býtast og tá sigi jenushe her tykur sum ikki eru sosialistar latið tykur vera llat meg heldur orðna tað og tað er anska tað er kanska nakað um tað eg veit ikk eg veit ikki akurát um eg veit ikki akkurát um orðaum orðalagið var akkurát at har men hatta var eitt sineitt sindur av tíð sum viðmerkingin var eisini í dag og tig er nokk nakað um tað men boðskapurin hjá mær herfrá skal vera tal vinna for frið at skapa vøkstur í føroyska samfelagnum soleiðis at okur kunnu koyra vælferðarsamfelagið av vøkstruum ikki skattaokur til vælferð tað var ein galin nevndi eina ferð aftura
ja takk fyri og tann síðsta viðmerkið er christianna
ar poulsen ger so væl takk fyri frá forkvøldi ja enn einaferð so heldur jákup vesturgjørd áfram við at leypa á at leypa á vælferðarsamfelagið men vit vita jú øll at tað ikki er loman sum er tað besta argumentið jákup vesturgjørd var jú partur av síðstu samgonguni sum legði eitt uppskot um nei orsakað um tøkugjald fyri tingið hetta snýr seg um júst sum løgmaðurin segði áðni tað er ein rinda leiður fyri tann framíhjarrætt sum tað er at brúka føroysku ferðirnar og so kundi eg gott hugsað mær og hoyrt hvat ið jágur vestgaard metur skal til fyri at hann og fólkaflokkurin eisini vil vera við í eini breiðari semju takk fyri
ja takk fyri eg skal líka minna á tað skal tosast gjøgnum forkvinnuna ger so væl
kovestigaardfyri frú forkvina eg argumenteraði fyri hví tað ikki var ein leiðukostnaður løgmaður argumenteraði fyri ati vinnan byggir eini hús vinnan byggir skapar virið í alifirðinum og so skal vinna leiðað tað sum vinnan sjálv verður bygt upp eg nevndi dømi við ávíkumar alifinna roynd alifelag royndi at fara víkara av at tað kostaði tíggju gtals milliónir vissu visti eg hugsaðni hjá løgmaður varð rætt so varð tað landið sum fór á víkar og fyrireikaði hetta her húsið sum vinnan skuldi leiga tað er alivinnan sum hevur skapt virðini og skapt virðini á føroysku firðinum og ikki eg ella kristianna vinte poulsen ella løgmaður men tey sum arbeiða har hví skulu tey plussliga leiga frá sær sjálvum hugburðin hjá sosialistum fyri tað fyrsta skalt tú byggja títt hús og so sta tú vistu serliga vist tað gongur gott hjá tær so skalt tú leiga frá tær sjálvum og tað er hetta eitt týðiligt dømi um takk fyri frú forku
ja takk fyri og tann næsti at røða er jørgu niclasen
gersæforkvinna í okkara grannalandm norra hava vit eisini havt eina rúgvu av sosialistum og sosial demokratum og har eru tey farin inn fyri nógvum árum síðan at total brandskattaoljuvinnuna men har ger mann tað at staturin betalir størsta partin av íløgum og tí kann mann siga so kann mann taka ein hægri skatt aftaná men her í føroyum bið man vinnuna gera íløguna og so víðari og tá hon so ber til so leypa vit á eftir pengunum so sigur mann her at at mann skal gera breiðar semjur altso í føroyum breiðar semjur hvat er tað sum er í gildi í dag tað er tøkugjald sum hesir vinstravendu flokkarnir sjálvir hava gjørt framsókn tjóðveldi og javnaðarflokkurin har ið tað hægsta gjaldið var fimm prosent av bruttusøluni men tey klára ikki ein gong at halda eina semju sum tey hava gjørt við hvønn annan tí í dag fýra falda tey hesa her semjuna sum tey gjørdu tá við hvønn annan hetta er somu flokgar hví skulu vit trúgva upp á at áh hetta er tað nú hava vit bara hálvhvalt vinna so verið liðugt tað svarið hava vit fingið í dag játtanarkarmar lagdur fram í hesum játtanarkarmum hevur mann bara framskrivað verandi útreiðslur eingin politikkur í eftir øllum at døma einki vallyfta hjá javnaðarflokkinum høvdu tey øll verið við so iú sulli tar verðu fyri men tað gevur eitt undirskot upp hundrað og trýoghálvtrýss milliónir landskassin komandi ár hevur eitt undirskot upp hundrað og trýoghálvtrýss milliónir so kemur eitt menn tey í uppskotini sum her liggja og nú er tað eg leiti eftir hví ger mann tað tey gera at mann akkurát kemur upp um null og tað vil siga at at mann ætlar at taka hetta inn til eitt hol í landskassanum í hesum játanakarminum eingi skattalatti einki tiltak eingi betra vælferð einki nakað blyndring av fiski og alivinnum mann kemur akkurát upp um eitt null í eitt svart hol skulu hesir pengarnar so hyggja vit ja men hvat kunnu vit so vænta herfráog frameftir jú sambært karminum so skuldu tað gera tiltøk umframt fyri tretivu milliónir til næsta ár hvat verður tað sparing vir tí almenna ella meiratøkugjald og meira tilfeingisgjald eg trúgvi faktiskt upp á hatta seinna tí vinstravend fólk hava altíð tað fyri at tað er tú sund skal betala í k taðer tað er tað vanliga og so í tvey túsund og fimmogtjúgu skulu lesa tretivu hækkup til trýss í sektsogtjúgu upp í hálvfems í sjeyogtjúgu upp í hundrað og tjúgu og so framvegis tað vil siga semjan sum samgonguflokkarnir hava gjørt seg við hvønn annan nú er í stríð við tær semjuna tey ey hanva gjørt fyrr og hesar semjuna koma tey eisini at bróta framyvir tí t hava tey boðað frá í játtanarkorminum sum eru løgdir fram eg royni at siga at vit hava eit gott samfelag og eg rokni við flestu føroyingar halda tað vit hava eitt gott vælferðarsamfelag eisini aftan á borgarligastjórni fýra ár har vit betraðu vælferðina men tað kundu vit gera tí vit høvdu eina vinnu í heimsklassa eina vinnu sum fekk loyvi at fáa pengarnar til at geva enn fleiri pengar at gera íløgur økjaútflutningsfirði seyliga út í hvønn krók pengarnir frá alivinnuni hvat millum fimtan hundrað og tvey túsund fólk í starvi ellivu hundrað fyritøkur eru veitarar ellivu hundrað fyritøkur bara hjá tí eina ælaranum veruleikin er at pengarnir frá alivinnuni í dag seylað út í hvønn krók nú skulu teir úr hvørjum króki í føroyum inn á almennar skrivstovur tað er tað sum liggur í hesum uppskotinum eg sigi almenna skrivstovur tí eftir hesum at døma so skal lata til at tippa okkurt hol hjá hesari samgonguni einki tiltak eingin skattalátti einki nakað er í játtanarkørminum sum av hesum landsstýrinum eru lagdar fyri løgtingið í dag so ja eg vet ikk um tú er logar il at siga de latis alt hop uti men eg vóni at samgonguflokkarnir koma betri tankar
ja takk fyri og tí viðmerkingar út í salinum og hans jacob thomsen
ger sovæltakkfyri frú forkvina nú tosar jørgun niclasen um framtíðarúrslit hjá hesim samgonguni su heur sitið í tveir mánaðar eg haldi okur onnur minnast opartýðiligari enn hann úrslitini hjá landskassan tey seinastu trý fýra árini men annars so kann eg viðmerkja til íløgurnar tær eru roknamær við í kostprísinum tað vil siga at tey betala ikki fyri tað tað kostar íløgum og so er eitt annað sum er kanska meira í viðmerking til fólkaflogsreturikkin yvirhøvur eg havi havt fornoyðilsi at verið við jørgun nicklasen tindhólmi og hann er partaðar har hevði hann viljað latið onnur latið sín seyð gingið har fyri einki tí tað er tað sama sum eg galdaði fyrðinar okur eiði út firðinar og tey verða latnið nøkur fáum sambært fólkaflokki skal tað vera fyri einki men okur onnur vilja so gjarna hava gjald fyri tað takk fyri
ja takk fyri so er tað røðarin já
erso væl nú er tað faktiskt soleiðis at tað eru átjan frá lsíðertinhømi oh tað lata eigararnir glædliga til fólk sum vilja senda ein ein veragjøvning út har í fjør høvdu vit tveir kálvarar eg átti annan og tað var ein annar sum einski átti at hintað sjálvandi all soleiðis fungera menniskju eg havi ikki problemir av slíkum men spurningurin er visti eg var sosialist og eg fann útav at hasin fýrurin kenti nógv upp áanda kálvin so hevði eg verið pylsvakur eftir at fáa pengarnar tað heri eg ikki sjálvandi ikki hann tók kjansur við hesum kálvinum og tað riggaði eg haldi prosent ani hjá ein pengarpautur og tað eri eg so glaður fyri og vit skulu einki gjald haðva fyri at ta sum skuldi ganga r soleiðis eigur mann at hugsa altso fyri at fáa eina menning so mugu vit fáa eldsálir til at skapa og við skapanini so vinna vit øll
ja takk fyri og tann næsta viðmerkið er karlogt herga
prsom takk fyri frú forkvina ja um eg kenni ella um eg skilji jørgun niclasen rætt so er hann serliga ímóti at vit taka tjúgu prosent tá ð vit koma heilt uppeftir ha ma jokulerað á aftur við tølunum aftur og fram so tað er kanska ringt at fylgja við viðhvørt men tað má so vera tað tí at hann legði hann var jú við at leggja hitta uppskotið fram at tøkugjaldi ella steðgaði við tíggju prosent men bara eitt lítið rokiog so blívur minni og minni eftir hjá vinnuni longur longur up kemur tað veit eg ikki tí at vistu vit siga hundrað milliónir null komma fimm prosent av hundrað milliónum tá eru níggjuoghálvfems komma fimm milliónir eftir hjá vinnuni taka vit tjúgu prosent av einar milliard so eru átta hundrað milliónir eftir hjá vinnuni so sjálvt um tú kemur heilt har upp og hevur tjúgu prosent satt sá so er nógv meira eftir hjá vinnuni
ja takk fyri so
røorðin gersovæl hjørgun niclasen lat okkum taka hetta síðsta dømi hjá hjá karlot hergardson hann sigur tað at er tað ein milliard so taka vit tjúgu prosent burturav so eru átta hundrað milliónir eftir hjá vinnuni er tað tað sum stendur í uppskotinum stendur tið hj í uppskotinum at mann skal taka tjúgu prosent av bruttu og tað vil siga ikki bara av vinninginum mann skal hava tjúgu prosent av framleiðslukostnaðinum eisini mann skal hava mann skal hava tjúgu prosent av íløgunum eisini teimum avskrivingunum sum eru so tír iski at hanga hatta roknistykki slettiki saman við hesum tá vit koma upp á hendan høga prísin so fer helvtin í landskassan eg havi til feldis verið í politikki tá partafelagsskatturin var níggjuogfjøruti prosent tað kom lítið jú einki inn hvørja ferð vit lækkaðu hann so kom meira enn og tað sum hendir við at brandskatta eina vinnu so kemur minni inn
ja takk fyri so ar tað
áá lakini ger so væl ja takk fyri fari at takka jørgun niclasen fyri eina góða røðu eisini góðar tankar og eg hugsi um jørgun kundi jørgun niclasen kundi gjøgnum formannin tikið aftur í aftur nakað avtí sum hann hevur ført fram nakra ferði eisini um tað avleidda virksemi sum alivinnan hevur við sær og sumeg síggi har sum eg komi frá hevur ómetaliga stóran týdning fyri alt tað nær samfelagið har og og allan vegin ígjøgnum alt samfelagið víðari gjøgnum ymisk gjøld og skattir og sovíðari hvat hvat fyri avleiðingar fær fær tað at at tøkugjaldið fer so einv
ja takk fyri so er tað røðari
ger sovæltað ringasta sum kann henda tað er at vit fáa eina æluvinnu sum ikki er í heimsflokki longur so fer hen a minka men tá eg hugsi um at skatta hesa vinna her er kanska millum fimtan hundrað og tvey túsund fólk í starvi sum hava sína dagligu inntøku og nógvar eru høgar av teimum betala skatt í landskassa í kommunukassa afturat tí eru bara hjá tí einu alufyritøkuni ellivu hundrað undirveitarar ellivu hundrað aðrar fyritøkur sum hava samsýnivíst fleiri túsund fólk í starvi sum eisini fáa inntøku og betalaskatt til land til kommunur og øll hesi tá tey hava betalt í skatt so mugu tey keypa mat og annað og tá betala tey so mveg og so betalir felagi partafelagsskatt vinningsbítiskatt so at her bara omaná tað so tí er hetta her ein ovurskatting av einari vinnu og hetta her er ikki rættur veður at fara lat alivinnuna heldur hava møguleika til at vaksa so tað eru meira pengar at skatta heldur enn at skatta somu pengar
ja takk fyri og tann síðsti at viðmerkja hesin umfarin er árniskot
øllikerðsval takk fyri frá forkvinna eg havi hug at spyrja jørgen niclasen gjøgnum forkvinnuna um hvat hann heldur um hetta at vit hava fingið eitt uppskot lagt fyri okkum ella faktiskt tvey har sum tað einki er gjørt burtur úr at forklára ella vísa á hvat tað er sum mann ætlar sær at taka ein part av tað verður ongastandis einki roknistykki einki taleksempil sum sigur hvat tað er vit ætla okkum at taka ein part burturav inn í landskassan men mann sigur í eg veit ikki hundrað ofta hundrað fer at mann metir at mann metir at metingin er at men tað er einki hondfast einki hondgrípuligt taldømi í tilfari

jørgunniclasen gersælj vissi ið mann lurtaði eftir samgonguflokkunum tá tær sótu í andstøðu so heglaði eg tað niður yvir undanfarna landsstýrið at mann ikki hevði roknað tilfeingisrentuna ú tá at mann ikki hevði greiðar og nágreiniligar útrokningar av hesum a hasum men nú eru tey komin samgongu nú koma teir við einum uppskoti nevna hugtøk sum tilfeingisrenta og so víðari yvirnormalur vinningur og so víðarimen ter eingin rokning upp á hvat tað er einki og tá ið eg so lesi játtanarkarmarnar sum hendan samgongan er komin við so hava tey við framskrivingum eitt undirskot hett hesi uppskotini gera at tey akkurát koma upp um null harfrá má teirra uppskot verða gjørt soleiðisnar at j tvey túsund og fýraogtjúgu kann geva bikkuligt sindur meira enn um og tað er ikki gott nokk arbeiði
ja takk fyri og tann næsti at røða er landsstýrismaðurin høgni hoydal
ja frú forkvinna øherhard joensen hevur av røttum spurt um eina neyvari meting eghaldi fleiri gjørdu tað eisini um hetta sum kommunurnar missa beinleiðis av mistum partafelagsskatti við hesum uppskotunum og eg skal gjarna geva geva erhardi og og vinnunevndini betri upplýsingar men tað sum vit hava mett í hesum uppskotinum tað er at um henda skipanin hevði verið galdandi í ár í tvey túsund og trýogtjúgu við teimum meting sum er fyri fyri fyri restina av árunum so hevði so høvdu so høvdu tveyhunrað tólv milliónir krónur meira komið inn í landskassan av tøkugjaldi inni við verandi skipan og harvið hevði partafelagsskatturin minkað áttaogtretivu komma tríggjar milliónir krónur og av teimum eiga kommunurnar tretivu prosent taðvil siga ellivu komma fýra milliónir og tað er hetta talið sum og tað kann landstýriskvinnan í fíggjarmálinum vátta tað er hetta talið suligur til grundfyri at mann hevur sett tað til tvey prosent aftan á samráðing fyr kommunurnar tað skuldi verið tað skuldi verið tað tv tey tvey prosent skuldu verið nokk til a hilduð kommunurnar skaðaleysar av tí mista partafelasskattinum men einaferð einaferð enn hetta tekur ikki hædd fyri eitteit sindur meira enn tað tvey prosent og alt efti hvussu hvussu hvussu hvussu tað gongur tað tekur ikki hædd fyri at at tøkugjaldið nú kemur a ti at kunna fíggja ymsar aðrar skipani har mann kundi kompensera kommunurnar fyri tær sum hava nógva aling ella talað eldri borgarum ella talað av børnunum í dagstovnunmi framvegis so eg vóni tað er at fyribils nøktandi svar til formannin í vinnunevndini men sum sagt vit skulu nokk senda øll tey tøl vit annars hava og tað sum stendur í viðmerkingum tað er at mann sum minsta mark skal kompensera kommunurnar fyri tað sumtær missa og tað ber til at rokna út hóast vit vita tað at alufeløgini hava jú tá tær rinda partafelagsskattin út so hava tað sjálvar kunna gjørt av í av í ovísan mun í hvørjari kommunu tær rindast út í mun til tæirr so tað ber til at taka hadd fyri tí men men men tað er eitt tað tað e eit sinuraveinum roknistykki men endamálið er at tað vera kompenseraðar hundrað prosent fyri sær atsum að missað í mistum so tað var tað so tað var tað svari til erhard jons annars að at takka fyri orðaskifti tað bleiv ímóti endanum meira meira prinsipielt politiskt um hvussu mann sær hvussu mann byggji tjóð og land og vælfarðarsamfeløg vælferð og eg skal ikki siga so nógv um tað tí at tað er ein meira partapltisk diskusión sum er klokkan far inn í meg haldi ikki gera mær sum landsýrsmaður beint nú men til orðaskifti um hetta við at nýta orðið tilfeingis rentu tilfeingisvirði og annað tílíkt tað vit hava valt at at brúkt í hesum uppskotinum tað er at hetta er eitt gjald fyri tann serliga avmarkaða framígjararættin til at reka alivinnu í føroyum og tað merkir ikki bara tað gjald fyri at brúka firðirnar tað merkir tað at vit við lóggávu hava sagt at tað eru bara so ov so nógv sum sleppa framat firðuna í føroyum og vit hava býtt har upp við reglum og lógum og metingum soleiðis í dag hava trý alifeløg sum ikki hava ein stóran lut eitt felag hevur umleið hálvfjers prosent av tøkuni og so hava hini minni og tað er tann avmarkingin sum vit gera sum land og tjóð og politisk skipan sum ger tað at virðið av at koma framat hesum her vinnurættindunum fáa eitt stórt og tí havi eg valt ikki t ikki at samanbera tað við tilfeingisrentuna sum ek kun rópa tað í fiskivinnuni tí at í fiskivinnuni geva vit geva vi eisini eina avmarkaða atgongd til fær tað eisini et stórt virði um vit umsita fiskastovnarn rætt sum vit tíverri ikki hava gjørt har er tað hóast alt náttúran ella ella skal eg siga tað vorði harra sum skapar tað ríkisdømi sum á hvørjum ári verður skapt á havinum og tað geva vit summum atgongd at fara út og fáa hendur á alivinnan er øðrvísi í so máta er ein framleiðsluvinna har hon framleiðir helst eisini er hjálp frá várharra úr tí minsta egginum og og siðlunum rogninum til tað kemur í eyga og til laksin verður og tað síðsta viðmerking at gera tað er afturet her við at tað bleiv við at verða sagt skal manskal taka hædd fyri íløgum tað er í hesari skipanini har vit byggja víðari á uppskotið hjá magnus rasmussen tað er tikið hædd fyri ílegum tí at tá vit seta framleiðslukostnaðin so er tað sum tað so væl verður lýst í uppskotinum hvat taka vit við vit taka eisini avskrivingar og tí er tað ikki rætt tá tað era ført fram at hetta ikki tekur hædd fyri íløgum og eg haldi er ein rímilig skipan at mann fær drigið t í framleiðsukostnaðuri fær allur kostnaðurin av sum tað sum sum alivinnurnar sum alivinnan brúkar upp á at framleiða heilt frá frá tí fyrsta rogninum til tað verðr blandað við syðlunum til tað kemur í eyga og so framvegis allnar kostnaðurin o eisini tær stóru íløgurnar sum alivinnan hevur gjørt á landi til tess at fáa størri smált áðrenn útseting og so framvegis so framvegis og við øllum við øllum tíð til samans so er tað framvegis etti mínum tykki ein heilt rímilig skipan sum framvegis fer at skapa eina eina alivinnu í heimsflokki og eg kanv bara a minna á at tey somu argumentini sum nú verða brúkt a teimum sum er mest ímóti hesum tey blíivu søgd tá mann fyrstu ferð koyrdi eitt lítið gjald upp á thálv prosent á tá segði mann eisini at alt fór at enda galið um man fór at branska ta vinnuna og so framvegis og hygg eftir hvør støðan er í
ja takk fyri so er har joensen til eina viðmerking gers væl

forkvinna fyri at venda aftur til hetta her við kommununum ø høgni hoydal so grundin ati eg seti spurnaartekið við tað tað er tað at tað stendur øgiliga greitt at tær tvey prosents skulu taka stiga av av tøkugjaldinum vistu okur fyra styttakum tøkugjaldið er fimm hundrað milliónir so tað skattliga virðið av tí sum kommunurnar koma at missa sjeyogtjúgu miliónir tað skattliga virðið av hesum her fimm hundrað milliónum fyri kommunurnar betí sjeyogtjúgu milliónir og vist mann so tekur tager tað og visti man so tekur og sigur í lógini at tað er tvey prosent ið skulu in taðvisia so koma tíggju milliónir inn av hesum fimm hundrað milliónum tað skuld ver ein manka upp á seytjan milliónir hevur mann altso er taðer tað mínum høvdi ær heilt galið við ella er hetta roknistykkið gjørt upp á ein heilt annan máta tað er líka sum míni tað er líka sum mýn mín spurningur tí tí her er altso á manku upp á seytjan milliónir visti ann visti mann vistimann roknar skattiliga virðið av hesum fimmhundrað milliónum so blívur an manku til kommunurnar á seytjan miliónumtakk fyri ja takk fyri so er tað landsstýrismaðuri
eg haldi ikki er nagð galið við høvdinum hjá errardi joensen og eg eri sannførdur um at hansara hansara høvd er munali betri at rokna inna mítt høvdið og tí havi eg sjálvandi hildið meg til tað sum er grundarlagi fyri teimum dugnaligu fakfólk vit hava tað roknað efta ær og tað sum eg vísti á og tað taka mer ikki at tú skattiliga virðina av í vit siga tað at taka vit dømi tvey túsund og trýogtjúgu um hetta upskotið evðiverið samtykt frá ársbyrja so øvshøvdu so høvdu alifeløgin í goldið tvey hundraðog tólv milliónir krónur meira inn í ý í tøkukjaldið en at gera í dag og virðið av tí tí a tí at tíuhetta verður tekt av hetta verður sekt av áðrenn partaskattin tað hevði verið at tann samlaða minni inntøkan av partalagsskatti hjá landi og kommunum hevði verið verið áttaogtretivu milliónir og tretivu prosent av tí er so umleið ellivu milliónir og úfrá tí havi vit mett at tvey prosent er nóg mikil at kompensera fyri tað tað missu partalagsskatti men tað kann væl vera tí sita við fyrivarni tað kann væl vera at eirad joensen eg eit annað roknstykki sum eg gjarna skal taka upp fy við embæðsflólkini men hatta er tað sum eg kann halda meg til tí eg dugi verri at rokna enn enn er har joensen
takk fyri og tann síðsta viðmerkið er jørga niklas
gersæfrú forkvinna eg fari ikki at beint nú at royna at fáa høgna hoydal at skilja at hann skal ikki br anska hatta vinnunað men eg fari heldur yvir á hetta her er onkur sum hevur leiðar at er á einum øki og tí skal pettala eina leiðu sum so er er hundraðtals milliónir tað e som nakað annað men eg hugsað mær hin spurningin hvør eigur firðirnar eg veit í hvussu so er at tað er eitt havnamerki og vissu nakað skip dyttar sær inn um tað havnarmerkið so skal mann betala til kommununa til havnina h men hetta her uppskotið eisini sigur at tað er er er landið sum eigur og skal hava til inntøkurnar eg skal so landið eisini hava av av havnargjaldinum og so tann næsti spurningurin tað er kommunurnar skulu fáa tvey prosent ta er mistu partafelagsskattur hvussu skal tað býtast er tað nú soleiðis at taer fólkatalið oð nú skal mann oysa meir niðari í kommunukassan í havn
ja takk fyri landsstýrismaðurin vr
y gersæseinast eg svari nei eg haldi bæði undirritaði og løgmaður hava víst á at vit vita eisini na hvussu ynskt ynskt at at parturin var størri hjá kommununimehelta er ein sá ein samráðing sum farin fram við kommunurnar tí endamálið er júst tað at at hesi gjøldini skulu vera við til at fíggja vælferðina í øllum landinum og eisini at kunna lækka skattingina á tað vanliga lønararbeiðið tann vanliga løntakaran umframt tænastur t í eldrarøkt dagrøkt og annantíðiligt út í kommununi so nei altso ætlanin er at býta tað eftir tí sum tí sum í dag fellir í partafelskatti til kommunurnar og brúka neyvt tað roknisstykki fyri at kompensera so tað verður so tað verður hundrað prosent skaðaloysi fyri kommunurnar av hesum og hin hin hin hin spurningin há jøgun niclasen farið bara svara upp á tann mátan at tað er fólkið sum eigur firðinar fólkið í føroyum eigur náttúruna sjálvandi er eingin føddur til at eiga meira í einum fjøruti hvørki eg ella jøgun niclasen tað sum túran skapar eigur fólki og tá ið vit so vit lóg regulera atgond tilta náttúrutilfeingið so skal tann eykavirðita hevur at fáa ein avmarkaðan og ógvuliga eykslusern rætt til tað sjálvandi falla inn til fólkið tað eru tað stutta svari og har eru vit nokk slettiki samdur við jørgun iklassen og fólkaflokki tíverri men hatta er grundleggjandi í einm vælferðarsamfelagi at tað er fólkið sum eigur tær felags náttúruresursurnar øll lond sum hava slept tí eru endaðir í tí svarta

ja tað er ein øgilig jammur nú standa teir borgarligir kø fyri at verja ælarar ímóti leigugjaldi fyri firðirnar hevði mann sæð sami ung umsorgan tá okur skuldu játta ein hjálparpakka upp á tólv milliónir til sperdar føroyingar nei ttá vóru aðrir tónar tólv milliónir meir til sperdar føroyingar fingu allar alarmar at ýla tí hetta fór at elva til prísvøkstur og inflatión nú ætla okur at taka eitt sindur meir inn frá alivinnuni hetta tálmar so sanniliga prísvøkstri og inflatión men nú standa grátikonurnar í kø nú stendur deyðin í durinum tað eru tvey ting sum eg vil minna tykkum á í mun til hjálparpakkan sum var til illa sperdar føroyingar so eru verjurøðurnar í dag fyri einari branski sum eru hálvfjerðs prosent útlendsk og alivinnan er ikki illa sperd hon er sunn og sterk og hon er sloppin alt forbíliga í nógv ár men tað er etther eg ein stóran og tú ein lítlan tey borgarligi eru kølblá tá tað kemur til pallibomar sanni og knalletandi reyð tá tað kemur til tær stóru vinnufyritøkurnar so hvørji eri hvørjir eru hesaher ektaðir sosialistarnir tað sum mann sigur er mann ofta sjálvur her er talan um at taka meira inn ja men eru tað órímiligt nei tað haldi eg ikki fyri tað fyrsta verður tatlit tikið til um framleiðsla mell runt tak ein frisør ella ein handil í sms til dømis tey hava ikki tær sømdirnar teirra húsaleiða er føst óðansæð hvussu nógv tey klippa ella selja alifyritøkurnar betala leiðið alt eftir hvussu gott tey klárar seg klára ter seg illa so set okur leiðina niður eg kenni eitt annað stað har mann ger tað tað er í kovøsum fyri íverksetarar spyr ein bilmikanikar ella ein frisør um tey ikki kundu hugsað sær hesar treytirnar visti okur taka hesa talvuna sum sum okur hava skotið upp vissti ein ælaru kemur at nei við seg tøkugjaldið verður fýra hundrað milliónir so liggur ein komma átta milliard eftir áðrenn skatt úti hjá úti í tí sektorunum hjá ælaranum og skuldi tað hent at prísurin fer so langt upp at tøkugjaldið verður heilar túsund milliónir ein milliard tað eru svimlandi upphæddir tá tá liggja tvær komma seks fimm milliardir eftir úti hjá alifyritøkunum í tí geiranum so her er ikki talan um nakað hóttafall lat ongan billa tykkum tað inn tað er bara ein roynd at prutta prísin niður og hví skulu okur taka meira pengar inn frá vinnuni kunnu ikki babara lata vinnuna fáa frið og lata pengarnir vera úti í vinnuni og lat hanna gera sum hon vil nei vinnan skal ikki fáa frið tað at okur í dag hava heimsins bestu alivinnu tað er so sanniliga eisini takkað fyri tí regulering sum okur settu í verk tá ið alivinnan fór fyri bakka av iðla og sjálvandi skal alivinnan eisini betala fyri at leiða firðirnar hjá okum og endamálið er at okur skula fáa alt samfelagið at hanga saman okur hava innfrákervi skúlar almanna og heilsuverk sum alt skal fíggjast og sum er verður alt for nógv fíggjað við inntøkuskatti frá palliba og marsannu og alt ov lítið av vinnuni hetta ynskji okur at broyta takk fyri
ja takk fyri og jørgen niklas
eina viðmerking gersovæl frú forkvina aftur ein hætsk tala ímóti vinnuni men tað eru vinstra vønd fólk men tá ið hann tá ið erling eidsgaad skuldsetir okkum borgarligur fyri ikki at vera sosial so má eg altso tala at eg veit ikki um tað er hent fyrr at eitt mál p á vanligan hátt fari so skjótt ígjøgnum tingið sum júst hesin her hjálparpakkin og tað var altso við formanninm í trivnaðarnevndini sum stendur her tað tók landsstýrinum tríggjar mánaðar at koma av hesum uppskotinum sjálvt um tað var stórsa akkurát líka sum tað sum varð samtykt av teimum borgarligu í fjør og eg syrdi fyri at nevndin avgreiddi málið skjótt soleiðisnar at tað kundi verða samtykt áðrenn páskir men erling eidsgaard kundi fortalt mær fyri ta humdi er samtykt s eg nakað útgoldið hava tey fingið tað okkara lutur lá ikki eftir í seinasta samgongu vórðu vit sanniliga sosial bygt eina røð av heimum og sovíðari men fyri at kunna vera sosialur má
ja
ja takk fyri og so er tú røðarin erling eitur skorið gerst væl ja takk fyri ja jørgu niclasen eigur sanniliga rósauppiborið fyri at koyra hatta málið skjótt ígjøgnum trúnaðarnevndina tí tað gjørdi hann og havi eg hoyrt um og tað er alla eru verkt tað sum eg meini við tað er kjakið sum var tá ið ok skuldi havt eina nær hjálparpakkan ígjøgnum ikki bara hesi ferð men eisini næstseinastu ferð tá ið tað málið var uppi tá bleiv tað snakkað upp í leypar um at hetta fór at koyra samfelagið á húsagang at prísirnir fóru upp og at inflatiónin fór at eksplodera tá mann koyrir ein hjálparpakka út eg hoyrist ikki tað sama prátið tá mann snakkar um at gera út til ælivinnuna ella fiskivinnuna tað er tað eg meini við
takk fyri ja takk fyri tað er ein viðmerking afturat erar
gersvæltakk fyri frú forkvina eg r ikki samdur við elling eidsgaar at tað var eitt eitt øgiligt kjak umumteir hjálparpakkarnir tær fóru ígjøgnum tingi og tað var ein samtting sum koyrdi tær ígjøgnum øh og eg haldi at tað er skeivt eg dámi ikki tá man ø hesin vinkulin sum erling eidsgaard kemur inn á at mann setir pallebaomarsannuni upp ímóti vinnuni tá tað snýr seg um at reka tað føroyska vælferðarsamfelagið tí eg haldi at tað er grundleggjandi skeivt at seta vinnuna upp ímóti borgarunum tí okur hava akkurát líka nógv brúk fyri øllum okur hava akkurát líka nógv brúk fyri landssjúkrahúsinum í almannaverkinum og og bakkafrost og hitnifjórt tað er eingin munur á teimum eg haldi man skal lata vera við tað er ein óskikkur at seta vinnu og borgarar upp ímóti hvørjum øðrum hvør betalir mest tilhvønntakk fyri
ja takk fyri og so er tað røðarin erlingeide
ja takk fyri e eg haldi at tað er rímiligt at gera tað tí tingini hanga saman vilsti okur ikki taka pengar inn frá vinnuni frá fiskivinnuni og frá alivinnuni og øðrum vinnunum okur hava í landinum so noyðast tokur at taka pengar inn onkr aðrastaðni og inntøkuskatturin í føroyum er ríkiliga høgur hann kundi verið lekkaður markant við sjokutóki tey gjøldini inn sum okur áttu at tikið takk fyri
ja takk fyri og tann næsti at røða er bara á steini
takk frú forkvina tað erkan masn sigaáhugavert at hoyra kjakið í dag og tað ljóðar sum um at ja ja og eg ynski tað eisini alt fer bara at ganga væl prísirnir verur topp framleiðslan verður topp eingin sjúka einki nakað vit skula bara blayða fimtan sekstan ára aftur í tíðina tá var útflutningurin av alifiski hálva milliard altso fimm hundrað milliónir í dag er um tíggju ferðirna so stór fimm komma fimm milliardir tíbetur tí annars sevði tað føroyska samfelagið slett yvirhøvur ikki havt ta ríkidømi hvørki vinnan ella føroyski borgaran okkara heilsuverk almannaverk skúlaskipan og sovíðari taðhevð verið í einum heilt øðrum støði vissu henda vinnan ikki vælkomin sum eitt nýbrot inn í føroyska búskapið tað at vinnan hevur gjørt tað gott hevur dugað væl lagt til rættis við góðum regluverki rundanum se hevur gjørt at vinnan hevur ráð at gjalda eitt tøkugjald skattir og sovíðari og at seta sum undanfarni røðari borgaran í mun til vinnuna so er eingin ivi um at hyggja vit eftir teimum seinastu árunum so er ein nógv nógv størri partur av teimum samlaðu inntøkunum hjá landskassanum frá vinnuni heldur enn frá borgarunum landsskatturin er alla tíðinar vur tillagaður soleiðis hann er ein sovorðum rímiligur partur kommunuskatturin er kanska hækkaður nokk so fitt tey síðstu árini men vinnan er tann sum hevur rindað meira og meira inn í ymiskum gjøldum og skattum tí tað hevur gingið væl tapilagiska skal líka nevna er eisini komið inn sum eitt gott ískoyti til ta føroysku vælferðina bæði hjá borgarum og hjá vinnuni

ein felagsnevnari er tá tá talan er um tøkugjøld tilfeingisgjøld og at broyta karmar fyri vinnuna tað er sambandsflokkurin sambandsflokkurin verið við allan vegin vit vóru við til umstruktera fiskivinnuna mitt í hálvfemsunum vit vóru við til umsoktorera alivinnuna í nullunum vit vóru við til at seta tilfeingisgjald á fiskivinnuna fyrstu ferð tvey túsund og ellivu vit vóru við at seta tøkugjald á alivinnuna í tvey túsund og fjúrtan haldi eg tað var og hvørja ferð sæt sambandsflokkurin á odda í teimum samgongunum sum hava innført hesi gjøldini men nú ljóðar tað sum um her ogfrá jamen sambandsflokkurin er í mótur og hvat er at tað vera teir borgarligur viljurskiftar her vinnan skal bara hava allar pengarnar vil ikki taka nakað inn og so víðari jú tað vil sambandsflokkurin men við rímiligheit við rímiligheit tí vit vita at bæði skulu til vit skulu kunna hava eina vinnu sum kann standa í besta blóma hava ráðini til ikki bara at endurnýggja seg men at menna at nýmenna at koma við nýggjum tingum hava ráð til at satsa sum vit vita at hendan vinnan sum eil umrøðar er í dag aluvinnan hevur gjørt í ríkiligt mát tað er ikki so fáar tíggjutals ella hundraðtals milliónir sum eru farnar onkur vil siga fyri sjeyti tað eru teir tó ikki tað eru royndir gjørdar sum hann hevur lært eina rúgvu av sum eru mislukkaðar sum ikki eru eydnaðar fyrstu ferð men kanska hepnasta næstu ferð ella triðju ferð ella fjórðu ferð men av tí at vinnan hevur havt loyvi til at tjenapengar hevur eisini dugað at kent pengar so herð hon eisini torað at satsa eitt annað av hjartamáli hjá sambandsflokkinum er meir virking nú komi eg inn á hetta málið meira konkret meir virking í víðastu merking hevur sambans lokkum altíð strýðstfyri betraða marknaðaratgongd fyri meir virkaða vøru ikki minst men tíverri eru vit ikki komin har til enn alivinnan er gott á veg ein triðingur hevur verið málið helvtin er kanska nú málið at fáa meir virkað alifiskin trupulleikin sum eg síggi íð hesum uppskotinum blívur tá ið tú tekur tjúgu prosent inn tá prísurin er góður lat okkum siga ein llaksuferð upp á fýrs krónur kilo tú tekur tjúgu prosent inn tað er sekstan krónur skalt tú ssta mótir at framleiða hendan saanlaksins persjónur og kanska bara fáa trýss krónur fyri hann so staðin fyri at tjena fjøruti krónur kilo páhanda laksi minus sekstan krónur tavil siga fýraogtúgu krónur so tjenar tú kanska fýra krónur kilo visti tú fert at gera persjónur og tað er tað sum eg síggi ta størsta avbjóðingina við hesum høga gjaldinum tí vil eg spyrja løgmann er nú er landstýrismaðurin akkurát hann mátti fara er hetta nakað mann vil semjast um ella er hetta bara nakað mann sigur og ikki vil gera men vil mann gera eina semju um hetta her og eg vóni tað at vit kunnu finna ein ein millum vegin millum uppskot hjá sambandsflokkinum og tað sum landsstýrið er lagt fyri soleiðis at vit ikki taka einsta mangi hjá vinnuni at fara meirvirka og lata okkum so í felag samgongu andstøða orsaka frá orkina heilt stutt vísa í verki at vit klára at gera eina semju sum heldur yvir ár frameftir til gagns fyri alt tað føroyska samfelagið vinnu og borgarar og okkara vælferðk

síein erna viðmerking ger sovæl ja takk fyri ø frú forkvinna tað hevur verið fleiri ferðinar róð framundir hetta her við óávirkaðum laksi og virkaðum laksi at tað er vansað við uppskotinum sum nú fyriliggur men kanna ikki eisini vera ein fyrimunur tí at oftas er tað soleiðis at alufyritøkurnar hava eina langtíðaravtalu vist tað er meirvirkað í mun til tá ið prísirnr er høgir tað kann vera eitt øgiliga stutt tíðarbil at tað er eisini fyrimunur hjá alifyritøkum at hava framleidda vørur í í langtíðaravtalum so tað tað pjøvist ikki at vera so so ringt fyri alufyritøkurnar ati at at tað er munur á pá hendan mátan men annarso hevurhava fleiri av okkum eisini verið inni á at mann kann hyggja upp á hatta her og vita um mann kann deferensera í prísunm soleiðis at mann tekur hætt fyri teimum meirvirkaðu vørunum
ja takk fyri bárastein
gerstakk frú forkvina tað er soleiðisnær at marknaðarkreftirnar eru galdandi á altjóða marknaðinum í øllum førum og tað vísti seg at tá ið norðmenn begynta snakkað um hendan her eyka skattin og øll alivinnan norra fór svart tey steðgaðu at gera langdiar kontraktir á persjónum við tí úrsliti at prísurin eksploderaði eisini fyri tann føroyska laksin persjónsframleiðsluna og tí er hann góður í løtuni samstundis sum tann óvirkari laksurin er so hevur so høgan prís sum hann er í dag so alt hongur saman men vit mugba ansa eftir at vit ikki taka tað instamangivekk tí eg eri samdur við anniku olsen gjøgnum forkvinnuna at ja upp á longri sygt eigur tað at vera ein fyrimunur fjá okkara alivinnu hava langtíðar kontraktir men við teimum ovurhondsgóð prísin sum hava verið so hevur millum annað erhard joensen sum kennir vlvinnuna aluvinnuna víst á at í níggju av teimum seinastu tíggju árunum hevur alsentað psan hjá alivinnuni í føroyum givið undirskot tí at tann føroyski laksurin hevur fingið ein sergóðan prís hesi árinitakk frú
ja takk fyri so er tað keili holm johannesen sum verður tað næsta at røða ja ger so væl
takk fyri frú forkvinna nú havi eg sitið her í nakrar dagar og lurtað eftir og tað er nakar positiveg haldi tað er tað at vit hava fingið breiðar semjur um nøkur ógvuliga týdningarmikið mál fyri tað føroyska samfelagið fíggjarlógin var eitn fantastiskt semja og nú eru tvey mál fyri sum hava eg haldi tann størsta týdningin fyri at vit kunnu betala fyri millum annað krøkkur og upphæddurvenjing til okkara borgarar og tðr vinnulív og erhard joensen segði tað øgiliga væl at eg haldi ikki vit eiga at seta vinnulívið upp ímóti borgaranum altso vit eru ikki fíggindar vit eru avhangu av hvørjum øðrum vit eru avhangur av við at stuðla hvørjum annan nú sat tit sjálvur og seldi laks beint áðrenn alivinnan fór á heysini úti á fiskatrøluni tá sat og seldið fyri fýraogtrýss føroyskar ælarar tað var listin hjá mær tá vit seldu laks á eropeiska marknaðinum og vistu tit minnast tað so fór eina lifyritøka niður til danmarkar í hirsals fyri at gera sær eitt stórt roykivirki tí at handilssáttmálin var forvánaligur tavil siga at mann bleiv í eina ferð stutta tíð ein tað størsta roykivirki í europa so ati at fáa semju um eitt sovornt mál sum hetta her haldi hevur óalmindiliga nógv at siga fyri karmarnir hjá okkara vinnulívi og vit mugu eisini ansa eftir at vit ikki taka so nógv at vit drepa vøksturin bæði í ráðvørusøluni og í persónssøluni at amma víðari virðisøki vørurnar í nógv størri mun enn vit gera tað í dag og vit kunnu fáa eitt so nógv ríkari samfelag nú rut vang glegðir karmarnir fram aftir eitt hall í fýraogtjúgu vissu vit megna tey næstu tvey árini at fáa eina betri handilsavtalu við es so kunnu vit virðisøkja okkara útróst fyri bygdheim og tað er tað sum vit skulu fara eftir tað er níggju túsund partaðar í dag haldi eg bakkafrost og har r nógvir pengar komnir inn kapitalir fyri at tær kunnu útbyggja vinnuna soleiðis at lagkakan hjá pala elfsn kann blíva so stór sum møguligt og vera so stór sum møguligt tí er tað viktigt eisini um mann kann eg at mann kann rokna eina resursurent út sum er fakliga vælgrunda sum øll kunnu diskutera úti frá einum tali tí illa blívur tað bara tað sama at vit hava ymisk støð og vit ikki hava eitt tal hvat er tann føroyska resursurentan og í alivinnuni e eg haldi ikki mann kann kalla tær resursurent í alivinni tað er meira í fiskivinnuni so ein breið semja her hevði verið fantastisk altso vistu mann kann geva eg eitt sindur bæði samgongu og andstøða at mann kann prøva at geva so nógv at mann kann fáa eina breiða semju tað hevði verið fantastiskt fyri okkara vinnulív fyri okkara útflutningsfyritøkur og alufyritøkur og eisini fyri okkara fiskivinnu tí ati er tað nakað sum vinnulívið ynskir so er tað stabilarkarmar ikki broyta karmarnir alla somlu tíðina altso vinnulívið arbeiði so hart og fyri at koma her til tað ha verur so nógvir barrdagar eisini í politisku skipanini í hesi tíggju ellivu árini altso samgongur er skrædnaðar fyri at koma her til sum vit eru komin so eg haldi at tað var ein umburð r samgongu sum var í útvarpinum segði tat mann arbeiði við t aat fáa eitt roknstykki um einari resursrentu soleiðis at øll kunna hava tað sama at diskutera út frá at mann ikki tekur for lítið og at mann ikki tekur for nógv tað er viktigt og at mann ikki setir fólk upp móti hvørjum øðrum vit eru øll partur av tí føroyska samfelagnum vit skulu liuga her vinnast skavar góðar karmar og vit skulu hava nokk av pengum til at betala fyri okkara sjúkrahúsverk og okkara almannaverk so tað er ongantíð o stóra so stóran týdning sum við hesum málinum er at vit prógva atað eina ferð afturat at vit kunnu fáa eina breiða semju tí at illa verð tar bara broytt aftur og vit mugu ikki liggja og broyta og skjússa við okkara høvuðsvinnu hon er nógv foralvorlig hon er nógv for viktið fyri okkum sum land nógv for viktig takk fyri

jensen ger sovæl til eina viðmerking takk fyri frú forkvinna ja eg vildi bara viðmerkja tað at eg haldi at kaleo holm johannesen hann leggur eina øgiligani prapragmatiska og semjisøkjandi linju í hesum málinum og eri samd við honum í at hesi málini bæði við viðgerða í dag at tey eru øgiliga stór og týdningarmikið mál fyri okkara land eftir útflutningsvinnurnar har sum vit fáa okkara inntøkur úti frá og at ja bara at nevna tað aftur at tað var undir honum sum løgmanni at mann knasetti hetta her prinsippið við tilfeingisgjaldinum á á í fiskivinnuni so hann veit hvat hann tosar um
takk fyri frú forkvinna ja takk fyri so er tær røðarin aftu
gerst væl ja tá vit fingu ta inn fyrstu ferðirnar tvey túsund g ellivu tá bardise eg og ein annar formaður í tveir mánaðir fyri tretivu milliónir og tað hvíki upp á tal og vit vildu hava tað inn og tað byrjaði við tretivu milliónum og ein samgonguslitið og einari minnilutasamgongu tí e sigi at dysturin her til verið ar og tí haldi eg at nú eiga vit tá vit hava gingið tólv umgangir í bóksiringinum at nú eiga vit synt tin at lena okkum ímóti hvørjum øðrum staðin fyri frá hvørjum øðrum og finna eina semju um okkara høvuðsvinn tað er mítt størsta ynski
ja takk fyri og orðaskifti er komið at enda og uppskotið tað verður so beint í vinnunevndina og tað næsta málið á skránni er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar null seksoghálvfems tjúgu tveyogtjúgu og tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um veiðugjøld fyri fiskiskap og tað er veiðugjaldslógin dagføringargjøldum veiðugjald fyri lorni og heystskítandi sild og og strikan av undantaki frá heimaflotan eg skal biðja um framsøgufólk ger sovælja takk og tann føsti at røða er eykun samuelsenger so væl
ja nú fara vit undir eitt annað lógaruppskot viðgerðin av einum øðrum lógaruppskoti tað er broytingar í løgtingslógini um veiðugjøld fyri fiskiskap og sum tað hevur verið framgingið eisini av orðaskiftinum í tí fyrra málinum so hevur samgongan sett sær fyri at ein størri men rímiligar partur av tí sonevndu tilfeingisrentuni skal koma eigarunum av tilfeinginum til føroyafólk til góðar hetta var eisini tað sum samgonguflokkarnir fóru til væl upp á økta gjaldið fyri tilfeingi tað kann vera ein partur av fíggingini av okkara framtíðarvælferðarsamfeag eg kann nevna og styttri arbeiðsviku og ein partur fer sjálvandi eisini í búskapargrunnin fyri at megna at fíggja okkara vælferðarsamfeag í framtíðini so er tað neyðugt at vit øll lata okkara part men hesin partur skal vera rímiligur bæði tá tað kemur til vanligan landsskatt og veiðugjøld fleiri vit eru ið spaða til landshúsarhaldið rímiligari verður gjaldi fyri hvønn einstakan skattgjaldara og vinnuna frú forkvinna eg hevði skrivað mær niður at øll politiska skipanin er samd um at vinnan skal gjalda fyri atgongdina til tilfeingi men eg kanska má siga nærum øll tá ið nú havi eg hoyrt orðaskifti sum hevur verið áðrenn men spurningarnir sum skilja er kanska hvat fyri meginreglur skulu galda og hvussu høgt gjaldið skal verða h hetta uppskotið tað snýr seg um trý viðurskifti tað eina tað er at talvan sum ásetir gjaldið verður broytt og dagførd tað kom aftur til hpunkt tvey tað er at øll fiskasløg og allar kvotur skulu gjalda veiðugjald og sum tað triðja at kommunurnar fáa ein part av veiðugjaldinum sum endurgjald fyri minni partafelagsskatt visu vit fara at hyggja eftir veiðugjøldunum fyrst so er tað kann mann siga at at í verandi skipan so hevur mann eitt kriteriu inni sum sigur at ella undanfarna samgonga setti í hvørnfall tað sum kriteriu at at inntøkan fyri veiðugjøldini hon skuldi svara til tað støðið sum mann fekk í tvey túsund og átjan av inntøku og tað haldi eg vera eitt sindur serligt kriterii at mann sigur vit skulu hava endaúrslitið skal vera tað krónutali og so arbeiðir mann seg út frá tí men hinvegin so kann mann siga at tað uppskotið sum nú liggur her tað er bulurin tað er uppskotið hjá tí undanfarnu samgonguni men mann stillar dstigan og mann ger skipanina eitt sindur meira javnað oggjøgnumskygda og tað verður upp á sama máta sum tað hevur verið at tað er ein prosentpartur av miðal virðunum fyri hvørt kilo í runda er vektvið hvørt fiskaslag særat gjaldið verður ásett sum ein prosent parturav

hetta her er líkasum bulurin og eg skal ikki siga tað at tað er tann rætta skipanin men tað at gjaldið hækkar tá ið avreiðingarvirðið hækkar og at tað lækkar tær prísirnir lækka tað ger at hvussu er eftir mínum tykki so hellir hetta meira ímóti einum marknaðargrundaðum virði enn tá man ásettir eitt enda úrslit at byrja við og visti mann hyggur eftir eftir hesum her talvunum so kann mann síggja at munurin er at í undanfarna ella tí galdandi gjøldunum har tók mann kann mann siga gjald frá fyrsta oyra meðan visti mann hyggur eftir svartkjafti og makrel og sild og lodnu í hesum talvinum so byrjar mann so tekur mann ikki beinanvegin vist til dømis prísurin á á svartkjafti er minni enn enn ein króna so tekur mann einki meðan mann tók eitt prosentpart í tí verandi lógini so at byrjanin er øðrvísi so kann mann siga at og hin parturin er so at stigin er longur meðan undanfarna samgonga hevði ein lítlan ein ein part av stiganm so hevur mann her at mann tekur einki í byrjanini av hasum fiskastøðunum sum eg nevndi og mann skul hækka tað uppeftir tað er faktiskt tað sum er er er munurin tað er at mann at mann kanska leingi stigan og at mann ikki tekur í byrjanini ikki frá fyrsta oyra undantikið er so botnfiskurin har mann har mann tekur beinanveg ikki beinanveg men har mann byrjar við einum hægri krónutali og visti mann so hyggur eftir uppskotunum eftir miðali altso visti mann tekur støði í teimum verandi gjøldunum í uppsjóvarfiskinum so sær mann at fyri makrelin har hækkar gjaldið eitt sindur trýogtjúgu oyrur í miðal í mun til tað sum tað er norðrasildin er óbroytt svartskjafturin er óbroyttur men sildin har har er so tað at hestgvýtandi sild kemur inn og lodnan kemur inn sum ikki var áðrenn og fyri botnfiskin í barenshavnim er ein hækking øh eitt annað sum eisini var í hesum her er í hesum her uppskotinum tað er hetta her við at at mann sigur at tað sama gjaldið eigur at verða verða goldinð fyri tað sama fiskaslagið fyri at gjaldið ikki skal vera vinnuliga skeiklandi og ikki skal virka sum eina eykaskattur og tað er í høvuðsheitum galdandi her í hesum uppskotinum og tað betýðir so tað at undantakið fyri heimaflotantá tað kemur til gjald fyri makrel at tað verður strikað og tað kann mann sjálvandi siga bæði fyri ímóti at heimaflotin skal gjalda veiðugjald men tey allarflestu hava sagt at hetta her við makrelkvotunum er kanska ikki tann rætti mátin at stuðla vinnuni uppá og vit minnast eisini kjakið undan valinum sum mangan var um hetta er at tað var ikki allur heimaflotin sum fekk hendan stuðulin og útróðrarfloturin fekk einki øh vit halda í javnaðarflokkinum at at tað er betur um mann kundi vunnið hesim flotanum størri rættindi ella fleiri veiðurættindi og tað er ikki lætt tað vita vit væl men tað hendi so í hvussu at fyri ein part í undanfarnu samgongu frá fimtan til nítjan atlínubátarnir fingu altflemmi ikki kapo og mann fekk eitt sindur meir í eysturgrønlandi og vissi mann lesur hoyringsskrivini so so nevna lýniskipini tað at teir ynskja sær kvotur at fiska heldur enn at selja so at tað er tann vegin mann man royna at fara

ið tað so kemur til barenshavið so varð tilmæli sum ella tað tann tað tað uppskotið sum varð sent til hoyringar har varð gjaldið kanska eitt sindur lægri enn tað var tilmælt men tað varð øgiliga høgt í mun til tað verandi tað var faktiskt ein tvífalding og og so kann mann eisini siga hvar hvørji kriteriur skal mann brúka tá ið mann ásetir tað gjaldið og her hevur mann so valt at brúka miðalavráðingarprísin á toski á fiskamarknaði føroya tá ið tað kemur til barrenshavið og har vóru kanska fleiri røddir sum hildu at tað var ov høgt at tvífalda gjaldi í mun til tað sum tað er í dag í einum í dag í hesum uppskotinum hevur mann so lækkað tað munandi í hvussu her í forhold til hoyringsvørðini har mann segði tvær krónur og sekstan og nú er tað ein krónu og einoghálvtrýss og sum útgangsstøði so fegnist eg um at mann hevur tikið tað til eftirtekta at gjaldið var for høgt h um tað so framvegis er er ov høgt tað tað kann mann so altíð diskutera men hetta er í hvørnfall munandi lægri enn enn tey tey enn tað mann legði út við og eisini tað sum varð mælt til visi mann hyggur eftir fíggjarligu avleiðingum av hesum her uppskotinum so er tað fimmoghálvfjerðs milliónir sum koma koma inn og har eru eini fjøruti frá hesum her frá heimaflotanum men tað sum eg haldi er eru tað viktiga tað er tað at frameftir so kann mann rokna við at at tað kemur at sveiggja nokk so nógv tí at nettupp hetta her at gjøldini tey kunnu hækka og lækka alt eftir prísinum tað haldi er eitt gott prinsipp at brúka men tað ger eisini at vit ikki kunnu bara lata inntøkurnar fara í stóran pott og so verða brúktar beinan veg tá ið tað sveiggjar so nógv og tað síðsta tað er so tað at kommunurnar fáa eitt endurgjald fyri mistan partafelagsskatt og har er eisini broyting ein nokk so stór broyting í mun til tá ið uppskotið fór til hoyringar tí tá segði mann sjey komma fimm prosent men tá hevði mann bæði kostnaðin av lønarlykti og styttri arbeiðsviku við í hesum endurgjaldinum og nú er tað so ein semja við kommunurnar at tað fer niður í tvey prosent og at mann heldur tað reint til til endurgjald fyri mistan partafelagsskatt og tað dámar mær val persónliga tí at tað er líkasum ein e ein kanska ein reinari meira gjøgnumskygd skipan í staðin fyri at mann hevur endurgjald fyri øll møgulig ting og tað halda vit vera gott so at tíðin gongur ótrúliga skjótt eg vil bara at enda við at siga at hetta uppskotið tað kemur í fíggjarnevndina og har fara vit at geva tí eina góða viðgerð fara at lurta eftir øllum relevantum hoyringspartum og sjálvandi fer mann eisini at vita um tað ber til at at gera eina semju við fleiri enn andstøðuna í fíggjarnevndini takk fyri frú forkvina
ja takk fyri og tí viðmerkingar árn
kállið gerst væl fyri fyri forkvinna eðgunsamensen var inni á fleiri tølum og eg má siga eg klári ikki ordiliga at gjøgnumskoða klárisi eritla yvirskoða ta beint nú men vit hava akkurát verið inni í íinni diskussión um tøkugjøld til alivinnuna og har hevur tað verið ført fram av fleiri millum annað av løgmanni millum annað av vinmálaráðharranum at eitt gjald sum er áleið fimmogtjúgu prosent av tí vinninginum sum sum vinnan hevur áðrenn skatt er eitt passaligt gjald passalig hædd av gjaldi fyri vinnuna hvat metir eygðun sawensen at vinna nú fiskivinnan her í hesum tilfeliginum betalir í mun til samlaði yvirskotið í vinnuni og metir um at tað sum vinna nú betalir er passalitini boð
takk fyri ja takk fyri ger so væl
eygusamuelsen ja takk fyri tað tað bleiv eisini nevnt í í tí síðsta at ter vóru ikki tøl og útrokningar sum søvdu akkurát í mun til yvirskot og sovíðari men har hugdi eg nemliga í ta uppskotið sum hetta byggir á sum kom frá undanfarnu samgongu har vórðu heldur ikki har vóru heldur ikki tey tølini og tær útrokningarnar sum mann eftirlýsir men fimmogtjúgu prosent tað er trupult at siga tá ið mann ikki kennir tilfeingisrentuna sum vit vita vit ikki gera vit kenna ikki tað rætta talið so er tað ringt at meta um men eg haldi at tað viktigasta við hesum uppskotinum tað er prinsippið um at tá ið tað gongur gott man tjena meir so betalir mann meir og tá ið tað gongur verri so so betalir mann minni men sjálvandi skal tað vera í einum rættum forroldi so at mann ikki tekur for nógv frá vinnuni heldur
ja takk fyri sar tað magnusa
rasmussengersvæltakk fyri frú forkvinna eygun samunsen var ú hasun her við heimaflotanum sum nú missir mann kann siga hesa her inntøkuna sum heimaforan er havt í í nógv ár og mann kann hava tosað fyri ímóti og so nevnir røðarin hetta her við at vit mugu heldur leggja okkum at fáa betri atgongd til at kunna fiska og nevnir onnur átøk men eg kundi hugsað mær kanska fingið eina viðmerking um hetta at mann kappar á stokkinum hvørjar ávirkan kemur hetta at hava at mann nú tekur at tæir missir sær fjøruti miliónirnar hesi hesi her hesi skipini sum hava fiskað við føroyar tí tey mugu fara at betala gjald fyri makrelin altso tað er rímiliga nógvir pengar hvussu kemur tað at ávirka til dømis takk fyri
ja takk fyri so er tað røðarin
eygumsamuelsenja takk fyri ja sjálvandi kemur tað at ávirka hendan flotan ata nú kemur at rinda tilfeingisgjald tað tað er eingin ivi um tað men eg veit ikki um tað ger tað so nógv rættari at at mann hevur altso tað sum hann lagt dent á her tað er at tað sama fiskaslagið skal mann gjalda tilfeingisgjald fyri óansær hvar og so vítt eg veit so eru hsr virkir eisini sum fáa makrelkvotu og tey virkni gjalda tilfeingisgjald meðan línuflotin fær og hann betalir ikki tilfeingisgjald so at tað er meira tað at mann leggur seg eftir at tað skal vera tað sama sum er galdandi allan vegin og eg haldi at líniskipini sjálvi siga tað so gott tá tey siga at tey heldur vilja hava kvotur at fiska enn ein kvotur at selja so at vit noyðast at gera nakað við tann partin sjálvt um hann ikki er lættur so má man gera nakað við tann partin at at at hesi heri at hesi her skipini fáa betri gu

ta poulsen gersvæl takk fyri ja eg fari at takka eygun samuelsen forkvinna í fíggjarnevndini fyri eina góða og greiða framløgu eygun samuelsen megnaði tað sum eingin hevui megnað undan henni í nógv ár tá honlegði eitt álit fram í frá fíggjarnevndini um fíggjarlógina tað var tað at fáa eina samda fíggjarnevnd um hetta og so eg vænti at eygun samelsen eisini klárar t fáa breiðar semjur um hetta uppskotið sum jú snýr seg um at fáa eina meira gjøgnumskygda skipan og sum snýr seg um at gjøldini hækka tá ið tað gongur væl og lækka tá ið tað gongur minni væl og upp á hendan mátan so so er er skipanin ikki vinnuliga skeiklandi so eg fari bara at takka fyri eina góða framløgu
ja takk
ger so væl eygum samulsen takk fyri harra formaður ja eg haldi sjálv at mann at mann skyldar politiska skipanin skyldar vinnuni atgera semjur so breiðar sum gjørligt so at mann fær støðugar karmar tað haldi eg avgjørt men sum eg segði í sambandi við fíggjarlógina so krevur tað fyrst og fremst ein vilja til semju frá øllum pørtum og nú nú paiki eg ikki eftir nøkrum bestemtum tl líka kunn líkaso at peika eftir mær sjálvum sum nøkrum øðrum men tað er øgiliga viktigt at viljin er til staðar og tað kann eg so hvussugar siga ati tað hevur hann verið higartil í fíggjarnevndini fyri at gera semjur eg veit ikki um hann er tað framvegis í hesum uppskotinum tí sjálvandi hava vit ymiskar meiningar men eg fari í hvørfall at royna og eg haldi tað er týdningarmikið í so viktigum málum sum hesum at mann kann fáa so breiðar semju sum gjørligt helst við allar partar
takk fyri har formaður ja takk so er tað næsti røðari tevur egn magnis særa sosen ger so væl
takk fyri harra formaður ja frá tøkugjøldum il tilfeingisgjøld tað verður tosað um vinnuna og tað verður tosað um semjur og vinnan skal hava støðugarkarmar og sovíðari tað er bara trý ár síðani at vit gjørdu eitt rímiliga stórt arbeiði tað kom ein nýggj fiskivinnuskipan tað kom mótu í vinnuna a tað bleiv nógvar íløgur gjørdar skipier bygd og kontraktaði og nøkur er komin o nøkur á veg vit fóru eisini inn í hetta við tilfeingisgjøldum og gjørdu eina einklaskipan og tað var soleiðisnar at tað var í samráð við vinnuna ikki so at siga ella skilja at vinnan slapp at bestemma hvussu nógv gjaldast skuldi tað var ikki up á tann mátan men meira hvussu kann mann saman fáa eina skipan sum er einføld og gjøgnumskygd løkt tað umsita og tað er tann skipanin sum fyriliggur og sum er galdandi í dag og so fær mann trýár seinni aftur inní at skula gera broytingar men skipanin altso mann knn siga beinagrindin er tann sama nú fær maninin og skrúvar upp á nøkur tøl

verður tosað um hendan her serstaka vinningin tilfeingisrentuna og nú var eg í í bredlagnim fíri einum mánað síðani tá varð tað tað uppskotið varð sent til hoyringar og tá varð millum annað nevnt av ekspertunum at hetta var sera ringt at at vordera um og meta um hvussu stór nú hendan her hesin her yvirnármali vinningurin var so tað er ringt at áseta men so sigur mann at mann skal hava munandi men rímiligan part skal mann hava inn til landið til í landskassan og hvat er munandi og rímiligt at mann ikki ordiliga veit hvat ið í tali er ella er tað ein milliard ella er tað ein hálv ella el la tvær og sovíðari men veruleikin er bara tann at mann í hesum uppskotinum fer inn og skrúvar upp á vissi eg barða taki høvuðsheitum at at makrelurin skal betala meir frá einar krónu gtrýogtjúgu til eina krónu g seksogfjøruti altso trýogtjúgu oyru meira per kilo og so fer mann eisini í í samband við ta skipini sum fiskar í barenshavinum at mann hækkar tað við trýogfjøruti oyrum frá einari krónu átta til einar krómnum einoghálvtrýss hatta kann mann siga er í høvuðsheitum fyri at at mann skrúvar upp á hasi har og tá ið vit taka barrinsa flotan so skal tað verða sagt beinanvegin at at tað talið sum var í uppskotinum tað er umleiðhald vera altso mann mann hevur í hoyring ella í tpolitiskamann sigur debattini í samgonguni evur kanska komið til hatta var kanska ísorívan

men tað sum eg haldi er ein stór broyting og tað er hetta sum eygun samensen gjørdi nakað burturúr tað er hetta við heimaflottanum tað er eingin loyna tá ið allur makrelurin kom og tað er nevnt hjá mær at siga teg fyri mína tíð her men sá er mann valt politiskt at mann lutaði út og eg haldi at teg verður tosað rímiliga opið um tað at tað hevur verið ein stuðul til partar av flotanum sum hava hava havt tað øgiliga trupult ogso kan mann siga er tað rætt at stuðla einari vinnu bara vtag og endaliga í í høvuðsheitunum so so kann stuðul eina tíð vera gott men tað sum eg haldi er óheppi í hesum tað er tað at mann sigur bara nú slutt einar fjøruti milliónir og so hugsar mann um ja vit mugu fáa betri atgongd hjá sum skipini á fiska aðrases ella vit mugu finna ein annan máta kanska at fáa hettat fungera tað haldi eg mann eigur at gera áðrenn mann fer at at kappa av ikki kappa av og so fara at hugsa um hvat jú vit burdu okkurt og og og tað er fuglar av takinum øh eg veit ikki akkurát hvat ið hesir pengarnir hava gjørt men tað er eingin ivi um at ein partur av flotanum hevur kunnað endurnýggjað seg her eru nakrir pengar komnir inn so tað sum eg haldi er er keðiligt og óheppi á hesum tað er tað at mann kappar bara frá einum degi ella annan uttan at hava nakað annað t sett staðin tí vit tosa um alivinnu í áðni sum er ein vinna sum koyrir øgiliga væl tað er trý feløg og tað handlar um laksa aling her hava vit ein flota sum ja men hann er øgiliga samansettur vit hava uppisjóvarvinnuna vit hava flakavinnuna á sjónum og vit hava eisini tey sum fiska við føroyar sum hava havt tað óalmindiliga trupult so eg haldi hatta er øgiliga ógvusligt og hatta her vissi eg lesi tað rætt so gevur hatta umleið fjøruti milliónir nú eru nokk nógv tøl nevnd í hesum uppskotinum meðan mann væntar at fáa eitt stað millum trýss og hundrað meira inn visti mann hyggur hvussu tevur gingið seinastu fimm árini so hatta her sirka helvtin mat fara afturat er frá hesim her heimaflotanum kunnu vit siga so hatta er ein ein øgiliga stór broyting soleiðisnar í einari knappari vending tað verður tosað um hetta her við við kommununum tað skuldi vera sjey komma fimm prosent og nú er komi tvey og eg skilji væl akkurát hatta har við at tá ið partafelagsskatturin verður minni ella lægri so fáa kommunurnar eisini ri a altso eg skilji hetta væl so tað er tað er ikki sokrúliga kryptiskt í í tí men tá vit tosa um hesi gjøldini so stendur ein ein talva ír einum hoyringssvari hvussu er í grønlandi altso og hvussu er í íslandi og tað er bara at hyggja eftir at tað er væl væl lægri bæði í grønlandi og íslandi við við hesum her gjøldunum sum vit nú áseta eitt annað sum ikki verður so nógv tosað um tað er tað at vir hava jú reiðaríir vistu vit taka uppsjóvarvinnuna sum eru øgiliga sterk og hava stóra kvotu men vit hava eisini smároyaríir sum hava hava eitt skip og ogkanska ikki so stóra kvotua so að hetta kemur at raka øgiliga øgiliga ójavnt har er ein talva sum vísir at hetta ferð ikki hava ávirkað á á ymisk øki í landinum tað haldi eg er at fara í so lætt um tað heila tí hetta kemur sjálvandi at ávirkað øki í landinum tað altso so tann tann krossurin haldi hann hann hann skuldi ikki staðið at hetta ikki hevur nakra ávirkan her er eitt skriv frá fullferðarkommunu sum eg halditað e rættiliga áhugavert og og innformativt har ið ið tað verður mett um hvussu nógv kommunan fær minni í man sigu í sín part tí at mann tekur pengar inn eg havi ikki eftirkannað tølini men taki tað so fyri fyri góða vøru og eg haldi tað sigur seg sjálvt vissi vit hugsa okkum um at hetta kemur serliga raka har sum fiskivinnan er sterk og har sum mann sigur framleiðslanir er høg so at siga tað t hetta r ikki hevur ávirkan ella ymisk ávirkan á á ella ávirkan á ymisk øki ella serstøk øki í landinum tað er ikki heilt í tráð við við veruleikan so er tað tað at so havi eg hug at lesa bara fýra reglur úr einum hoyringsvari sum liggur í málinum so tá haldi eg mær pjóðast ikki at biðja um formansinsloyvi og tað er hetta her við hvussu nógv betala hesir reiðaríini í veruleikanum har stendur og hetta var frá felaga nótaskipau ja tað skal eg ikki bara halda tað má eg tað eg má eg vita

nótaskipi har skriva felagað nótaskip at greiningar av roknskapinum hjá ellivu nóta og ídnaðarskipum seinastu árini vísa at árini frá seytjan til einogtjúgu hevur samlaði skatturin sum fevnir um partafelagsskatt útsetansskatt og tilfeingis og uppboðssølugjøld verið oman fyri hálvtrýss prosent av úrslitini út frá roknskapinum og so sigi eg at so siga tey frá nótarskip ella teir vit halda at hetta er ein sera hørð skatting sum ikki finnur sín líka í okkara grannalondum veruleikin er bara tann at fiskivinnan er harðskattað og nú táttar mann skrúvuna meir og so er tað tann breiða semjan altso vit gjørdu nakað fyri trimum árum síðani nú kemur ein nýggj samgonga har ið teir flokkarnir sum undanfarni vóru í samgongu ikki her við og nú skrúvaði mann upp á tað kann tað hugsast um tvey ár ella um fýra aftur at samgongu sum aftur fer at skriva upp á og tí haldi eg tað at tað áliggur tí politisku skipanin virkuliga gera nakað fyri at vit kunnu fáa eina so breiða semju at hetta ikki verður broytt aftur sum hann sigur í heilum tað er so uppgávan hjá okkum øllum og fyrst og fremst má mann siga tað at mann kann siga hvat er í nevndini tað er eitt sum vit fara at gera okkara besta men tað er eisini altso hvat hvat siga flokkarnir hvør sær altso skuldi man iki bara koyrt formennin á r allaríar rúm í í ein fyrrapart fyri at snakka saman altso tthvt hvat vilja vit altso takk fyri harra formaður
ja takk fyri viðmerkingaran tí er
erad joensen fyrstu ger so væl takk fyri harra formaður magnus rasmussen var eitt sindur inni á tí út til síðst sjálvur men eitt er at tilfeingisrentan sum okur hava tosað um nú í so nógv ár statbek ikki roknað út ergo má hon vera øgiliga trupul at rokna út ella hevði hon væl verið roknað út men mín spurningur gongur uppá at tað er øgiliga stórur munur á reiðaríin í føroyum nøkur reiðaríir hava eitt avreiðingarvirði upp á trý fýra hundrað milliónir og onnur reiðaríir hava eitt avreiðingarvirði upp á hálvfjerðs milliónum har má væl vera ein munur á tilfeingisrntuni í teimum báðum feløgunumhvuhvussu kann mann kompensera tann heilt lítla í mun til tann øgiliga stóra tá ið vit tosa um tilfeingisgjøld eigur mann ikki tað

fírrformaður eg var líku óhasun har og tað eina hoyrisvarið haldi eg lýsi tað nokk so væl og tað er nokk frá einum reiðaríið sum ikki hevur so stóran umseting sum okkurt av teimum heilt stóru og har verður verður onkur loyst nevnd millum annað ath at tey burdu kanska havt ein botn frádrátt áðrenn tað bleiv roknað út eg inski førur fyri att siga akkurát hvat er rætt men men í hvussu er tað ótrúliga ymiskt frá teimum reiðaríunum sum hava ein logan umsetning til tey sum hava heilt stóran og tí er tí kann tað tykjast órætturvíst eg haldi jú hvussu er at hatta er ein spurningur sum vit í nevndini eiga fara eg farin í og lýsa um kanska fáa ymisk sjónarmiðið upp á akkurát hasa har avbjóðingina tí at at tað kann verða í vissum førum at alt yvirskotið verður goldið sum sum eitt eitt gjald l til tað almenna tá er ikki nógv fyri at endurnýggja og svíðari og og og reka felagið víðari
takk fyri ja takk so ódins skolin
ger so væl tann fyrra formaður maks rasmussen kom inn á hetta her at í verandi roknskapum frá frá seytjan til einogtjúgu so siga feløgini at tey hava goldið á leið hálvtrýss prosent av tí vinningi sum tey hava havt í skatti dugir maks rasmussen at siga okkum hvussu nógv koma hesi feløgini nú tá ið síni nýggju gjøldini eru komin at betala av sínum linningi í skatti og kann vaksur rasmussen siga okkum hvat hann heldur vera eitt fornuftigt ella skilagott nivóð hjá róðaríðunum at skula at betala í mun til tað yvirskottaði hava takk fyri
ja takk ger so væ
ja takk fyri harra formaður altso til tann seinna spurningin fyrst so so arbeiddu vit rímiliga ítøkiliga og og nágreiniliga við hesum her uppskotunum sum sum nú er galdandi altso tann lógin sum er galdandi tað hildu vit vera ið hvussu vera rímiligt tað sum mann sum ger nú tað er tað nú nú nú táttar mann s mann fer at betala upp aftur meir akkurát hvat tað er sum er tað rætta men men sum eg las he ta brotið frá felag nótaskip so er tað ómetaliga høgt og og tað grensar ikki til tað sum grannalondini havasig munandi lægri so so eg haldi mann sigur samanumtikið at fiskivinnan betalir ríkiligt takk fyri
ja takk so er næstur at røða tað verður beinir johannesen ger so væl
vit hava her til viðgerðar broytingar í veiðugjaldslógini tað er so landsstýrið sum leggr eftir uppskoti niðan í tingið her beint ghendan lógin hon bleiv samtykt í tvey túsund og einogtjúgu og hon byrjaði so at virka í fjør og tá mann samtykti ta lógina hesa lógina so var málið tað at mann dagførdi skipanina soleiðisær hon fylgdi gongdini í vinnuni so sær at tá prísurin varð lægri so betaldu eitt sinur minni og tá prísurin varð hægri betaldum eitt sindur meir áðurn var tað so sær mað mann betaldi per kilo og tað var óðansað hvat prísurin var og mann betaldi alt eftir hvussu nógv mann fiskaði so at mann fór yvir til hesa skipanin var ein munandi betran í mun til at hava fóru støðugar karmar at virka og hvat broyti mann so í hesin her uppskotunum her fyri at taka nøkur ting so so skal tilfeingisgjaldið á makrelin hækka knapp tjúgu prosent baranshavið hækkar eini fjøruti prosent heimaflotanum skal nú gjalda tilfeingisgjaldið fyri tá makrelin mann hevur og so er tað eisini tað at kommunurnar fáa tvey prosent av veiðugjaldinum og er hetta alla alt broytingar sum koma hava stóra ávirkan á tey sum virka í hesum vinnuni her peint og fyri at vita líkasum hvat er hugsaninr aftan fyri hetta her hvat er orsøkin soleiðis mann lesur í viðmerkingum í uppskotinum hvat mann hugsar so sigur mann tað at samgongan hevðir sæssar fyri at tilfeingisstjørdini í uppsjóvarvinnuni og flotanir í baranshavnum verða a endurskoðað soleiðsir at ein munandi men rímiligur partur av tí serstaka vinninginum tilfeingisrentuni sum vinnuligu serrættini kunnu hava við sær falla til landið og tá mann tosar um hesa tilfeingisrentuna og at ter orsøkin til mann gera hesum uppskotum her beint so kundu mann hugsa sær at tað var okkurt sum segði okkum hvat hendan tilfeingisrentan er men har er ikki eitt skjal sum fylgir við ið sigur okkum um hvussu at hvat er tilfeinisrentan hvussu høg er hon hvussu hevr mann roktandi út her er ikki eitt skjal sum boða okkum frá tí og heldur ikki hvussustóran part av tilfeingisrentuni man tekur inn man argumenterar við at mann skal taka munandi part av tilfeinisrenti inn men tað er einki sum sigur okkum hvat tað er

og so ein broyting sum er íði her beint tað er tað at heimaflotin skal gjalda nú tilfeinsgjald fyri tann makrelin mann hevur og tað er so mann kann siga t tann parturin av flotan ið liggur tungast í sjóni har raksturin er øgiliga tungur mann vur havt øgiliga ringt við at hava ein lønandi rakstur tí har lønarlagið er lækst og tað er herpeint mann sigur at millun annað manningin skal niður løn og mann fær nóg illa í dag manna hesi skipini tað er øgiliga ringt at manna hesi skipini í heimaflotanum longu í dag og nú skal mann longu niður løn og tað sum mann tosar um í hesi viðmerkinum til uppskotið her tað er tað at mann kal taka ein serstakan mann skal taka an part av serstaka vinninginum og eg hav hug at spyrja hvar er tann altso eitt er hvar er vinningurin í heimaflotam men hvar er tann serstaki vinningurin í heimaflotan sum mann ætlar sær t taka inn tað er kort at tað sum an argumenterar við herpeint taðer mnn skal taka ein serstakan part av vinninginum og so skal mann taka kanska meir enn helvtina av tí suma fær burtúrúr hesum uppskotim tað er frá heimaflotanum hvat er tann serstaki vinningurin í heimaflotanum eg eg dugi ikki at síggja hann vit fáa heldur ikki nakað boð upp á hvar hann er og hig herpeint og eitt sum mann eisini argumentera við her beint tá tað kemur til heimaflotan so tosaðu mann um at tað skal vera sama gjald fyri sama fiskaslag varð galdandi tað er tímað at ger tað men tað er helst ikki galdandi allastaðni vit hava til dømis boltfisk í báransaðnum sum vit býtu taka í býti við annan fisk og tað verður goldið tilfeingisgjald fyri tí men tað verður til dømis ikki gjørt t eysturgrønlandi og eg sigi helskt hann skal gera tað men argumentatiónin hongur ikki saman herpeint og fyri at líkasum finna útav hvar ið argumentatiónin stava frá so verður tað nevnt fleiri ferðir í uppskotunum í viðmerkingum at mann hevur tikið nógv av teimum tilmælunum sum vóru við frá tí arbeiðsbólkinum sum arbeittu við uppskotinum seinast tá tað var fyri tað uppskot bleiv lagt fram av fyrstantíð og eg fór so at hyggja í tað tilmæli og ja til felduvís kann mann siga so datt eg yvir álitið sum bleiv skrivað frá fíggjarnevndini tá tað bleiv so undirskrivað sjeyogtjúgund apríl í tvey túsun og einogtjúgu og kann við formalsloyvi fáa loyvi at
sitera nøkur punktúr har ja ger so væl harerð millumannað sagt at uppskotið hjá ladum byggir ikki á nakrar útrokning av hvør veruliga tilfeingisrentan er víðari sigur mann fyrsta á øllum so eigur ein neyv útrokning at verða gjørd at tilfeingisrentuni ein útrokning sum allir partar kunna álita á tá tilfeingisrentan sveiggjar eftir gongdini í vinnuni so eigur henda útroknarvar gjørd við jøvnum bilum veiðugjaldið eigur síðan at byggja á hesar útrokningar og víðari seman eisini tá tað kemur til heimaflotan kunnu vit nokk staðfesta at har er eingi tilfeinisrenta tískil eigur heimaflotin ikki at rinda veiðugjald og hetta er so burturúr minnilutaálitinum sum bleiv skravað tá í fíggjarnevndini tað var so av teimum flokkunum sita í samgongu nú og millum annað rutt vang lanstýriskvinna í fíggjarmálum og aksevet johannesen løgmaður sum skrivaði hesi orðini tá segði mann at mann hevði einki boð upp á hvat tilfeingisrentan er man hevur einki boð upp á tað mann segði eisini t at heimaflotuin ikki skuldi gjalda tí at har var einki tilfeingisgenta men í dag so argumenterar mann við at mann skal taka munandi part av tilfeingisgentuni inn og at heimaflotin skal gjalda tí mann skal hava serstakan part av vinninginum altso mann hevu sjálvur argumenterað ímóti tí sum hann sigur í dag so hevi hug at spyrja altso hví ætlan mar hetta her og eg av nas hug at siga altso hví sigur mæn ikki bara sum er hetta er ein eykaskattur sum skal brúkast tilat fíggja okkurt tað er tað hetta her sos kal man argumentera hendan vegin handanvegin líkamikið hvusu mann vil hetta her hevur eisini við sær at gjaldið á barensanm hækkar tað hækkar endrað og fjøruti prosent og tað mann kann so siga tað at eg eri frægari enn tað uppskotið sum var ta tá mann hækkaði tað hundrað prosent men tey stattøk nógv og tað sum mann heldur ikki tekkur hædd fyri her beint tað er tað at mann mann tosar um ein um ein serstakan vinning og so framvegis mann argumenteraði við mann hav tykkur slettiki hædd fyri at í baransavinum er tað ikki bara toskar mann fiska men fiskar eisini onnur fiskasløg tað er eisini onnur fiskasløg sum sletiki hava ein serliga vinning á sum mann skal betala eykaavgjald fyri so faktiskt so er tað tilfeingjar uppi sum er av tí am matn hækka avgeldina er rein undirskot tá tekur an helt iki hætt fyri hesum uppskotum her og o hygg víðari í viðmerkinum so tað sum eitur avleiðingarfyri vinnuna sum hyggur herpeint so siga man millum annað og er siteril so hóast uppskotið viðfør ein fíggjarligan kostnaður fyri vinnuna vil tey ikki steðga vinnuni í at gera skilagóðar íløgur heldur tvørturímóti og tað spyrig ettsindur vonum sjálvan altso ta man tekur mann væntar trýss hundrað miliónir frá vinnuni av helvtin av tí ar tað frá heimaflotan sum liggur kanska tingst í sjónum heldtur mann tað at mann fær at eggja íløguhugini av tí stimbra íløguhugnum tað haldi eg ikki eg haldi hesar viðmerkingar sum eru í hesum uppskotunum her altso nógvar av teimum eru hal man argumenterar ímóti sær sjálvum og tað er ja man kann siga eisini villeiðandi næst at siga og eg ivist í um mann veit hvat ið ella man eg klár eri at avleikina a hesum uppskotum her altso bæði fyri tá ð mann hugsar um hvat er tað hvat fr avleinr at etar fyri vinnuna vit hava síðani hendan lógin kom í gildi so hava vit havt rættiliga nógv hækkaða rentuo oljuútreiðslur fyri skipaflotan allan sím mann er og nú aftanvr at hækka avgjøldini eisini hvat kemur hetta ávirka og so kannmann noktan siga tað at hetta uppskotið vendir øgiliga sosialt skeivt sæð í mun til tann mun at tað sum teir raka harðast tað er heimaflotan sum liggur ja sum e ikki hevur serligari lønr at raksturi yvirhøvur frammanundan og so rakar tað eisini kanska teir smærru aktørarnir teir sulu ikki hava so nógvar kvodu tað eru teir sum vóru sum verða harast røktar av hesum her so at eg ivist í um at yvirhøvur gjørt sær nakrar tankar um hvussu hetta rakar og fyri at nú fær biðjar tíðina ganga undan so aldi fyr líka sum at taka sum um so haldi eg ikki ordiliga viðmerkingarnar eru serliga greiðar yvir hvat mann hugsar ella tað eru kanska margumenterar hendavign hinvegin og faktiskt argumenterarmálið móti sær sjálvum og so er tað eisini sær at ja eg skili ikki bara hvus mann ikki sigur sum er hetta er ein eyka skattur av vinnuna og mann skal brúka tað til at fíggja ymistvið takk fyri harra formaður ja takk sora viðmerkingar fyrst fr eygunsam
mesen ger sovæl takk fyri harra formaður ja tað sum beinir johannesen nevnir um hetta her við ata eru onnur fiskastøg í barrenrshavinum tað er rætt og tað havi eg nevnt fyrr at tað kundi mann sjálvandi hugt eftir men eitt sum beinir johannesen sigur hann tosar um at argumentera at siga ímóti sær sjálvi hann nevnir hetta her við at tað er manningarnar í heimaflotanum sum skulu niður í løn so havi eg hug at spyrja beinir johannesen um hann veit at siga okkum hvat manningarnir fáa av makrelkvotni tí tað hevur verið øgiliga ymiskt sum eg verið á frætt í hvussu er at summir fáa eitt sindur og summir fáa einki og flotin sjálvur grundgevir millum annað í onkrumav hasum hoyringsskrivnum við tí ati at hesin her stuðulin er farin til nýíløgur at mann hevur kunnað útvegað sær ikki nýggj skip men betri skip til dømis so hvar er tað ásett at tað er manningin sum fer niður í løn
ja takk ger s
vóna eg at plgvat mn hava ein bítuslikil sum eitur trýss fjøruti tá tað er so sar at man fiska fyri ein annan og ja eg hai eisini hoyrt tær somu søgurnar sum eygunsamelsen sigur men tað varð eisini áðrenn atloynin bleiv tend á stálinum tað var tað so sær at tað var ikki tá vóru manningar slet ikki tryggjarar hesa inntøkurnar arbeint og síðani at tað eru blivið tengt á stálinum so er tað so sær at tað verður tryggjað og sjálvandi tað sum líkur av tað endar við sikkurt einsini hjá royaríunum sum reiraríið kann brúka tilett betri um raksturin og kanska eisin gjera íløgur í so tað er nokk soleiði ta hongursamt
takk fyri hara fonaðurja takk
gjørt so væl takk fyri harra formaður ja tað er rætt sum beinjahansen sigur tað er rætt tað er viktigt at kalla hetta tað sum er ein eykaskattur tí tað er tað sama spurning til beinjahansen sum eg setti til marins rasmussen er tað ikki hevði tað ikki verið rímiligt at tey reiðarí sum hava eina sera lágakvoti eitt sera lágt avgjaldsgrundarlag sleppa bíligari enn tey sum hava eitt øgiliga stórt grundarlag tí vinnutólini eru so dýr avstriðingan eru stórar hjá báðum tveimum men tann eini hevur rættiliga lítið at gjalda við og hin hevur kanska meira at gjalda við ergo má so tilfeingis rentan hjá hesum báðum feløgum vera fullkomiliga ymisk takk
ja takk
ger so væl beini hanesen takk fyri hatta er ein øgiliga áhugaverdur spurningur sum erard joensen sær upp og tað er nokk eisini ein av hoyrinsskrivnum sum eisini setir júst handan har spurningin altso hvussu kann mann tí tað er kanska trupulleikin sum hevur verið við kjakinum um fiskivinna nógv ár tað er tað man tekur altíð gg í har sum tað gongur allarbest og so kjakaðust mann harfrá mun til veiðugjøld og uppoðssølu og alt annað um mann tekur slekki hatt fyri atvit hava kanska eina øgiliga fjølbroyttan flota og tað eru rættiliga nógv eg haldi at allir flokkar hava sagt teir ynskja tað og ja við hesum er uppskotum her beint so mann rakar kanska ikki tey sum hann hugsar mann fer at raka tey sum hava allarstørstu koturnar man rakar nætt upp tey sum hava tæir smærru kvoturnar tey sum ikki ja kanska hava akkurát til grundrakstrin kann ann siga og eitt sindur afturat tí tað er sum erard joensen púrasta rætt sigur øgiliga nógv stór krøv tilkapitalkostinað tá tað kemur til rega skip so at hattað er avgjørt nakað sum eigur at mann eigur at taka við tá i mann hugsar um avleiðingar av sovorðum her uppskotið her

tongskoli fyri viðmerking ger sovæl takk fyri harra formaður vit viðgera hetta her við hesum herveiðugjaldinum fyri eina lítla løtu síðani viðgjørdu vit tøkugjald í alivinnuni hvat heldur beinir johannesen um at vit í einari vinnu halda tað verað í ordan at skatta á leið fimmogtjúgu prosent av tí yvirskotunum sum vinnan hevur og at tað er nevogi sum tað skal liggja á og nú diskuotera skatting á eina vinnu sum í verandi løtu kanska liggur á um hálvtrýss prosentum er øllu frum tað einasta tað havi vithava fingið upplýst vi tí tilfarinum vit hava fingið og nú skrúva vit tað longur upp til trýss kanska hálvfjerðs prosent hvat meinar beinir johannesen um at vit behandla tvær vinnur so ymiskt at vit at vit leggja tvey so ymisk nevoð á á vinnur

ger so væl beini johanesen ja tað eru øgiliga áhugavert um mann hevur eisini sæð gjøgnum árini at júst tá tað kemur til hesar báðar vinnurnar tær eru tað eru sjávandi ymiskar upp á nógvar mátar men at kjakið um vinnurnar og um hvussu tær skulu skipast her er øgiliga ymiskt heilt øgiliga ymiskt og hvar fyri treytir tær skulu liva undir hóast tær eru øgilig ymiskar og tær skulu eisini hava loyvi til at vera so so so kann tað ofta undra at tær hava so ymiskar forsetrr at virka undir tá tað kemur til gjøld og annað eisini tá tað kemur til loyvir loyvisskipan og annað altso at treytirnar eru so ymiskar tað er oftani undrani
vil siga takk fyri harra báðum ja takk
takk fyri ra formaður ja nú gjørdi beinir johannesen nots nógv við hetta við heimaflotanum og eg kundi akkur sum bara hugsað á at hvat er hansara framtíðartanki um hvat skal gerast í heimaflotanum skal landið einki gera mann skal ikki taka hendan her makrelstuðulin inn aftur altso sær man fyri sær at hann skal bara vera har ella hevur beinir johannesen okkurt boð upp á hvussu vit koma víðari í heimaflotanum tí hetta er tann sama søgan tað sæ somu orðini mann hevur sagt øll alla hesa tíðina men heimaflotin er sjentapul ella hann hevur eingi yvirskot hann kann ikki hetta kann e si kitt eg vildi bara gjarna hoyrt tann vinkulin takk fyri

ja hatta er ein spurningur sum ofta verðr uppi at venda og tá mann hugsar um akkur efti makrelinum so er tð eisini ein partur av heimaflotanum sum gagnnýtir tað sum brúka tað sum fiska tað og sum eisini kemur v raktur hesini r ag mann betalur veiðugjald fyri tað og altso hvat kann mann gera mann tosar oftani um at mann skal royna at vinna teimum fleiri rættindir men tað er oftani øgiliga torført at fáa tíleikar avtalur í lag meni men oftani so er tað kanska ein blandingur av at at vinnan nokk eisini finnur vegin sjálv trúgvi eg at vinnan dugir at finna vegirnar og tá mann hugsar um akkuart hetta her við makrelinum so haldi eg ikki tað er rætt at seta gjøldini á eg haldi man heldur kamn a hyggja eftir ókey hvat fyri treytur skul d fylgja við og annað visti manvisti er tað at mann hevur trupulleikar av tí so t heldur hyggja eftir nøkum treytum sumann kann seta við hesin her útlotanini staðin fyri at seta gjøld á tað er hvørfalt eitt boðtakki
ja takk so verður tað næsti listan ella røða tað verður
gersuvæl ja takk fyri harra formaður fo e lía sindursoupp her í bæði fiskivinnuni sum vit umrøða nú og í alivinnuni sum vit umrøddu í áðni har eru tað í føroyum nógv dugnalig og effektiv fólk sum er framsíngin nærløgt og megna at fáa rættiliga nógv burturúr í grundini liggur so væl fyri at hesar vinnur eru ein púra grundleggjandi fyritreyt fyri at vit kunnu hava eitt vælferðarsamfelag í føroyum men í báðum vinnunum er tað eisini soleiðis at tað eru ein stórur fyrimunur um tú hevur nakrar kvotur at fiska ella fyrir at troyta tí hava bæði kvotur og fyrðir eitt virði og taðer eitt gjald fyri hesi virðir sum vit umrøða í dag áðrenn valið søgdu tey allarflestu sum nú eru í samgongu at tað gevu meining at alivinnan rindar nokk so nógv meira í tøkugjøldum tá ið tað gongur væl og at serliga lønandi partarnir av fiskivinnuni skuldu rinda eitt sindur meira so gjøldini samsvara eitt sindur betri við tað virði sum kvotur og fyrðir hava um vit so fara til samgonguskjalið sum hesir flokkarnir blivu samdir um og royna at arbeiða eftir so er ásett formaðurin
atera eit lítat sindur bururúr hergersvælat ein munandi men rímiligur partur av tí serstaka vinninginum tilfeingisrentuni sum vinnulig serrættindi kunnu hava við sær fallað til landið hetta skal vera við til at tryggja búskapin lækka lønarskattin og javnseta kappingartreytirnar hjá allari vinnuni búskapargrunnurin verður amboðið til at javna sveiggini í inntøkunum frá tilfeingisvinnum og búskapinum sum heild tilfeingisgeldini hjá uppbossjóvarvinnuni og flotanum í barranshavinum verða endurskoðað endurgeving enda og tað er tað sum vit skulu gera nú uppskotið er at ein tillaging skal gerast í tí skipanini sum undanfarna samgonga setti í verk samanborið við øgiliga nógv annað sum mann kundi gjørt so er ikki talan um at kollvelta eina skipan men um at skrúva upp á nakrar knøttar sum longu eru har frammanundan og tað er ein skipan sum vinnan væl kennir og tað er ein skipan sum er gjøgnumskygd og einfaldur so kann mann spyrja hví mann skal gerahea tillagingina um gjøldini ikki longu eru ríkiliga høgt sett sum nøkur tingfólk í andstøðuni eisini siga men har mugu vit onkursvegna koma aftur til tað sum er munandi men rímiligt sum støðan er so vita vit ikki hvussu hvussu stór tilfeingisrentan er tað er púra rætt sum er før fram í tingsalinum í dag ein meting varð gjørd fyri seks árum síðani og øll eru samd um at nógvar óvissur vóru í tí metingini tóast tað var púra greitt at har er ein tilfeingisrenta eg má eisini viðganga at eg inniliga hevði viljað at vit vistu betri hvat tilfeingisrentan í veruleikanum er men tað gera vit ikki og tí haldi eg tað vera rætt sum landsstýriskvinnan í fíggjarmálnum eisini hevur sagt at yvin skal koma vinnuni til góðar og tað fari eg at halda fast við so leingi sum vinnan bara vísir á ii nøkurlunda vilja til at fáa staðfest hvat tilfeingisrentan í veruleikanum er men sjálvt um vit ikki heilt vita hvat tilfeingisrentan er so er eingin ivi um at vit higartil hava tikið ein lutfalsliga lítlan part av tilfeingisrentuni inn av í øllum førum nøkrum fiskasløg til dømis av heysgítandi sild og lodnu har eingi tilfeingisgjøld hava verið ásett tað verður so rættað nú eg haldi eisini at vit kunnu siga at tilfeingisgjøldini á makreli higartil hava verið minni enn ein munandi men rímiligur partur men við tí sum upprunaliga varð skotið upp so vóru vit fleiri sum hildu at gjøldini vóru sera høg fyri bótnfiskin í baranshavinum eg veit ikki um vit nú eru komin niður á ein munandi men rímiligan part av tilfeingisrentuni fyri bóltfiskini barnshavinum men eg eri nøgdur við at mann hevur latið ivan kom á vinnuni so mikið til góðar sum mann hevur sum ein fyrrverandi danskur forsætasráðharri segði einaferð tað er minni meira nú enn uppskotið upprunaliga ljóðaði tann seinasta broytingin er at seta tilfeingisgjøld á makrelin hjá heimaflotanum og har hava vit hoyrt bæði fyri og ímóti í mun til hvat manningarnar fáa burturúr tí partinum á summum kipum veit eg at tað veruliga ger ein mun fyri manningina at reiðaríið hevur nakað av makreli at selja teimum sum veruliga eru útgjørd at fiska makrel men eg skilji eisini á lagnum at hjá fleiri fáa manningarnar einki beinleiðis burturúr teimum makrelplotunum sum sum verða latnar tað er eitt øki sum tað kundi verið áhugavert at fingið lýst nærri og eisini hvussu mann sær upp á hvussu tilfeingisgjøldini yvirhøvur skulu býtast ímillum reiðarí og manningar eg vænti ikki at allir teir ivaspurningarnir verða loystir við hesum málinum nú uppskotið í veruleikanum er at skrúva nakað upp á nakrar knappar í skipanini sum undanfarna samgonga kom við men sum sagt so kemur mann kanska eitt sindur nærri til at gjøldini eru munandi men rímilig eg veit at tað eru nógv sum halda at gjøldini skuldu verið nógv hægri eg havi hoyrt ymisk argument fyri tí men tá tað kemur til stykkis so eri eg í øllum førum ikki higartil blivi sannførdur um at tilfeingisrentan er fleiri ferðir størri enn tey veiðugjøldini sum við hesum uppskotinum verða og so havi eg eisini ein tanka um at tað ikki er virðiligt um man blívur við at stilla upp á gjøldini alt eftir hvussu standurin á fíggjarlógini er og tí vóni eg at mann fær gjørt eina breiða semju um hetta málið so vinnan sum hevur gjørt og er í gongd við at geras stórar íløgur í hypermodernaði vinnutól veit hvat hon hevur fyri at halda seg til komandi árini tað er ein partur av uppskotinum at kommunurnar skulu fáa tvey prosent av veiðugjøldunum og tað er munandi minni enn eg sjálvur og nógv onnur hildu vera eitt rímiligt býti men sum eg skilji tað so vildu kommunurnar ikki hava meira enn tvey prosent og so má tað vera soleiðis sum tað nú einaferð er eg eri spentur til hoyringarnar har vit vónandi fáa svar upp á tann spurningin og hvussu tað akkurát hongur hetta málið kemur í fíggjarnevndina og tað skal fáa eina góða viðgerð men tá ið tílík átøk verða gjørd so hevur tað eisini týdning at hetta sæst aftur hjá borgarunum í føroyum og tí síggi eg fram til teir skattalættar og tær samfelagsábøtur kring alt landið sum tillagaðu gjøldini færi rættindini at fiska og ala kunnu hava við sær takk fyri harra formaður
kaeilioholm johannesen ger suvæl saman sum við alivinnuni so haldi eg tað rælia viktit at reinir eftir í breiðum semjum men eg havi ikki hoyrt nakra a so ksesø upp á heimaflotan í seinastanu heimaflotin teir stríðast og stríðast fyri at fáa ataið hanga saman teir hava ringt viði at fáa fólk tí lyfta vitlønarkarmin upp aðrastaðni fyra at fáa fólk inn okkara ellisheimo barnagarðar fiskimaðurin kemur at betala fyri hetta her tað vita vit so er tað rímiligt at heimaflotin altso hann stríðist fyri at fáa tað koyra er tað rætta far líka eftir heimaflotan men at fáa altsignað fáa breiða semju men heimaflotin at hann skal hava meir rokningar í løtuni tað skurrar mína oðrum
ja takk ger so væl jaso
takk fyri tað øheg haldi eg eri púra samdur við kali johan jø keili joholm johannesen at tað er tað tað gevu meining at royna at fáa eina semju eg haldi ini eg eg eri av tí fatan at mann faktisk at fara nokk so langt fyri at gera eina ordiliga semja um tað vist tað er nakað sum mann kann standa við eisini til komandi tíðir í mun til heimaflotan so er mann nokk rímiliga samdur ígjøgnum politisku skipanina um at at hava eina stuðulsskipanin inni soleiðis sum hetta við makrelinum hevur verið tey seinastu árini tað kann vera gott í eitt tíðarskeið og vit hava eisini sæð at í pørtum av vinnuni eisini saman við rættindinum sum mann hevur fingið aðrastanis so so eru eina eina ávís endurnýgging farin fram av pørtum av heimaflotanum og tað haldi at vit skulu fegnast um men vit mugu eisini tora at taka diskussiónina um vit skulu hava ein stuðul í vinnuni allar ævirtakkyri
ja takk s árni skoli ger so væl
fyri harra formaður arikur jákustovu var inni á hesun her at tað er einki grundarlag undir ella í hesum tilfarinu sum er út tili vera er einki boð upp á hvat tilfeingisrenta er og mann veit ikki ordiliga hvat er sum hann tekur ein part av men tað er eisini á øðrum økjum í hesum her sum eg eri ósamdur við hesum upplaginum millum annað verður tað sagt í upplegginum at
tað er einki øki sum verður serliga rakt av hesum her kann oyðrugu kanska greiða okkum eitt sindur frá hvat hann heldur um tað um tað eru nøkur økir í landinum sum verða meir rakt av hesum enn onnur økir í landinum ella er tað veruliga sum teksturin sigur at tað er eingin munur á nakrastaðmar takk fyri
gersvæja eg eg veit ikki hvør mannagongdin er líkasum hendan her e rundskrivin sum sikkurt er gjørt um hvussu mann skrivar tá mann ger viðmerkingar til hesir lógaruppskotini tað sum landsstýrið arbeiðir við eg síggi í hoyringsvarinum atfíggjarmálaráðið hevur svarað okkurt upp á hetta sum orni skoli spyr um og eg má bara siga akkurát sum er at eg eri ósamdur sjálvandi er hatta nakað sum rakar summi økir í landinum meira enn onnur tað er tað
ja takk so er næstur at røða hanna jensen ger so væl
sum hevur røtur nakað aftur í tí tað er undir sambandsløgmanninum ella undir sambændst løgmanni at tað prinsippið um tilfeingisgjald ella veiðugjøld varð knasett og tá tosi eg um kailio holm johannesen prinsippið í tvey túsund og ellivu prinsippið tilfeingisgjald er síðan ment og tilaga og broytt undir fylgjandi javnaðar løgmanni gsíðani tí fylgjandi sambands løgmanni

tær embatsligu brillurnar síggja viðurskiftini í fiskivinnuni á ein hátt og duga tað tann partin best og har brúka tey orð sum stilla dagføra javna og orðið tilfeingisrenta millum annað tær vinnuligu brillurnar síggja hesi her viðurskiftini í fiskivinnuni á ein annan hátt og duga tann partin best og nýta orðingar sum kappingarføri óvissir vágar fortreytir tey tosa snøgt sagt ikki sama mál og tað haldi eg mann sær í nógvum av hoyringsskrivunum og teimum svarunum sum verða send aftur og eg kundi hugsað mær at farið inn í samandráttin tað sum eitur ummælisskjal bað takaí tvey dømi har sigur reiðarafelagið til dømis í endurgávu sjálvandi frá fiskimálaráðnum altsíðu tvey í ummælisskrivinum at reiðarafelagið tekur ikki undir við niðurstøðuni hjá fíggjarmálaráðnum at verandi skipan virka væl tí skipanin hevur framvegis stórar vágar og óvissur fíggjaálaáráðið svarar yvirskipað metir fíggjarmálaráðið at verandi skipan virka væl tí hon er einføld og løtt at umsita og vinnan veit hvat veiðugjaldið er tá farið verður til fiskiskap haldi har sæst ein øgiliga stór munur á útgangsstøði og og hugsanarhátti eg taki eitt annað dømi

reiðarfelagið vísir á at skipini skulu hava møguleika at hava eitt munandi yvirskot tá ið kvoturnar eru stórar og og fiskiskapurin góður ein ein partur av svarunum sigur fyrimunurin við verandi skipan er at hon er gjøgnumskygd og einføld at umsita tað er sum um at mann ein tosar í vestoghin svarar í í eltur og mann kann taka eitt lítið dømi afturat

og tað er tað at tað fenæstan yvir í sálarfrøðiliga greining niðri á sýðu trý tí har verður sagt at tað krevur tryggar karmar og og peningasterkar fyritøkur um hesar íløgur skulu gerast og tí er neyðugt at reiðaríini hava møguleika at varðveita ein munandi partu av avlopunum víst verður til umhvørvisálit og effektivitet og nýggj skip dálka minni og alt hetta her so svarar nei so svararfíggjarmálaráðið tað at gjøldini hækka so at størri partur av tilfeingisrenduni far til landið ger at kravið til vinna um effektivitet og góð vinnutól økist so hóast uppuskotið viðføran fíggjarligan kostnaðr fyri vinnuna vil tað ikki steðga vinnu í at gera skilagóðar íløgur heldur tvørturímóti men føroya reiðarfelag metur ikki at hetta sjónarmið er rætt og sagnað eina grundgeving fyri hesum teirra meting er at hægri veiðugjald minkar um hugin og møguleikan at gera íløgur og her hava vit simpulta eina afturat um hvat er tað sum fer at motivera og oglíkasum hugurin næstum hetta er næstan sálarfrøðiliga greining mann kundi farið inní tí hetta er tær embatsligu brillurnar og tær vinnuligu brillurnar og tær verður hugt á púra hvør sín hátt tær politisku brillurnar skulu síggja tað vinnuliga tað embatisliga tað samfelagsliga tað búskaparliga tað útbúgvingar og mentanarliga í eini heild

tí fiskivinnan røkkur um alt landið út í hvønn krók og hesar politisku brillur skulu pussast so at tað verður ein greið ærlig ábyrgdarfull viðgerð av málinum ein viðgerð við hóskandi nøgd av álvarsemi sum bæði sum bæði í mun til tíðina sum vit liva í um evnið sjálvt krevja og hava uppiborið í politisku viðgerðini sspæla eisini hugsjónir harumframt ein stóran leiklut tað haldi eg eisini vit hava hoyrt mikið til í orðaskiftinum í dag og alt hetta verður mítt útgangsstøði í arbeiðinum í fíggjarnevndini løgtingsmál nummar seksoghálvfems í tingárinu vey tvey túsund og tveyogtjúgu er eitt uppskot um broyting í løgtingslóg um veiðugjøld fyri fiskiskap og vit arbeiða í veiðugjaldslógini talan er um tólv punkt av broytingum í reinum lógarteksti grein tvey vísir til at talan er um tvær gildiskomur lógin í síni heild kemur gildi dagin eftir at hon og kunngjørd og tað er væntandi heilt skjótt og fyri grein tólv a er gildiskomma fyrsta januar tvey túsund og fýraogtjúgu og so eru tvær tvey skjøl við talvum og eg fari ikki at nýta so nógva tíð til attil yms ymisku viðmerkingarnar í uppskotunum men eg vil nevna at orð sum at endurskoða tilfeingisgjøld og at stilla avgjaldsstagar verða nýtt harafturat verður sambært viðmerkingunum strembað eftir eini meira gjøgnumskygdari og javnari skipan eins o meginreglan um at sama gjald eigur at verða t rindað fyri sama fiskaslag verður tikin fram og vit vita tað at í grundarlagið í dag fyri veiðugjøldunum eru altso tá vit tosa um makrel norðurhavssild og svartkjaft er miðalavroiðingarprísurin fyri óðugjørdan feskan makrel nsild ella svartkjaft sum føroysk skip hava avreitt í tíðarskeiðnum fyrsta juli til tretivunda juni árið fyri og dømi kann mann so taka sum stendur í uppskotinum at makrelprísurin frá fyrsta juli tvey túund og einogtjúgu til tretivnda juni tveyogtjúgu var seks krónur og trýogtrýss kilo per kilo og so er tað eini átjan framman yvir í talvuna og við enda átjan prosentum og tað gevur so eina krónu og trýogtjúgu perkilo hetta er útgangstøði fyri veiðugjald í í botnfiskinum og við barans havi fyri otnfisk íbaranshavinum við svalbard so verður miðalprísurin á fiskamarknaðinum fyri tosk frá fyrsta desembur til tretina novembur árið fyri nýtt sum grundarlag og tá nevnir mann so at fimmogfýrs prosent av hesum hesi veiðuni er í hesum økinum er toskur og uppskottssetarin heldur skipanina rigga væl og sigur at hon er løtt at umsita og tað nýggja sum verður skotið upp er at dagføra verandi veiðugjøldini við tilvísing til til virði á veiðurættindunum nummar tvey er at strika undantakið hjá heimaflotanum fyri at rinda veiðugjald nummar trý er á lorna og hestgýtandi sild altso fyri teyirættindi skal eisini gjaldast tilfeingisgjald og nummar fýra at hækka fyri uppboðssølukvotur sum fara frá at rinda veiðugjald í tvey túund og sekssogtjúgu sjeyogtjúgu og harafturat verður skotið upp af tvey prosent av veiðugjøldunum falla til kommunur og tað er fyri hesa her lækkingina í inntøkuni frá partafelagsskatti og har liggur so ein treyt um meginreglu um tilhaldsog atvinnukommunur og avleiðingin er millum annað attilfeingisgjaldið á makrel hækkar tað verður gjø makrelros sild verða løgd saman og tað verður grundgevið við at tilfeingisrentan verður mett at vera hægri fyri makrel og og fyri veiðu sum og hetta kemur so at galda fyri veiðu sum er landað eftir fyrsta august í ár og tá verður kalvan longd og gjørd meira stig vaksandi so hon hækkar og lækkar skjótari pluss tað at gjaldið verður lægri enn eftir núverandi skipan um prísirin er lágur og tað síggja vit so í talvuni á síðu níggju og so er sjávandi ein undantaks regla inni eisini um tá ið veiða ferð fyri sjeyti tað er týdningarmikið men tær fíggjarligu avleiðingarnar eru mettar fyri ár at verða at mann fær meira inn fimmoghálvfjerðs milliónir og so verður tað eisini tosað um hvat er tað sum kommunurnar fáa tær fáa tretivur sent av tí vanliga partafelagsskattinum og tað er har sum tær tey tvey prosentini skulu tey skulu rúma tí og so kann verða sagt so øgiliga nógv meira um hettar her men tíðin rennur skjótt og vit mugu vera sera tilvitað um hvussu øøktarinntøkur verða handfarnar tá ið landið fer inn og tekur pengar hvussu vit nýta tað vit tosa um búskapargrunn vit tosa um at tálma útreiðslum og tað er sera týdningarmikið tað mugu vit leggja okum at geyma og so mugu vit minnast til íløguna úti í vinnunu grøna umlegging um vigar óvissur sum eru veruleikin eisini vegna tr tær týttu broytingarnar sum landið eisini ofta gera og tað hava eisini undanfarni røðarar verði inni á men hetta her verður so eitt áhugavert og álvarsamt mál at viðgera í fíggjarnevndini takk fyri frúfor
ja takk fyri og viðmerkingar út
talinum árni skoli gerso væl takk fyri frú forkvinna hanna jensen kom inn á nógv ymiskt áhugavert men eg havi eini relativ simplan spurning vit hava diskuterað alivinnu fyri eina løtu síðan og har var nokk so breið semja ímillum politikarar í samgonguni at fimmogtjúgu prosent av tí yvirskotinum sum alivinnan hevur er eitt nøktandi ella passandi gjald at taka inn frá alivinnuni tey boðini sum vit hava fingið í tekstunum sum vit hava fingið út tlit vera er onkurstaðnar millum ja okkurt felag sigur trýss prosent onkurstaðnar haldi eg vit sóu hálvtrýss prosent onkurher verið uppi evr sagt hálvtrýss prosent at alivinnan betalir av tí yvirskotinum sum hon hevur hvat metir hanna jensen er eitt passandi nevo at skatta fiskivinnuna við av tí yvirskotinum sum hon hevur er tað t sigur fimmogtjúgu prosentini ell er tað upp í hesin her hálvtrýss trýss prosentuum
ja takk fyri og tá ið tað skal tosast til røðaran so er tað gjøgnum forkvinnuna í hesum førinum
gjørt væl hann jenstakk fyri fjóð forkvinna nú er tað so at fiskivinnan hon er øgiligani fjøltáttað summarfyritøkur orka bera eina ein hægri kostnað av eina hægri part av sínum at gjalda eina hægri part av sínum yvirskoti eg fari ikki at læsa mær fastanakra prosentpart her í tingsalinum vit fara at viðgera hetta málið og eg eri rættiliga samd við ódnastóli í at mann eigur ikki at behandla alivinnu og fiskivinnu munandi ymiskt og tað kanska mann ger og serliga tí at tað eru øgiliga nógvir tættir og øgiliga nógvar ymiskar fyritøkur sum hava bæði fjølbroytt virksemi ella meira einstátta virksemi og tær eru størri og tær eru smærri so at eg kann ikki læsa meg fasta á nakran prosentpart eg haldi tað er týdningarmikið at mann behandlar vinnu eins men tá ið mann hevur nøkur vikt nøkur nøkur leiðirættindi sum hava nógv virði so mann øll hava at halda seg til hvat landið skal fáa burtur úr tí afturat tí sum annars kemur av avløgdum virksemi takk fyri
ja takk fyri og tann næsti at viðmerkja tað er kai liðugholm johannesen
ger sovælfrú forkvina hanna jensen og kali oholm johannesen fáa ein eyka skattarokning í næsta mann veit mann heldur fimmogtjúgu prosent vit fáa gussur g fimmogtjúgu prosent man mann ikki roknan di út ordiliga enn mann kemur at rokna út út seinni so kanska tað var fjøruti prosent tað motiverar ikki okkum bæði up á nakran máta at gera neykað innsatt og so finnur mann eisini útav at inntøkan hjá okkum er nakað forhøg vit stríðast forvegin men inntøkan að vit taka eisini inntøkuna niður soleiðis at vit fáa verliga at betala visu vit hava nøkur lán at betala láni tí siga at tað er so viktigt at vit behandla vinnulívið hjá okkum við virðing akkurát sum hanla jensen varð inni á tí at ta heta er eisini sálarfrøisligt og vit mugu hava eina vinnu sum er tpt motivera at vit motivera vinnuna og ikki siga at kali oholm johannesen og hanna jensen næsta fært ú eina skatdarokning upp á umleið fimmogtjúgu prosent vit fara okkum ú tú seinni on verður kanska fjøruti tað er ikki gott
takk fyri og
og so er tað røðarin hanna jensen gerst væltakk fyri frá fólkvíðina takk fyri viðmerkingina kalio holm johannesen ja vit skulu hava virðing fyri hvørjum vinnuna skal hava virðing fyri tí sum myndugleikarnir gera at skapa karmar og sum kommunurnar gera fyri at skapa karmar og myndugleikarnir bæði tá kommunala og ikki minst løgtingi skal hava stóra virðing fyri vinnuni og teimum dynamikkum sum eru har og eisini hvat tað er sum skapar motivatión og hvat tað skapar sum hvat skapar at tú at tú bara stendur í stað tá tú tá tú stagnerar tað skulu vit eisini vera varin við og tá ið landið hevur fingið sítt og kommunurnar hava fingið sín part sum eisini er nágreina í ávísan mun í hesum uppskotinum so er spurningurin hvussu fer okkara fisk við at hava tað hvussu vera karmarnir tað er ein sera týdningarmikiður spurningur sum eisini má vera svaraður og hvussu má mann hava eina góða kenslu av hvar hetta lendir tá mann skal atkvøða um málið takk fyri

frú forkvinna hann á jensen kom eitt sindur inn á hvat mann kundi brúka pengarnar til men altso játtanarkarmarnir hjá rutt vang vísa at uttan hesar inntøkurnar so er einki at rutta við so hetta her uppskotið er regulert fyri at pynta eina fíggjarlóg fy komandi ár men tað sum er tað prinsipiella í hesum her har fari eg at spyrja hann jensen hvat hon heldur um at mann her fer inn við lóg og lækkar lønina hjá einum ávísum bólki mann lækkar lønina hjá sjómonnum antiner barenshavnum ella her lækkar lønina hjá heimaflotanum tí tað er tað mann ger við hesum uppskotinum og tað ger mann fyri at kunna hækka lønina hjá ávísum útvaldum bólkum sum arbeiða hjá tí almenna altso er hetta her lógarsmoið frameftir at mann fer inn og lækkar lønina hjá einum ávísum bólki og so tekur hækkararnar hjá onkrum øðrum
ja takk fyri og tá mann spyr røðaran sørd gjøgnum forkvinnuna ger so vælhona jensen
takk fyri frú forkvina nú eru einki beinleiðis sambandið millum tað lønarlyktið sum er fráboðað har er ein heilt annar loystir hann skal ikki tangjast at hesum her tað er rætt atkarmarnir framløgan um hana um teir hon vísti tað ati vit hava stórar avbjóðingar og tað er ei felags avbjóðing sum undanfarnar stjórnir eisinihava verið við til at skapa so tað skulu nøkur munadygg átøk fyri tann føroyska búskapin gerast og í dag tosa vit um ein part av teirri inntøku sum føroya løgting hevur tikið inn frá vinnuni og sum bæði sum allur flokkar á tingi hava eigað sín part í sum eg nevndi í byrjanini av røðuni og vit lækka einki við lóg tí at vinnan kann sjálv tillaga seg soleiðis at tað alt er nokk eftir til reiðaríini og til til manningarnar men sum eg sigi tað er við stórari virðing og og álvarsemi at eg fari inn at viðgera hesi her gjøldini takk fyrirú
forkvinna ja takk fyri og tann næsti at røða er jens av rana
havi valt at seta sum yvirskrift yvir røðuna hjá mær í dag

eg meg siga beinanvegin sum uppskotið sær út tekur miðflokkurin ikki undir við tí ikki sum tað sær út í dag men tað kann sjálvandi broytast tá hjørt kemur aftur úr nevnd men eg havi hugsað um altso um tað loysir ikki at fara at argumenterað um hetta uppskotið tí tað eru so øgiliga nógv sum hava argumenterað um hetta uppskotið og tey verða beira kveistraðir til viks eg hugsi um øll hoyringssvarini sum okur hava tað eru hoyringssvar frá føroya reiðari felag framherja jóta kotrol felagnum lýniskip jupiter jupiter felagið nótaskip skiparanotørfelagi kommunufelagið fuglafjarðar kommuna og sovíðari og øll verða kveistrar til viks uttan argumentir og tað er tað øgiliga altso vistimann setir seg at lesa hetta skjalið sum svarar hoyringunum aftur so verður mann sjokeraður hvussu eg veit bara tað visi mann fór til próvtøku e havi veriðt nógvar ppróvtøkur eg havi eisini fólk upp til próvtøkur var sjónmaldsskúlanum og og o setrinum so veit eg hvør karakterurin hevði blivið vissu tey brúktu tær próvførslurnar í gáshagin tí tað er ikki próvførslur sum verða brúkt her tí mann brúkar hetta her at mett verður og tað verður mett vit meta fíggjarmálaráðið metir allan samla vegin ígjøgnum øll hesi er sum eru biðin um at koma a hoyringssvarið fáa tað svarið mett verður vit metað og sovíðari og tað er altso ikki gott nokk kann lesa okkurt av tí

hóast tað í dag ikki ber til at áseta við teimum upplýsingum sum eru tøkir ber kortini til at meta um at at verða veiðugjøld at verandi veiðugjøld eru væl minni enn tilfeingisrentna rentan nei null tú hevur fingið null fyri eina sovorðna grundgeving visti tú fór til próvtøku altso tú byrjar við at siga at tað ber ikki til at áseta tilfeingisrentuna men so allíkavæl so konkluderar mann út frá tí sum mann ikki sum tað ikki ber til at at áseta

at vera væl lægri enn tilfeingisrentan altso veiðugjaldið verður mett mann metur men mann forklárar ikki hvat hvussu mann kann meta tað ikki eitt orð og so fer mann víðari út frá tí sum mann metir men ikki sum mann veit altso veiðugjaldið verður mett at vera væl lægri enn tilfeingisgentan og so fer mann víðari eftir hesum fortreytum gevur skipanin trygd fyri at vælritin skipið yvir tí geva eitt munandi avkast við verandi viðkjøldu altso nú blívur hendan metingin knappligani sum hangur í leysari luft til eina trygd tað ber stat ikki til tú ert blivin dumpaðu upp á staðin vispróvtøku og brúktir sovorðnar argumargumentir og víðari tað at gjøldini hækka so at størri partur av tilfeingisrentuni fellur til landið ger at kravið um effektivitet og góveiðu tøl økjast so hóast uppskotið við eini fíggjarligari fíggjarligum kostnaði fyri vinnuna viðføra ein fíggjarligan kostnað fyri vinnuna vil tað ikki steðga vinnuni í at gera skilgóðar ílegur íløgur og so stendur heldur tvørturímóti fullkomiliga tikið burtur úr ongum og e eri púra samdur við teimum sum siga tað hetta er ein vanvirðing av tinginum at koma við slíkum altso eitt er ikki at koma við grundgevingum ikki at koma við útrokningum men at koma við slíkum pástandum og byggja teirra leysa luft tað kann mann also ikki so eg standi her í dag eg áni ikki eg havi ikki sæð nakað eg veitikki hvat tilfeingisgentan er og eg kann ikki brúka tað til nakað til onkur sum ikki grundgevur sigur at hann ella hon metir so eg kann ikki taka undir við hesum her lat meg nú tá eg havi nevnt eina aðrrkrønubók kapittul tíggju við formansins loyvi sleppa at greiða frá hvat gangu fyri
gjáhar gersækk tað er tann kongurin sum eitur jehabiam hann er sonur sálamurgong sáarmar nakrar deyður tað var ein ein fantastiskur maður dáningin av sápa kom y á vitja on sigur tað tað tað sum eg hevði hoyrt altso tað er bara helvtin av tí sum eg havi upplivað og nú skal hann fara og leiða fólkið víðari og hann kalla tey saman og og tey vilja gjarna fylgja honum men hann vil gjarna hava hoyringssvar so hann biðir tey fara heim og hugsa seg um og koma aftur um tríggjar dagar og so verður hann fer tvey hoyringssvar eitt frá teimum eldri teimum royndi eg veit ikki um okur kunnu siga reiðarar og skiparar sum hava vitað hvat teir snakka um a í hvussu fer teira arbeiðs saman við faðir hansara sum hevur bygt alt hetta fantastiska uppa og teir veita vita at mann skal vera góður við fólk teir siga við hann í teirra hoyringssvari um tú í dag vísir teg blýdligan við tey við hetta fólk eru teimum lágugur ið gevur teimum góð orð so verða teir tænari tínir allar dagar fantastiskt htað er so góður við tey visti tú ger okið sum pápin hevði lagt á við so lættir um tað so spira teir ungu tað stendur ikki at teir sóuu ymiskum ráðum og høvdu verið á á fróðskaparsetri og so víðari men einki ivast tí teir eru brennleggjaður og teir siga við hann sig við tey hevur pápi ags srok á tykkum skal eg gera ok tykkara enn svárari hevur pápi revsað tykkum korlum skal eg revsa tykkum við skorpiónum og hvat ger hann hann hevði tvey hoyringssvar hann tók av tí seinna og tað endar við at nakrar dagar aftan á tá tá roynir hann at berjast fyri lívinum hann sendir einir av sínum ráðgevum til tey fyri at bjarga tryss bjarga kann og tey steina til deyðar og so rýmir hann sjálvur og endin var at soleiðis fall ísrael frá húsi dávids og so hevur verið til hendan dag og eg lesi hetti her tí at hetta var tað sum beinanvegin kom fram fyri meg tá eg las hetta uppskotið hetta ber ikki til at koma við einum uppskoti sum er so illa grundað so illa frágingið og bara siga tað ja ja vit meta og mett verður onkur fulltrú har metur og onkur fullur íhar teir blivu samdir um at meta tað tað tað ber altso ikki til eg eri púra samdur við teimum sum fyrr í dag hava sagt at hetta er vannvirðing fyri løgtinginum tí hetta hevur so stóran týdning hetta er tað sum heldur lívið í føroyinginum alivinnan fyrst sum okur hava havt til viðgerðar og nú fiskivinnan sum okur hava til viðgerðar beint nú miðflokkurin er greiður tað vóru okur í valsviðnuni eisini okur tosaðu um at okur skuldu skatta av vinningi yvirskotspasera og vil mann hva pengar ella vð endalivav tíð nei eitt afturat eg eri púra samdsamdur við fíggjarmálaráðharranum tá ið hon tosar um klútrateppu hon tosar um klútrateppi samband millum tað almenna og kommunurnar og hetta her er at klútateppi so tað fyrislær men vil man hava pening so havi eg eitt gott uppskot og tað er at okur fara og tøma felagsøkið fyri russarar felagsøkið millum bretar og føroyingar tøma tað fyri russarar gott byrja við tí ha soleiðis at okur kunna kom up á talið við bretar og gera eina avtalu við bretar og fiska fiska makrelin serliga men eisini svartkjaft tá ið tað loysis best tá ið prísurin er hægst og tá ið orkan sum skal brúkast er minst tá ið olju fór brúk ið í minst seur tveylátið minst lat okkum gera tað eg veit at bretar bíða eftir tí lat okkum gera tað áðrenn okur verða noyddur til at gera tað takk fyrija takk fyri og jørgun niclasen
hann gerst væl eina viðmerking frá forkoymum at siga sum jens á rana vísti á so verður uppskotini verða bygd upp í føgrum orðum tilfeingisrenta rættur partur av tíð skal inn til ong føroya fólk so víðari tíðari men mann hevur ikki ansøk at tilfeingisrentan er og sum jens á rana so væl vísti á at mann metur og fíggjarmálaráðið metur og tey hava væl mett og tey máttu verið ólukksáliga mett eftir rondini eðh hví síggi eg ikki uppskotini soleiðis út altso fíggjarkarmarnir sum eru lagdir fram í dag við framskrivingum til tvey túsund og fýraogtjúgu er tað eitt hall upp á hundrað gott og væl hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir hesi bæði uppskotini syrgja fyri at tað hallið fer beint upp um null so tí er mín spurningur alt hetta metta ríðið hvat mann er mett hendavi og handavi er hesi uppskotini ikki bara gjørd fyri at tøma hetta holið sum longu er komið í landskassan við hesum
hesari samgonguni takk fyri so er tað røðarin jensarana
og hann nátt ger so væltað kann væl vera tað kann væl vera men altso eg veit ikki hvat okur brúka tað tal til heldur sum okur hava fingið í dag í kørmunum tí tað er tey som fólkini sum meta og at eg vil líka nevna vist ikki kom greitt fram at hesar metingarnar sum eg las upp bett verður og vit metu so víðari tað er svarað upp á hoyringsskrivini sum eru komin inn mann svarar monnum sum vita teimum eldri fyri at taka dømi í krøvnøki og beiggi mann svarar teimum vil siga við sovorðnum niðrandi orðum vil nevstan siga tað orsaka men hetta eru fólk sum hava skil upp á hvat ið tey arbeiða í tí til dagliga tey arbeiða við tí og tey fáa bara at vita frá onkrum sum ikki eingang sigur hvør eg eri tað er fíggjarmálaráðið metur fíggjarmálaráðið metur fíggjarmálaráðið metur vit metu við fíggjarmálaráðnum so víðari ikki ordan
takk fyri so er tað steffan klein
poulsen ger suvæl ja frú forkvina eg vil geva jens arana púra rætt í tí at vit skulu ansa eftir hesun her við at tá vit hoyra fólk siga tey meta um um taðer ekspertar ella serfrøðingar slagi so skulu vit altíð verð vr vera varin um at onkur metur um ella væntar hetta fer t henda vit fara ikki at meta um tilfeingisrentuna sum jens arana hevur víst á øhtá tað kemur til onnur ting sum mann roynar at meta um fólkavøkstur hvønn vegr rentan fer og búskapurin fer so eru tað øgiliga umonkur sum melar øgiliga sterkt út eg meti um tað fer henda við ella handaveg og ra tað ofta tað stikk mótsatta sum hendir so at krøkja hetti her í at meta um tað tað er tað er øgiliga tunt og og tað tað tað vitav ikki hvønn veg tað ber
takk fyri ger so væl røðari
jesanógv ár síðani at onkur sum sum ja sum arbeiddi á onkrum av ráðunum metti at fólkatalið í føroyum tað fór heilt skjótt at koma niður ímóti tjúgu túsund og tað fór akkurát mótsatt so nei vist tað stóð atsum framgongur av og so tilvísing til eitt annað skjal øso meta teir og teir ella tey tey aftaná at hava kannað tað tað at so er nakað heilt annað men her bara mett verður og vit meta fíggjamállaráðið metur taðf
vánalt takk fyri og tann næsti at røða er jakkavestergaard

frú forkvinna eg kundi hildið næstan somu røður sum eg helt fyrr í dag um tøkugjaldið og endurtaka og siga tað at sjálvandi er tað vinnan sum tú dugir nógv best at arbeiða í pengunum skapa vyrði til samfelagiðn at koyra pengarnar inn í landskassan eg skal só fara eitt sindur niður meira niður í dyptina á hesum uppskotunum tí kanska eg kenni fiskivinnuna betur enn eg kenni alvinnuna tað verður sagt her ati mann skal taka ein part av tilfeingisrentuni ein rímiligan part av tilfeingisrentuni og so gangur mann út frá í trá við tað sum jenis a rana verð inni á fleiri ferðnar at mann roknar út hvat er tilfeingisrentan fíggjarmálaráðið situr inni við øllum øllum upplýsingum teiy vita hvat ið skatturin hjá sjófólki hvat tey hava goldið hvat tey hava kent og tey vita eisini gjøgnum roknisskapurnar hvat eta feløgini forrentað av avskuld og tí er tað øgiliga einfalt at finnaútav ikki eitt einasta eitt orð í hesum lógaruppskotum um hvat eta man tosar um mann tosar bara um tilfeingisrentuna tað haldi er villeiðandi tað haldi eg óseriøst tí eg vil fara at pástanda tað at tað er eingin tilfeingisrenta í einum stórum parti av flotanum har hev hnikki tilfeingisrenta og ta m útrokningarnar mann hevur fyrr havt av tilfeingisrentuni tað eru nøkur metttøl og hoyringssvarinum sum jenesarana varð inni á tey fara niður í smálutir við útrokningum hjá hesum ymisku feløgunum hvat eru útreiðslurnar hvat ker nøkur hvat eru hýrurnar tað skoytar mann lætt og elegant yvir og siga okur meta tann sum kemur vi eit lógaruppskoti í tingi skal grundgeva fyri tinginum uppí i mann skal taka ein rímiligan part av tilfeingisrentuni la e tú ikki bara at siga tilfeingisrentuni og rímiligan part hvat er tað nógv kan mann keypa fyri ein rímiligan part ella hvat er tað og tí er tað púra galið at tað ber til at koma í einum tingi við vúdleiðandi pupplýsingum um eitt uppskot eitt so álvarsligt uppskot sum fer eftir teimum síðsti krónunum í yvirskoti hjá summirreiðaríum hvat hvat klárar eg uppi tær at forrenta eitt hoyringssvar kemur her há eg uppi tey fortelur tað at i han mo klár ikkiat prenta nakað sum helst og klára skvaft null eg eg veit taðk hoyvík til dømis hoymi klár ikki a renta sum nakað sum hetta kanska undirskot hvat var teimum nýggju angu biritu hvar er tilfeingisrentan har og so er mann so tekur barnis av e hvussu oftani verða skipini í endurnýggjur barnshavinum jó eni berg er endurnýggjaði nú við amarant sum kemur um eit mánla okkurt sovorðigt niberg ndiberg er frá síðstu fýrsunum

msæg so frætt at tað klárar endurnýggja seg skiper tretivu ára gamalt til mais og allíkavæl allíkavæl sigur mann tað at tykur hava eina eina tilfeingisrent okurt taka rýmiligt gjald inn uttan at koma við einari útrokning upp á hvat tað tafur eg veit gott tá ið tað roknaði tilfeingisrentuna at tair setti samlaða virðið á flotan til eina komma tvær ela eina komma fýra milliard og tað er tað sum flotuni í barrarshavinum skal for renta tá ið hetta árið er farið tað sum mann roknaði tá alla alla tilfeingisrentuna í fiskivinnuni og so fer mann eftir heimaflotan mann fer at knokk royta heimaflotan sum hevur ligið orsaka útrikkið við reyvini í vattskortini fíggjarliga í nógv harransár hví ger mann tað har er einki eingin tilfeingisrenta tíð hava koyrt við undirskoti summir reiðaríur eg veit tað er partur av størri konsernnum tí hevur onkur kunna spaðjað til tak takfelagið inni inni í runavík tey aldrin kunna koyrt við sleir khøvdu varðan framherja í bakhondini samanorður klaksvík hví skal mann inn at knokkroyta sonnar vinnur alissjúka hjá einum sostealistiskari stjørn tí tað gongur gott hjá onkrum tað gongur gott hjá onkrum so skulu øll hini knokk roytast har eingin tilfeingisrenta er sjálvt um hann sigur viðleiðandi fyri løgtinginum og fortelur at tilfeingisrentan er stór man tak ein rrímiligan part av tilfeingisrentuni og eg vil so pástanda her ja tað er kanska trý reiðaríir sum hava tilfeingisrentu mman kann taka bistri tað mann vil og tað er varin og tað er framherji og tað er hvalnesi tað eru snøkur tilfeingisrenta aðrastaðni í vinnuni og tí er hatta forvánaligt at koma við einum slíkum uppskoti har mann ikki útgreinar si tingini soleiðis sum hann sigur tí fiskivinnan er ikki sum aluvinnan har eru ymiskar aktørar í fiskivinnuni og summir hava stríðst og strevast og klárað akkurát til dagin í vegin og so skuldu tað fáa nevan frammaná við hesum uppskotinum takk fyri frú forkvina
tað eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frakalio hon johannesen ger so væl
a fyrðir fyri hetta málið her hevði tað verið óalmindiliga gott at rokna eina tilfeingin rætt út tí at so fær mann nokk ein sannleika sum er meira noanseraður enn tann sum vit hava í dag tí er tí haldi egt er so viktigt at mann fær at rokna útút her eri allir faktorar kendir eingin kennir framtíðina tað vita øll men vit hava faktorar sum er kendir roknasta værentna út tað er nummar eitt og eg haldi at tað er týdning at mann prøvar at fáa eina semju kann mann ikki finna út av einari suðurturrentu hvar vinnan er við at mann setir seg niður saman hetta er tað tat tað er trýrar í sum jakør vestcartin sigur hitta er hitta er nei hetta er ikki at fara eftir heldur ikki eftir fiskimanninum
jakob vet
gersvæja takk fyri frú forkvina mann tosar um fiskivinnuna sum eina heild fiskivinnan er samansett av ymiskum ymiskum aktørum sum eru øgiliga ymisk fyrri og tað eru tey sum akkurát klára til dagin í vegin og tann veikasta partin tann veikasti parturin øll hesi árini fer mann eftir við tilfeingisskjaldi heimaflotan og og tað er akkurát sum an leggja á steinunm um mín á byli mann fer ikki manning til ein part av heimaflotan tí tað gongur fór illa við fiskafiskastovnum undir føroyum men staðin fyri at at lata tað fáa frið og hava tað teð hava í dag so skal mann nei nei mann skal niður og taka tíggju tals milliónir frá heimaflotan og tað er tí sum eg sletti ikki skilji hetta her tað nyttar inki at fortelja í hesum høga løgtingi heimaflotanm hevur eina tilfeingisenti tí tað hevur hann ikki tað vil eg pástanda takk fyri frú forkvina
síðani er tað beinið í
hann gerst væl ja takk fyri nú er tað forkoynaðar framsøgnir sum er eisini landsstyrkvinna ið fíggjar mann sløkkara tær uppskot fram og tú stendur í hesum uppskotinum undir avleiðingar fyri vinnuna tað at tað er uppskotið er tað fyri ikki at køva íløguhugin men stimbra hann nú mann ætlar at taka trýss hundrað milliónir frá vinnuni hugsa at spyrja jakob vesgaard um tað er góð liberal tankagongd at hetta er her fyri at stimbra íløguhugin hjá vinnuni takk fyri
ja hvat er tað
vesikar ger suvæltakk fyri frú forkvinna nei framsókn forkvinnan í framsókn hevur ikki gramm av borgarligari hugsanum í høvdinum ella leberalari hugsan soleiðis sum mann plukkar høvuðsvinnurnar í føroyum fyri at skapa størri alment forbrúk tí tað er veruliga tað man ger og mann mann fer eftir øllum vir ein kamp í vinnuni teimum sum illa klára til dagin í vegin á sama háttvið teimum sum klára seg gott manger alt yvir ein kamp tað er ikki tað er ikki borgarligur politikkur tað er sosialistiskur politikkur sum roynir at plukka allar tær krónur um mann fer hvat hava hesi r hesir nýggju feløgini mann hevur tosað um at fáa nýggjar aktørar hvat hava hvat hava teir av tilfeingisrenti onga onga tilfeingisrentu mann skal køvapa køva køva tey í føðingini ta er tað hetta gongur útpá
takk fyri frú forkvinajørgeniclas
ger sovælja jakuvvestegaard vísti á at tær samsýnivís vóru fýra reiðaríir sum høvdu eitt avlop meðan teir smærru aktørarnir hava ikki tað og slett ikki heimaflotin men tað sum mann ger her at nú fer mann at seta lønirnar niður hjá teimum sigla við línuskipum og lønina niður hjá parstolarum og lønsemið hjá teimum báðum tað skal setast niður so teir slett ikki hava møguleika at endurnýggja seg og teir smærru nýggju aktørarnir teir verða við hesum uppskotunum hvaldir altso hvat er endamálið er tað bara hetta minstra vend at fáa pengar í kassan ella eisini vilja tað rudda hesar smáu út soleiðisnær kanska alt verðir miðsavnað hjá teimum stóru altso eg tigi ikki ein vandi at at tað kann vera úrslitið at at tú hvalir tær smærru so tær verða tvingar at selja til teir størru
ja hvøt skagger so væl
takk fyri frú forkvina tað framgongur á ein hesum hoyrisskrivinum eg haldi frá frá jubiter sum sigur jamen hesaher smái hsheri nýggju teir hava ongan verindskjans tí tað skal nakað á kvotagrundarlagið til fyri at hava tl grundraksturin tilfeingisrentan hjá hvønn einstakum er hvat kvotagrundarlag hvør hevur høsi nýggju sum mann nú tosa um sum koma sum skulu koma á banan teir verða køvtur fyri at fáa høvdið up undan við hesum gjaldinum hetta er eitt øvundsjúkrugjald tí tað gongur gott hjá onkrum og tá ið tað gongur gott hjá onkrum so skal mann knølva í hesum førunum alla vinnuna og tað er sera sera óheppið fyri tey sum hava stríðst og strevast fyri at halda halda seg omaná í heimaflotanum tey fáa eina stóra rokning og teir nýggju aktørarnir sum eru komnir inn eisini í uppsjóvrarvinnuni teir verða knølvágir við hesum uppskotinum
takk fyri próporpin hann má
tensen ger so væl takk fyri fyri forkvinna ja nú hevur jakkup vestergaard brúkt alla tíðina upp á at tosa um heimaflotan so at siga sum mann freistast til at hugsa at vit standpartin av tikkin úr so hevði hann tikið undir við uppskotinum men tað vita vit jú ikki men tað var við jakkup vestergaard sum koyrdi hendan makrelstuðulin út til sær skipabólkarnar eg hevði gjarna viljað hoyrt frá jakkup vestergaard sum nú akkurát hevur lýst støðuna í heimaflotanum hvør er framtíða visjónin fyri heimaflotan
skulu vit gerast
ætakk fyri frú forkvinna tað var skilagott at lata partrolarar fáa makrelkvoduar trídarvar tá ið okur sklu fiskukgrundarlag til at krevja størri part av makrelkvodum parsolarin fiskaði hvønn egvi í einasta daga undir føroyum og avreiddi til móttøkuskip av feltinum tað var skilagott til línibátar og til karnaskip var tað føroya løgting sum samtykti at teir teir bátarnir skuldu vera við tað er ikki yi eitt uppskot frá frá undirritaða tað er ótrúliga viktigt at okur skilja fiskivinnuna sundur at okur lata hvønn hyggja eftir hvønn part í fiskivinnuni sær tí tað er ótrúliga ymiskt og tað gongur í bylgjum við sjónirnar við heimaflotanum eru sjálv fylgið til tað sum okur hava arbeitt ikki bara er onnur at a líniflotanum rættindur ymsastaðni makrelurin hevur so hjálp til at tað kundu endurnýggja seg hjá parsølarunum vóna okum sjálvandi at fiskiskapurin undir føroyum kemur fyri seg aftur men tað nyttarin ik at knølva teir nú nú meðan teir eru inn á aldrindali so koma teir ongantíð fyri seg aftur takk fyri frú forkvina
hargason ger so
ætakk fyri frú forkvina eg má bara siga tað at tað er stóri ideologiskur munur á fólkaflokkinum aftur í hálvfemsunum tá eg var liðugur har beint og til nú tá ið john petersen fekk útruddað allan stuðulin úr fiskivinnuni og fekk vekstur í fiskivinnuna og nú vil hesin fólkaflokkurin bihalda makrelstuðulin inn í heimaflotan
yjakuvesgaad ger so væl
takk fyri frú forkvina vissu karlot hergarson hevði kent søguna so veit hann tað at okur ruddaði allan stuðul nút inntøkutrygdim var tað síðsta var taðn síðsta sum regg tvey túsund og tíggju tvey túsund og tólv tað at vinnurekandi fáa rættindir kallar framsókn nú sum ein stuðul framsókn er farið yvir í sama kóri sum sosialistarnir hinuri farin í allir fiskuri sum tykur fiska til stuðul frá landinum hvør hevur skapt okur hesi rættindini hvør hevur gjørt tað etir virðir í hesum her tað eru tey sum hava byrjað sjónum otey sum hava havt sítt yrki á sjónum sum hava skapt virðir í hesnher nei tað er alt hetta her er stuðul tey hava fingið guld forbarmi seg fyri fyri tannum politikk nei tað er ikki fólkaflokspolitikkur sum framsókn leggur fyri dagin í dag
mær sædd
gunlesdóttur ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna og takk fyri eina góða røðu gjøgnum forkvinna hetta her við at røðarin kemur inn á søguna hvør hevur skaffað hesi rættinni tað hevði verið øgiliga ússaligt vis ið mann bara hyggur eftir hvat ið politikarin hava gjørt tað hevði verið lítið tað hevði nyttað lítið uttan at vit høvdu havt okkara fólk úti í sjónum og skaffa skaffa okkum hesi søguligu rættindini men eg hvi hugsað mær enn einaferð at spurtrøðaran gjøgnum forkvinnuna hvat verða virkningarnar av hesum uppskotinum hvussu fer tað ávirka sjómannin hvussu ferð tað t ávirka reiðaríini hvussu fær ja hvussu fara vit at merkja tað
takk fyri vestkur
fyri frøgum frkvin n sjálvandi fara manningarnirserliga og tey sum tey sum kjenna lítið í forrøðin fá fáa minni minni íí hýri og sjálvandi fer tað birka at ávirka vinnuna negativt og serliga har ið tað ríður um at tað skal vera eitt eitt avgasta ella ikki og so tá ikur t hyggja eftir teimum sum hava endurnýggjað seg í íí barnshavinum við teimum mest framkomin skipinum í heiminum har tú gagnnýtir alt umborð har fortelur fíggjarmálaráðharin ella kvinnan at jamn hetta umskoti fer at gera tað at tey fara at gerast meir dugnaliga til at gagnnýta tá tilfeingin kem er áir tað verur tað framleitt allarfremsti dygdarvørur til tann besta marknaðin í heiminum tað skoytaman bara yvir og í hoyringsfarini so sær mann hvussu trupult tey ráiðaríini fara at t fáa at fáa at yvirliva við teimum nýggju skipinum bara vist at gongur eitt sindur ímóti tað kann ikki
túra meiningin takk fyri frú forkvina takk fyri næstra røða verður árni skoli ger so væl
takk fyri frú forkvina eg eri samdur við jenis arana tá ið hann var uppi her og segði at vit meta um alt møguligt í hesum uppskotinum tað er faktisk eg veit ikki hvussu oftani eg eg strikaði rundanum meta meðan eg sat og las eg haldi at tað er eitt øgiliga vákt og øgiliga vánaligt arbeiði sum er gjørt tá ið tað er høvuðsargumentið fyri at afturvísa øllum teimum hoyringsvarunum sum eru komin inn so tað sagt ø fyrst til barenshavið mann sigur í hesum upplegginum at tað er tilfeingisrentan sum er grundarlagið undir at mann skal taka eitt tifeingisella eitt veiðugjald og fyri tað fyrsta hevur mann ikki nakað boð upp á hvat hendan tilfeingisrentan er tó so so fær mann og sigur at fyri barenshavið er tilfeingisrentan tann fiskurin sum svimur í føroyskum sjógvi sum einki hevur við barenshavið at gera mann fer at rokna upp á hvat svartkjaftur og makrelur og sild hevur av avveiðugjaldi í føroyskum sjógvi fyri at áseta hvat tilfeingisrentan skal vera í bárðenshavinum nú er eitt er at mann ikki hevur fingið hevur argumentatión fyri hvat tilfeingisrentan er men nú fer mann at brúka t heilt altso tekur tað fullkomiliga burtur úr samanhangi og fer at argumentera við at áseta gjald í einum goyra út frá nøkrum sum gongur fyri se einum heilt øðrum staði eg haldi tað er tað erlangt tað er burturvið tað eru fleiri prinsippur í hesum sum eg haldi eri trupul og eg fari at royna at greiða frá teimum sum klári uppá hesa tíðina fyri tað fyrsta verður tað trupult hjá uppissjóvarvinnuni yvirhøvur at taka undir við aftur at koma í burðardygga veiðu tí at soleiðis sum hann hevur gjørt hesa skálarnar so er tað soleiðis at veiðuvirði nøgdin í dag sum hevur fiskað av makreli gangað við tann prísin sum makrelurin hevur havt sum eg síggji í hesum uppskotinum gangað við tann prosentpartin sum tann partin av flotanum sleppur at bega halda er eitt nógv hægri virði enn virði av tí nøgdini sum fara at fáa tá ið vit koma vissu vit fáa eina avtalu tí tá fara vit frá nítjan komma seks prosentum í nøgd av samlaða av tc niður á tólv komma seks prosent sum er í mesta lagi tólv komma seks prosent tá er nógv nógv færri milliónir eftir hjá vinnuni enn tað er í dag og tað er ein trupulleiki haldi eg at mann í eini skipan byggir eitt argument inn sum ger at vinnan fer at verða ímóti at vit koma aftur at fiska burðardygt tað er eitt problem so haldi eg at tað er eitt problem at mann ger so stóra prinsipiella munir á vinnum vit hava diskuterað alivinnuna her fyri eini løtu síðani til morgun og har er tað breið semja eg spurdi bæði løgmann og vinnumálaráðharran báðir vóru líkasum samdur um tað at fimmogtjúgu prosent av tí vinninginum sum vinnan hevur er eitt rímiligt gjald at taka frá vinnuni sum tøkugjald her snakka vit um at taka kanska hálvtrýss trýss ella hálvfjerðs tað er ikki ein roknað út hvat tað er eingin hevur í upplegginum sagt hvat tað er vit vita ikki hvat tað er vit kunnu gita eitt nógv nógv nógv hægri gjald enn vit taka frá einari aðrari vinnu sum tey akkurt hava viðgjørt tað haldi eg er eitt problem eg haldi at tað er eitt problem at vit behandla fólk prinsipielt so nógv so ymiskt so varð tað eisini sagt her uppi at athetta hjá at tað tann kvotan sum heimaflotin fær ikki kemur manningunum til til gagns at manningarnir ikki fáa partur av tí men eg veit at norður hjá okkum í klaksvík har hevur inntøkan hjá teimum sum sigla við partrolarunum fyri ei teir hava fingið umleið hundrað túsund krónur knapp hundrað túsund krónur í fjør sum part av makrelinum og teir sum hava sigt við lýnubátunum hava fingið umleið fimmogtretivu túsund krónur í fjør sum part av av makrelpengum so tað kemur eisini út til menninar sum sigla við teimum bátunum takk fyri frú

ein viðmerking ger sovæl ja takk fyri frú forkvina eg haldi hetta er øgiliga alvorlig løta tí ati hetta er okkara høvuðsvinna sjálv havi eg eisini sitið har úti í almannamálinum og eg veit hvussu nógvar pengar mann hevur brúk fyri í sambandi við okkara vælferðarsamfelag og nú fær mann og í samband við okkara høvuðsvinnu taðsmnú fær mann bara ov metur um hví hví vil mann bara meta um nakað er tað tí ja metingin var bara skeiv altso mímína huga heimi er orðið so óalmindiliga veikt at eg føl tað eittl annað stað nokk so undirvorderandi at mann fær so lætt elegamt forbí okkara høvuðsvinnu eg haldi tað burdi verið meira virðing um hetta økið hava

orni skóli ger sovæltakk fyri frú forkvina ja eg eg haldi tað at eg las hetta tilfarið ígjøgnum at síðan eg kom í tingi ta tíðina eg havi verið her so haldi eg ikki at eg havi sæð nakað uppskot sum er so illa grundað so illa fundera at at mann einki ongan knaka hevur at hanga sína argumentatión uppá uttan at mann sigur at vit meta onkurstaðnar gevur mann enntá teimum sum hava sent hoyringsvar inn rætt og so sigur mann í setninginum aftaná men vit meta at tað fer ikki at hava tað vil siga at sjálvt um tann sum sum kom við einum hoyringssvari hevði søk í tí sum hann hann bar fram so metti mann bara at tað hevði ikki nagran týdning allíkavæl tað er forvánaligt

anika olsen ger so vælja takk fyri frú forkvinna ønú undir orðaskiftinum so verður tað sagt fleiri ferðir fleiri ferð at nú knokk roytir mann heimaflotan lat tað bara vera sligið púra greitt at tað er eitt gjald á tann makrelin ella makrel stuðulin sum onkur kedi kallað tað sum verður givin til heimaflotan nú var árni skoli sjálvur og eg sjálv í breddanum herfyri har í heimaflotan varð umrøddur millum annað við hetta her við brúksskildini og har var árni skoli sjálvi frammi við at mann átti at havt ein sólsetur eina sólsetusskipan við heimaflotanum soleiðis at hesar her kvoturnar upá eitlanstís m fóra úr aftur gildi tí hetta er til ein flota sum ikki fiskar makrel so tað sum hendan hetta uppskotið gongur út uppá tað er so bara at leggja eitt tilfeingisgjald á tann makrelin sum verður givin lat tað bara vera stigið púra greitt men eg kundi hugsað mær at vita hvat heldur

orniskóli gersætakk fyri frú forkvina eg haldi at at tað er undarligt av anniku olsen at brúka orðið bara tá ið mann tekur fjøruti milliónir frá einari vinnu tað haldi eg ver undarligt og serliga hjá einari vinnu har sum hann veit at tað er øgiliga ringt at fáa endarn at røkka saman teir stríðast tað ertað eru veruliga fólk sum stríðast í dagligdegnum vit hava diskuterað onnur fólk sum stríðast og vilja gjarna hjálpa teimum hesi fólkini stríðast eisini so at taka fjøruti milliónir frá teimum er ikki bara tá ið tað kemur til sólsetur so eri eg prinsipielt av tí áskoðan at allar tær skipanir sum vit gera sum upp á ein annan máta skulu hjálpa í einari periotu eiga at hava sólsetur men sjálvandi skal tað sólsetrið setast við skili soleiðis at vinnan veit nær hon skal út aftur og kann gera seg og kann innra
ratta seg eftir tí sjónvandi skal tað vera tað takk fyri bára
ein viðmerking ger sovælja takk fyri eg fari bara takka árna skáli fyri eina góða røðu har hann setir nakrar góðar spurningar og vísir á ymiskt við hesi við hesum uppskotinum sum sum ja sum stórir spurningar kunnu setast við og nú komi eg úr einum øki har fiskivinnan hevur øgiliga nógv at siga og tað er kortsaðan við só u eitt eitt spildnýtt skip kom á siglainres jørðinum hjá jacard berg sum fiskar í barrnshavinum og tað er ikki hesini gjøld sum verða løgd omaná til tann flotan kanska orni skolið kann kann lýsa tað tann problematikkin við við barranshavinum eitt sindur betri
til
l gersætakk fyri frú forkvina soleiðis sum eg skilji tað so er roknistykki fyri báðrenns havið í dag eitt roknistykki sum visti tað ikki gongur øgiliga væl lættliga kann fara í minus tað er tað er stórur kapitalur sum skal forrentast og mann tekur hægri gjøld inn tavil siga at mann minkar um evnini til at betala fyri tær skyldurnar sum tann flotan hevur og ein vandi tá ið mann ger tað vinna er altíð ótrygg tað er tað er í ordan teð vita teir teir vita atað er ótrygt men ein vandi við at mann leggur tað ta resultátið so tætt niður ímóti null hjá einu vinnu er at fer at ganga ímóti fer að at ganga illa so fer tað langt niður um og tá kunnu vit riskera at teir fara at selja burturav tí flotanum tað er ein skandalar
fyri okkum takk fyri næstura røða verður jørgun niclasen
gersovælfrú forkvinna sum blívur sagt á fleiri so er ikki roknistykki sum vísa hvussu mann konni fram til hetta her hetta her er í besta føri nakað mann bara hevur í rokniaskjunum rokna seg fram til tí sum sagt tað einasta gongur út uppá tað er at hesir fíggjarkarmarnir geva undirskot komandi ár vist mann ikki finnu nakrar pengar og teir hevur mann so funnið her mann fer eftir vinnuni søgan aftan fyri tað tilfeingisgjald sum nú er í gildi tað er at mann segði at inntøkan skal vera tann sama sum hon var í tvey túsund og átjan út frá teimum kvotum sum vóru í tvey túsund og átjan tað sja mann sigur mann hevur sagt hvat upphæddin skal vera út rá teimum kvotum sum tá vóru so settu mann vinnuna tá ar tað reiðarafelagið tá var tað felagið nótaskip taðvil siga allan flotan saman við embadsfólkið hvussu vilja tit hetta verður sett saman hvussu vil mann rinda tað tá søgdu øll veiðaríini við felag at heimaflotin skal ikki rinda mann samdust um hvussu nógv tað pelagiska skuldi rinda og hvussu nógv í tað ið barenshavinim skuldi rinda nú hevði mann gjørt eina avtalu við alla vinnuna ikki hvat tey skulu rinda men hvussu tey skulu rinda henda samgongan leggur vertin á tað hon leggur sína kølduhond á bareneshavið sum annars skuldi farið í blómað nú við stórari hækking nú siga tey etað er avsláttur tí at tey koyrdu tað bara so ræðuliga høgt og so koyra tað tað eitt sindur niður og so hava vit lækka tað er also ein stór hækking til skip sum eru nýggj sum koma nú tað er nógv meira forrenta nú men tað leggur mann vertin á vit skulu hava frá tykkum og so heimafotin mann skal hava fjøruti milliónir frá heimaflotan merkir munandi lønar lækking altso hoyr lønarlækking við lóg samráðingarrætturin góð heim her sigur vinstravendasamgongan lønar lækking til millum annað tey við heimaflotan skal geva fjøruti milliónir og so velur mann nakrar starvsbólkar út í tí almenna og ætlar sær at gera lønarligt sum kostar hoguspokus góðar fjøruti milliónir krónur tað sama sum mann kal krevja inn frá heimaflotan argumentið er at tað er trupult at fáa fólk at støðast í hesum almennu størvinum men hvussu er tað so við heimaflotan har mann skal hava pengarnar frá tað evr verið trupult at manna skipini kanska serliga lýnuskipini øhtí umstøðurnar hava ikki verið góðar alt annað tískil eg eisini á fleiri av av línuskipunum útlendingar ífólk verjga fingið tað vil siga at mann hevur gjørt eina skipan sum noyði at hava útlendingar umborð ta hjá pengarnir fara av landinum h og hvat vilja vilja so gera fyri at gera tað meira logrativt at vera á hesum skipum tað er at lækka lønina hjá tærum eg havi sæð útrokningar frá nøkrum lýniskipum øh mann tosar um í teimum dømum eg havi sæð at lækka teirra lønir við at hoyri nú fimmogtretivu túsund krónum tey skulu fimmogtretivu túsund krónur niður í løn á teimum løniskipuni eg havi gt hugt eftir hjá summum kanska meir hjá summum kanska minni hjá parsovarum so tosar mann um kanska kanska tríggjar ferðir tað í lønarlakkiogh eg má siga at altso at mann fer inn og lækka nakrar lønir í føroyum nakrar lønarbólkar og tað eru til felduvís meginpartin av teimum lønarbólkunum sum búgva úti um landið kanska serliga meira í summum økjum enn aðrastaðni h fyri at hækka lønirnar hjá nøkrum øðrum ekstraordinert eg má siga at hetta her er erheftað er ikki rímiligt at gera og serliga tá mann í hesum uppskotunum slett ikki klárar at grundgeva fyri tí men bara farin inn leggur leggur vertin á hvat tann samlaða vinnan sigur tit sulu betala meir og tað er altso tit líniskip og t altso tit bartrolarar ti tit sum eru komnir nýggir inn í vinnuna altso mann leggur á lægsta felagsnevnaran tað trúði eg ikki hendan samgongan gjørdi og eg eri altíð til reiðar at berjast fyri fiskimanninum og tað sær út til at vera rættiliga neyðugt tí her eru nógv sum ikki leggja nógv í fiskimannin av lækka lønina hjá honum so ógvusligt fyri at velja nakrar aðrar bólkar út sum mann ætlar at hækka lønina munandi hjá

uonsdetir ein viðmerking ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna í teimum ringastu altso í krepputín sum eg minnist í nítjan hundrað og hálvfemsunum tá fór mann niður tað var nógv sum fór niður í løn men tað bleiv ikki lóggivið tað var við samráðingum og nú í dag fer mann og lóggevi í dag fer mann og lóggevur at fara niður í løn okkara sjómenn skulu kanska niður við yv góðar hundrað tússund krónur niður í løn og onkur annar fimmogtretivu túsund krónur niður í løn altso eg eum eg skilji at at sosialistarnir kunnu finna upp á at behandlar kkey behandla okkara sjómenn á slíkan hátt nú tekur mann fjøruti nú kostar tað fjøruti milliónir altso skal mann bara metin ja hetta er ein meting og o eg hugsi um hhvussu hvussu akkurát sið tað vóru tá mann snakkaði um um hesa einu milliónina g onkur kallaði tað piparnøt men altso hvat er munur á tí man bara tá i tað er okkara høvuðsvinna við meta og mettverður og

jørgunilasen gersætakk frú forkvinna ja einafer var talan um eina millión sum ein løgmaður hevði nevnt og tá vóru andstøðan tavisiga a tey sum nú sita í samgongu púra etandi svøk og hesin skuldi hjordast og fjernast og hvat veit eg men nú altso tað var ein millión til alt føroya fólk nú eru fjøruti milliónir til heimaflotan tað er eftr attum at døma piparnøtur altso lønar lækking til ein bólk altso eg var í politikki í í kreppuárunum í hálvfemsunum djúpastu kreppu og nakrantíð ð vð í og tá segði mann at vit mugu vakka lønirnar og tað endaði við einari semju millum partarnar tá vóruti djúpastu kreppu mann noyddist at gera okkurt nú or mann í allarallarallarbestu tíðin og lækka lønirnar hjá ávísum bólki av samfelagnum og taðer til felduvís í hesum førinum tey sum fiska á sjónum
tað eru alt for nógv sum tosa hart í salinum og hetta er ein ein enn ein áheitan á landsstýrisfólk og á tingfólk um ikki at sita og tosa hart í samlanum jørgun niclasen tað er jacubvestegaad sum hevur ein viðmerk
ger so væl takk fyri frá forkvøldinum hvat man fiskimaðurin hava gjørt samgonguni sigur sosialistin samgonguni tá ið mann nú soleiðis fer bæði til reiðar og til vanligar sjómenn serliga í heimaflotanum hvat hvat kann hvat kann liggja hvat kann tað eta sum liggur liggur aftanfyri at mann tekur hendan samfelagsbólkin burturút til at knokkroyta í gjøldum báði reiðar og í sjómenn ser fjørðut milliónir hjá heimaflótandi tey sum hava havt ótrúpla tíðir seinastu mongu árini tíverri og akkurát hava klára til dagin í vegin er taða kanska tað mann slett ikki vil hava tey at mann slett ikki vil hava arbeiða plakavirkjum og og arbeiði í heimaflotan yvirhøður

lsen gersæja eg kundi eisini spurt hvat hvat hava tey sum stríðast á sjónum gjørt ímóti hesari samgonguni ein fær kanska áv hug at hugsa eg kann tað hava nakað við við miðstaðin og og útiaiðarin at gera eg dugi ikki at siga men men tað virkar ótrúliga løgið at takið heimafotdan aftur har hevur verið trupult at fingið fólk tí er útlendingar komnir á fleiri av teimum størvunum á dekkjunum altso h og á hinari síðuni hevur eisini verið trupult við barnaansing ogá eldraøkinum at fáa fólk hvat ger mann so jú mann skal gera lønarligt fyri at vónandi at tiltreskja til eldraøki og barnagarðsøki og hvussu fíggjar mann tað jú tað er við at leggja eftir fiskimanninum har tú verður trupult at fingið fólk frammanundan og har skal mann hava tær fjøruti milliónirnar sum eg skal kosta eg má siga eg skilji teg ikki og hetta er ein hágan av okkara fiskimonnu
og seinasta viðmerkingin er
frá bári á lakini ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg fari eisini at takka jørgun niclasen fyri fyri eina góða røðu og eg hugsi at tað sumsum mann førir fram um fiskimannin ogog og tey sum spælast á sjónum er gott eg hugsi tey sum eru í hesar vinnuni sum hugsaðu um um reiðarar og so framvegis alt tað sum allan tann óhugnaliga reretorikkin sum tey hava fingið um á seg kanska serliga tey seinnu árini við at vera ja hvat ómetilig og hvat annar mann kann nevna og hvussu tey hava fingið alt forerandi og fram í gjárætt og so víðari ha hvussu ja hvussu óhóskandi hugburður og málburður tað er so takk fyri at tú tosar tann
partin upp jørgen niclasen eitur ongantíð tú á tingi hann eitur altíð jørgen niclasen jørgen niclas
gersvælja frú forkvina ja eg havi bangan verið glaður fyri at at eg ikki sum øgiliga nógv havír fleiri nøvn so hevði sikkurt verið ein øgilig krúlla men men eg vil siga at uppgávan hjá okkum politikaranum er at gera umstøðurnar so góðar sum møguligt h og gera umstøðurnar hjá øllum so góðar sum møguligt er við fiskiflotanum at fáa eina endurnýggja ein endurnýggja sum ger umstøðurnar umborð munandi betur ikki at fara aftur til vaðbeinin at gera umstøðurnar nógv betur og til tað krevst at tað er peningur úti í vinnuni til at endurnýggja seg við og lat meg so taka heimaflotan nøkur líniskip hava seinnu árini við makrelinum klára skift út ikki til nýggj skip teir hava allarlotiskt klárað til nýggjari skip og hvat ger mann so nú nei teir hava opimbært forgóðar umstøður statvekk so tískil so taka vit fjøruti milliónir frá heimaflotan til at betala til ávísar starvsbólkar hjá tí almenna eg tað er ein hugan eg fái einki áan
takk fyri næsta røða verður bára steig nielsen
suvæja takk frú forkvinna tað erja tilfeingisgjøld og tøkugjøld og avgjøld og sovíðari tað er altíð eitt evni at viðgerð her á løgtingi nú er tað soleiðisnar at vit settu hesa skipanina í verk so mikið kortsíðan sumfyri hvat er á tveimum árum síðani tað bleiv samtykt um at nú skuldi ein nýggj skipan gerast og hon skuldi so virka fyri ávikavistuflotan í barenshavinum frá fyrsta januar og fyri pilagiska flotan frá fyrsta august í tað má so vera í fjør hetta er so fyrsta heilaárið ar hendan skipanin er í gildi sum bleiv samtykt tá fyri tveimum árum síðani og nú standa vitt aftur her nú er nýggi politisku vindeyafarnar at blæsa og nú skal mann hava ja enn og meira inn og tað er nokk grundarlagið fyri at heta er komin niðan mann ger nakrar hækkingar í prosentinum tað er nokk ikki tann heilt stóra broytingin og ikki men sjálvt um hon er har og serliga við tí sum vit vóna øll at prísurin á okkara útflutningin fer upp unsvørum fer upp ella matvørum so gongur jú alt væl og øll eru nøgd men tað sum verri er og tað sum eg vil gera vart við her enn einaferðn frá sambandsflokkinum tað er tað at mann nú fer inn í heimaflotan sum ikki hevur fingið høvdið upp undan og sigur at nú skal takast góðar tretivu milliónir vekk frá heimaflotanum og hyggur mann eftir heimaflotan tey síðstu nógvu árini so hevur hann havt undirskot aftaná undirskot aftaná undirskot men akkurát nú tí at mann hevur givið hendan her stuðulin hetta er stuðul tað hava vit sagt frá byrjanin av at hesa makrelkvoturnar sum er latnar eftir heimaflotan tað er ein stuðul ja fyri at vit statvekk kunnu hava ein fjølbroyttan flota soleiðis at vit tá vónandi fiskurin kemur aftur onkur hevur spott at nú kemur hann og onkur sigur hatta sær betri út úti á føroyabanka og eisini inni á landgrunninum so vit vóna a so verður og tá hava vit so klárð at tað at vit hava varðveitt okkara flota okkara heimaflota men nú áðrenn mann hvussuher hevur gjørt nøkrar onnur átøk mann hevur ikki enn boðað frá at mann ætlar at víðka um deyðatalið ella víðka um kvotur annars fyri henda flotan so fer mann inn og sigur nei nú skrykkja vit hesar her stuðulskrónurnar ella stuðuls kloturnar frá tykkum og tað er tað sum eg fari ávara ímóti latið nú hendan flotan arbeiða eina løtu í øllum førum onnur doymanat tjena eitt sindur av pengum eina løtu enn eru skipini gomul enn erta fleiri sum ikki at endurnýggja seg og taðn einasti mátin at vit skulu hava eina kan mann siga eina nýmótans vinnu eina kappingarfør av vinnu er at vinnan sleppur onkursvegna endurnýggjas nú hava vit havt eitt kjak fyrr í dag um aluvinnuna og ja har eru nógvir pengar arleygarmannin at gera íløgur men tað krevst eisini men í heimaflotan eru eingi pengar til íløgur har eru eingi pengar tey sum hava gjørt íløgur hava í fleiri førum verið av hangu av øðrum av nýggjum kapitali fyri at kunna gera íløgur ikki í toppmodernaði skip ikki í spildurnýggj skip men í skip sum eru ja tjúgu ára gomul ella harum og sum eru kann mann siga ov gomul at brúka hjá okkara grannalondum og tí hava vit fingið moderniserað frá kanska fjøruti ára gomlum skipum til tjúgu ára gomul skip við frystiorku og so víðari til serliga har tet modernisera ella fingið nýggjari skip meðan tá tað kemur til partrolaflotan er ja einki nýgg skip vil siga at komið í nógv harrans ár og enntá er tað soleiðis at onkur av teimum nýggjari skipunum eru seld av landinum tí at mann ikki ráð at hava tey tí fiskaríur ver so vánaligt tí er tað at eg vil siga at sambandsflokkurin kann sikkurt vera við til at gera eina avtalu eina semju men við tí treyt at so lova landsstýriðið so er friður í nøkur ár men tað verður ikki fyri heimaflotan vit fara ikki at taka stuðulin og leggja gjøld á hann til heimaflotan í hesum umfarinum so eg haldi at eg hevði skyldu at fara boðað greitt frá tí so eingin skal vega iva um at sambandsflokkurin kemur ikki at taka undir við at leggja gjøld á kvoturnar hjá heimaflotanum tí at heimaflotan hevur ikki enn fingið høvdið upp undan og fara nú at áleggja teimumeitt eykagjald og frátaka teimum tann møguleikan tann tann kann man siga ta jaliga sum rent í vinnuni at mann hevur havt eina vón um at tað fer at ganga betur eina vón um okkun endan íggja sæg tað fara vit ikki at oyðileggja so stutt aftaná vit hava lagt eina skipan fyri dagin um vegin
takk frú forkvina takk hanna
á esstakk fyri forkvinna ja nú var bára stein nielsen so greiður til endans og og tí ein av orsøkuni til at eg bað um viðmerking tað varnevnd hettar at eg helt meg hoyra at stillingarnar annars í stiganum til uppsjóarflotanin var ikki tað so elta varikki har sum gógvin trýsti men tað var hjá heimaflottanu og tað er góð gott at fáa tað púra greitt sagt hin vegin so kundi eg tonkt mær at spurt hvussu leingi skal mann brúka hesa vónina og hesa tíðina til at fáa høvdið fyri segseiisiar sum várra stein nielsen orðaði seg tí tað er líkasum tað sum eg merki at fólk hava eitt sindur ringt við tað er tað at at ja men hvat er so tað sum skal henda í íø heimaflottanum hvat er við sjónin takk fyri fráiforkvinna

ja takk fyri forkína altso viðsjónin hjá sambandsloystnum hjá okkum er at vit eiga at kunna fáa virðisøkt okkara kvotur okkara fisk okkara matvørur sum nógv sum til ber við góðum marknaðaratgongdum og góðum møguleikum at fiska og eg veit væl at tað er trupult eg havi sjálvur prøva aktivt saman við landsstýrisfólki saman við undanfarna fiskimálaráðar og svíðari at roynt at fingið nakrar kvotur sum -vinduelt kundu brúks til henda partin av flotanum í staðin fyri pelagiska tilfeingið tað er nakað sum iflotin ynskir ella reiðararnir ynskja nógv heldur at sleppa og fiskimenninir eisini at sleppa fisk hendan fiskin og fáa krónar inn tann vegin heldur enn at fáa hendan makrelin og fáa stuðulskrónar inn tann vegin og tað er málið í sær sjálvum men tað er trupult og enn er einki at seta í staðin og tað skal sjálvandi henda so skjótt sum til ber men býari vit eru við at gera nakrar strandalagndaavtalur vit fáa kanska onkra avtalur við onkran onnur lond men nevnt er tað ikki men eg haldi at áðrenn vit seta nøkur gjøld ella avtaka hendan stuðulin til heimaflutan má hann í øllum førum fáa tíðin at koma fyri seg ár
takk fyri varpinum anna golsæn ger so væl tað eru nógvar viðmerk
yifrú forkvinna ja lat ongan iva vera um tað at heimaflotin er kanska okkara akillisena ella okkara ringa samvitska hetta eru fólk í vinnuni sum hava vunnið føroyingum rættindi so eg hugsi at okusul taka søguna við at tað vevr eisini tí at mann gav teimum hesar her makrelkvoturnar hóast ein stórur partur av heimaflotanum ikki fiskamakrel og eg vil eisini kanska rættleiða meg sjálvan í áðni tá eg kom at siga bara tilfeingisgjald á makrelium tað var ikki skifpa tann mátan men eg vil líka fyri ei gleidleikarskyld at tað var ikki eftir bótnfiskinum at mann fór men men sjálvandi rakar tað hart at mann at mann leggur eitti eitt tilfeingisgjald á men mín spurningur til bárður nielsen tað er hvat skal mann gera við heimaflotan burtur frá at okur vinna teimum størri rættindi at fiska botnfisk aðrastaðni hvat hvat annað sær bára stein nielsen fyri sær mann kann gera
takk bárastanelsa ger so væl
tað er soleiðis at heimaflotin hann hann kann sjóvandi deilast upp í fleiri bólkar tar vita vit og tann eini bólkurin hevur sohóast alt klára flutt seg í flestu førum við hjálp frá øðrum tað vil siga við peninginn spræðning frá øðrum sterkari reiðaríum at endurnýggja seg frá einum ysiska línuskipi yvir til eitt frystilínuskip og tað gleðiliga sum er hent í tí skiftinum er at tað vísir seg a frystilínuskipini eru so mikið effektivari at tey hava klárað havt yvirskot meðan ysiska línuskipini statvek ikki hava fingið høvdið up fundan og tað vísir bara at ja tað loysir seg at endurnýggja flotan tá tað kemur til pardrollaflotan so hevur mann enn ikki sæð nakra útskifting har tí har hevur tað verið ja eitt hol í jørðini fyri at siga tað sum tað er tey síðstu nógvu árini men har er kanska eisini ein glottur nú vit hoyrdu í øllum førum at tað eina stóra felagið sum bæði hevur skip og virkið hevði eitt yvirskot fyri fyrstu ferð í nógv harans ár og tað er kanska ein vón um at tað fer at ganga betur í flotan men nevnt er tað ikki at fáa nýggjar kvotur men tað er
málið í sær sjálvum takk jøgni
gfrú forkvina tá tað kemur til heimaflotan so vil mann frá hesari samgonguni taka hvørtkratak á tveir hættir fyrst við brúkskyldini at tvinga heimaflotan at lata teimum størstu reyðaríunum allar kvoturnar tí tað er væl tað tað enda við men upp á styttri sygt so er tað send eina rokning altso tað at heimaflotan hevur makrel tað er sjálvandi tí at botnfiskastovnarnir eru minkaðir so mikið nógv t tað er ein balansi ímillum hesar ymsu stovnarnar botnfiskastovnurin kemur uppaftur men tá vil tað pilagiska minka so so tað er púra rímiligt at tað er har men altso tí haldi eg tað er púra skeivt at fara eftir heimaflotan og eg haldi eisini r púra skeivt at mann fer eftir barenshavinium soleis at ann fer nú nú nýggj skip koma sum eru bæði dýr og alt skilti eg bára steinielsen rætt at tað var bara heimaflotan ikki dámdi men at annars kundi hann taka avundir við øllum hinum reyða hjá he
sær samgongdinis í hesu umskotinum barra steinnielsen
gersvælja takk frú forkvina tað er soleiðis at eg haldi serliga tað tað tað stóra heilt stóri feilurin við hesum uppskotinum er heimaflotan har er tað so graverandi at tú fert inn í ein flota sum gevur undirskot hevur givið undirskotið nógv harrans ár og skrikkið tretivu milliónir frá teimum omanfyr tretivu milliónir barnsaflotin har er tað eisini at barnsas flotin hevur ikki kent teir heilt villu pengarnar tey reyðaríini sum hava verið har í tretivu fjøruti ár eigu eitt sindur av pengum ja men tað er við tretivu fjøruti ára gomlum skipum har hava vit eisini sæð eina endurnýggjan við tí nýggja fiskivinnuskipanini sum undanfarna samgonga samtykti tí tá gamal teimum eitn rímiligt skopbrá til at fáa fígging men harætlar samgongan so eisini at fara inn og skerja tey ta áramálið samstundis sum hann sigur áh ja nú fór etð at taka eitt lítiðsindur meir frá tykkum og tí tí eg skilji ikki her legg mann eftir teimum veikaru liðunum í vinnuni heldur enn at sum hendan samgongan tosar eftir teimum
sum eiga pengar og eru og hava ein ingin takk fyri næstura røða verður sólvit er nólsøe ger so væl
takk fyri frú forkvina eg skali gera skjótt av eg haldi tað eristuttligt sindur stuttliga øllum førim at hoyra at tey ið hava verið størstu mótstøðufólk ímóti tilfeingisrentini seinastu nógvu árini nú standa á løgsingsráðarpalli og biðja um at fáa hana útroknaða eg haldi sjálvur at tað átti mann at havt gjørt og tá ið jensarana forkvinnan sigur at fíggjarmálaráðið dumpar bara e tann roynd ái fíggjarmálaráðið dumpa tí tey meta og meta og meta um hetta og hatta so veit ikki um eg eri so greiður um tað sum jens arana er men eg vil í øllum førum siga tað at tað hevi tænt øllum at mann sleppa undan at meta og gita og at mann kundi fara til at vita tí í veruleikanum er útgangsstøði fyri alt hetta kjakið skeivt tí at frá byrjanin av tá ið henda skipanin sum mann nú brúkar sum mann hevu regulerað ella stillar uppá varð gjørd varð varð útgangsstøði ongantíð tilfeingisrentan útgangsstøði var at tað var ein upphædd sum skuldi inn og so mátti mann finna eina skipan fyri at fáa teir pengarnar inn tað var tað tað var ein upphædd mann skuldi hava so fann mann eina skipan soleiðis at tann upphæddin kundi koma inn tað vil siga tað at útgangsstøði tá frá byrjanin av haldi eg var skeivt og tá ið mann nú stendur ov biður um at fáa tilfeingisrentuna útroknaða frá teimum sum í nógv ár hava sagt
at tað er onaøh nú fari eg enn einaferð att seinast verði heita á visu úg skal blíva við at heita á so vrða noydd at nevna fólk við navni sum tosa hart í tingsalinum tað má vera soleiðis at røðan fær frið at tosa tað er næstan eingin sum hoyrir hvat sólvit nolsøe sigur nú tí at mann hoyrir betri onnur sum fóra ala í salin so eg fari veruliga biðja tykkum um at vera friðarlig nú meðan tingmaðurin hevur orðið eg veit at tað er seint liðugt á fríggjadagin tú fært ein eyka nú sólvitt nols gersstóra takk fyri eg kann kanska eisini tosa harðari men sum sagt útgangsstøðið fyri hesum kjakinum eg vit hava haldi eg er skal frá byrjanin av tí at tá ið henda skipanin varð gjørd sum hann núvar regulerari so tók hon ikki útgangsstøði í øðrum enn at tað er ein ein ásett upphædd frammanundan sum man vila hava inn og nú skulu vit finna eina skipan fyri at fáa tað inn og tað velur mann so man man brúkast framhaldandi ta skipanina og skrúvarin ait ís sindur meir so eg vil siga at tað eg eri púra samdur við andstøðuni tá tey siga at lat okkum fáa roknahasa tilfeingisrentuna út soleiðis at vit um ikki annað at vita hvat ið grundarlagið fyri kjakinum skal vera tað haldi eg at vit kunnu saktans gera og í mun tilheimaflotan so haldi eg í øllum førum at mann eigur at hava ta kjakið um hvussu leingi skal stuðulin vera standandi hvussu leingi skal stuðulin vera standandi mann var samdur um tá atilla sampolitiskskipan var tað so ikki men mann gjørdi so tá avgjørdi at stuðla við makreli og eg haldi at mnn kann gott hava eitt kjak um hvussu leingi tann stuðulin skal verða standandi tí atat hava eitt vinnulív sum í stóran mun verður stuðlað fyri ati verið stuðlað fyri at hava grundarlaga tíð vita vit øll er ikki besta loysnin tað haldi eg tey flestu øll ferðinir inni her eru samd um takk fyrija ein lang røð av viðmerkingum tann fyrsta frá jenis
gjarana ger sovæfrú forkvinna nú segði røðaran tað sum eg ætlaði at spyrja umseinni aftan á eg trýsta á eg ætlað at spyrja um um um um hann so meinti at mann ikki skuldi kenna tilfeingisrentuna hann greiddi væl frá at kendi hann ikki frá byrjan av men tað at tey sum eru ímóti henni nú biðja um at fáa hana útroknaða tað er væl n ikki skeivt í tí tað er bara sum okur bara siga at at sjálvt sjálvt blind høna hon hon finnur finnu korna so men er glaður fyri at okur eru púra samdur báðir í at sjálvandi skulu okur kenna hana tí annars arbeiðir mann í blindonum tað ber ikki til

ger so vælnei eg kann siga at eg haldi eg eri púra samdur og eg haldi tað er tað er fínt at at hava tað sum mál at vita hvørjum mann tosar út frá at hava nakrar royndir verður gjørdar at rokna tað tilfeilskent út og tað hevur mann so diskuterað um tað er rætt ella ikki men í øllum førum haldi eg at tað kundi verið eitt fínt útgangsstøði at havt eina roknaða tilfeilskent
takk fyri sovorðið takk beinleiðis
uahanesen gersæja takk fyri nú veit kk var endiliga um eg vit hava eftirlýst at mann fær tilfeingisrentina eg rokna tað út men hvør soleiðis tá ið mann argumenterar við henni so er eitt sindur løgi men ikki veit hvat terin er ella mann hevur nakað at taka fatt í tá man brúka hana sum argumentatión men úkskal ag spyrja sólvut nolso e tám mann koma inn á heimaflotan og hendan stuðulin og hvat heldur hann um at mann leggur hetta tilfeinisgjaldið á og mann skal eisini hugsa um tað at tað er eisini ein partur av flotan sum eisini gagnnýtir hetta her tilfeingis her peit sum ikki bara brúkatal sillur víðari men tað r eisini gagnnýta hvat heldur hann hvat fyr eg fekk kann tú hava hendan partin av flotanum takk fyri

takk fyri eg haldi sum sum meginregla haldi eg at at treytirnar fyri at vera í einari vinnu skulu helst vera so einsam gjørligt so tá ið mann leggur tilfeilsskjald á eitt fiskaslag hvat mann í útgangsstøðunum heldur heldur seg til tað meginreglan tað er øll fyri tað sum er grundleggjandi haldi eg um tað

guvestigord ger sovælja takk fyri frú forkvina sólvitt nolsøar tók ímóti einm nýggjum eysturbúgva í gjár tað kundi áhugavert at vita hvussu glaðir teir verða fyri at fáa eina eyka rokning sendandi nú teir komnu við einum nýggjum skipi og hví at makrel og sildakvotan hjá eysturbúgvanum er ein stuðul mær vitandi hava hevur eysturbúgvin gagnnýttsjálvur fiska tær kvotur tær hava havt og tí haldi eg er áhugavert at vita hví hví skal tann í gásareygnim stuðul takast á heimaflotan í hesum førinum eysturbúgvantakkfyri

ja eysturvíkun haldi eg er eitt fínt dømi upp á eitt felag sum nú leggur seg eftir at fara og gagnnýta tað sum tey hava til at fiska tað sum tey hava fingið at tær hvátur av uppsjóðarfiskjum av fingið tað fer at lata seg gera hjá teimum nú og tað haldi eg er ein fín útvikling men í teimum førum har ið tað ikki verður gjørt har ið tað framvegis er ein regleraður stuðul har ið onnur fiskar tað fyri einum svíðari haldi eg at mann kann saktans diskutera fyri øllum førum hvussu leingi tann stuðulin skal standa

forkvinna sólvit nolsøe tosar um tey sum vóru ímótir tilfeingisgjaldi vissi eg minnist rætt so so meini eg at atsólvitt nolsøe var ein av tey men men hann hevur sikkra aðra hugsan nú vit hava ikki biðið um at fáa tilfeingisrentuna at rokna út og tað er tí eg haldi tað er ein uppgáva sum sum sum virkar jaabsurd fyri mær men tað sum vit hava sagt samgongan brúkar tilfeingisrentuna sum argumentatión fyri at kvala fiskivinnuna men mann er ikki anilst fyri hvat ha er altso tað er hartað er heilt galið so droppa tilfeingisrentuna rutt vang manglar hálvtan hundrað milliónir fyri at fáa eitt null á fíggjarlógin fyri næsta ár tað er tí tað stendur her eysturbúgvin er koma í einum nýggjum skipi vesturleiki er eisini komin teir vilja sleppa gagnnýta teir hava kontrakta tikið lán og so fáa teir eina rokning frá sólvit nolsøe tá taið fyrsta er komin við skipinum er tað gott nokk
sólvut nolsøe ger so væl
tey tosaðu um at kvala fiskivinnuna tað ger mann ikki tað ger mann ikki men í øllum førum við tí útgangsstøðunum sum jú fólk í andstøðu í dag hava biðið um at fáa sum er tilfeilskentan so hevði mann um ikki annað kunnað lagt seg eftir at rokna út hvat hon var og kanska bliv samdur um hana sjálvt um eg ásanni at tað er øgiliga torført at blíva tað viss mann hevur kjakið um hana í mentu seinastu árini inntil mann veit tað haldi eg ikki mann kann siga at mann kvalir fiskivinnuna tí í veruleikanum so sum sagt situr mann við einari skipan sum bleiv nokk so tilvildarliga ásett sum mann framvegis brúkar kanska navilsan mun at skrúva upp á lýsing tilvildarligt framvegis
takk fyri bárasta nielsen ger so væl
til sovutnolsoy gjøgnum forkvinnuna hetta her at ja tað er gott at fáa etta kjakið um heimaflotan skal betala ella ikki betala soleiðis haldi eg atfrmaðurin úttalaði seg og soleið ig spyrja at nú snakkar mon tilfeingisrentuna henda við el himvi men har veit mann væl at í heimaflotanum er eingin tilfeingisrenta yvirhøvur tí har er undirskot so har kann ikivera ukr tilfeinsrenta í løtuni í øllum førumi er sólvit nolse so til reiðar gjøgnum forkvinnuna at at mann tekur heimaflottan burtúr í hesum umfarinum fyri síðani at finna útav og kjakast um tað ella skal mann bara taka kjakið nú og so um ein mánaði so verður tilfeingisgjaldið lagt á har eisini

eg vil siga tað so leingi sum vit hava ta skipan sum vit hava nú sum ikki tekur útgangsstøði í tilfeinsgentu men har ið mann hevur valt at áseta eitt kilogjald ella áseta eitt gjald á á fiskin so gevur lítla meining at at gera stóran mun á haldi eg skipabólkum so er frægast bara hava somu meginreglu galdandi nú hevur mann so valt at hava undan hakva heimaflotan og tað haldi eg at tað er tíð uppá at mann øllum førn fer a diskutera diskutera nær teir skulu uppí um tað skal vera nú ella nær ið tað skal vera kanska mann kann blíva samdur um tað men tí hitt kjakið um hvør skal sleppa undan tilfeingisrentu og øðrum nyttar lítið at at hava tá ið mann ikki ein gong er komin har til at vita hvat ið tilfeingisrentan er og hvat honn skal vera
takk fyri eling eitesgaad ger so væl
ja takk fyri altso nú er tað ikki soleiðis at mann ætlar at taka makrelstuðulum heilt vekk frá heimaflotanum tað er talan um at leggja t tilfeingisgjald á sum ger tað at mann egentiliga líkastillar allan øll tey sum sum fiska og ikki fiska sum fáa makrel tað er tað eina og okur ætlanin herpeint er at hækka gjøldini við fimmoghálvfjerðs milliónum og tað vil siga mann fer frá tí sum stendur í fíggjarlógini fýra hundrað upp í fýra hundraðog fimmoghálvfjerðs og har er ein kanning frá búskaparáðnum gjørd fyri nógvum árum síðan sum er blivin uppdatterað seinni sum sigur at at tann rætta tann rætta tilfeingisrentan liggur kanska upp ímóti einari milliard og mann mann mann mælir til at taka varliga inn av tí tá mann liggur niðri á fimmogfjøruti prosentum av tí so haldi eg mann er mann eri ikki heilt ófantaligurmen tð annars vil eg siga at tað allarbesta hevði verið og tað haldi eg hevði verið indressuna hjá øllum tað var at mann fann eina breiða semju soleiðis at vinnan visti hvar hon fleyt yvir skiftandi løgting at mannmann
takk sólvu nolsøe ger so væl
ja takk fyri frú forkvina nei tað er rætt mann tekur ikki mann tekur ikki kvoturnar burtur man leggur eitti gjald á tað er rætt fyri at hava somu meginreglu galdandi fyri sama fiskaslag men í mun til um mun til breiðu semjuna sum erling eidsgaard eftirlýsir breiðar semjur er blivið breiðar semjur er blivið líkasum tað springandi punktið í øllum eftir hondini og tað haldi eg gott at mann er komin har til at tey allarflestu vilja breiðar semjur og te teir flestu flokkarnir í løgtinginum tosa um breiðar semjur og og tað haldi eg mann eisini skyldarsasjóvn ar gera í hesun her eg veit at ósemjan um hesa valsignaðu tilfeingisrentuna er øgiliga stór hvussu hann skal roknast út hvat skal í og so víðari so víðari men eg hugsi at tey átti so ella so eg øllu fyrn at lat
gjørt takk fyri hansaku thonsen ger suvæ
fyri frkvi tað er bara ein lítil viðmerkingatso tilfeingisgentan er alt tí har tað er farein spurningur um um óg effektiv til realisera ná tað er eitt men ekn annars so er tað kjakið nokk sindur travnt tí at tað er ikki nógvar síðan atstórur partur av løgtinginum og serliga fólkaflokkurin ikki vildu viðganga ata at tilfeingin hentan egsisteraði í dag tosaðu tær um hví mann skal minkumedda stuðulin til til heimaflotandi dømis so fólkaflokkurin er ikkimera konservativur enn so at teir hava flutt seg so so langt so kanska tíð vón fyri framman
tak fyri salvítt nolsøe ger so væl
ja eg haldi tað vera eg haldi tað vera fínt at at tað flestu í øllum førum inni her nú biðja um at fáa tilfeingssentin útroknaði tað er øllum førum nakað sum hevur broytt seg øgiliga nógv í kjakinum sum hevur verið har ið fólk sum frammanundan hava vísti sum frá sær sum eitt hugtak biðja nú um at fáa hann útroknaði øllum
takk fyri næsta røða verður ruth vang landsstýriskvinna í fíggjarmálum ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eg haldi faktiskt at vit hava havt eina fína fyrstu viðgerð av hesari broytingini í veiðugjaldslógini kanska við onkrum undantaki skal eg ikki siga meni eg má siga summi undanfarni røðari at eg havi hoyrt tríggjar vissu ikki fýra fólkafloksmenn í dag harta fíggjarmálaráðið fyri ikki at hava roknað út tilfeingisrentuna tað verður sagt aftur o aftur at tað er alt for galið at mann bara metir um tilfeingisrentuna hon skal roknast út g havi hug at taka tað til eftirtektar frá fólkafloksmonnunum tí faktiskt er eg púra samd eg haldi eisini at tað havi eg altíð hildið at tað rætta er at rokna út tilfeingisrentuna og so áseta eitt gjald harfrá men eg haldi samtíðis at tað er øgiliga viktigt at vit ikki fyri hvørja samgongu broyta prinsipp og tí havi eg valt og tað eru vit í samgonguni púra samd í at vit bíggja byggja víðari upp á tað sum undanfarna samgonga setti í verk við veiðugjaldi sum er ein eitt sindur til feldig skipan má eg siga øh eg eri slett ikki sannførd um at tað er betri at hava eina einfalda skipan heldur enn eina rætta skipan men tað hava vit valt at gera eina rættiliga einfalda skipan millum annað tí ati vinnan sjálv hevur ynskt tað fleiri hava víst tað hvussu ójavnt á til dømis hvussu ójavnt tað er við tilfeingisrentu hjá einum lítlum reiðaríi við einari lítlari kvotu samhett við eitt reiðarí sum hevur nógv størri kvotu tað er púra rætt tað kundu verur kanska tikið hædd fyri oljan nógv dýrari nú enn hon hevur verið tað tekur eisini av tilfeingisrentuni púra rætt rentan ávirkar eisini men eg havi verið av tí sannføring at ein stórur partur av løgtinginum vil ikki hoyra um at rokna út tilfeingisrentu nakrir búskaparfrøðingar hava gjørt nakrar royndir at rokna út tað hevur verið øgiliga ógvusligar reaktiónir ímóti tí høgni hoydal arbeiddi við einum skoti í tí gomlu samgonguni hjá okkum har sum hann hevði eitt uppskot sum bygdi nemliga prinsippi um tilfeingisrentu tað kom ikki ígjøgnum og tað var eisini stór mótstøða ímóti tí í núverandi andstøðu men eg haldi at vissuvit upp á sygt samgonga og andstøða koma kunnu finna eina semju um eitt veiðugjald sum byggir á tilfeingisræntuna sum fólkaflokkurin hevur eftirlýst so haldi eg faktiskt at tað er fínt

egni partamaður orni dam hevur havt fleiri uppskot um hvussu mann kundi gjørt tað har sum mann nemliga tekur hædd fyri fyri fleiri tingum av tí sum mann ger nú sum bara er fiskaprísurin teila avreiðingarvirði tað verður sagt at vit seta gjaldið eftir hvussu nógvum pengum vit hava brúk fyri tað er ikki heilt skeivt og eg gangi stórkt út frá at tað var tað sum undanfarna samgonga eisini gjørdi mann segði vit vilja hava so so nógv inn og vit seta veiðugjaldið eftir tí tað er bara ein veruleiki so tað var ein av orsøkunum til at eg í mínari tíð var sterkur fortalari fyri uppboðssølu tí at tá sluppu vit undantí tá var tað vinnan sjálv sum ásetti virði av veiðurættindum tí eg sá fyri mær at júst hetta sum nú vit síggja at mann setir í verk eina lóg og at mann hækkar g hækkar og hækkar soleiðis sum stemningurin er til tað og soleiðis sum mann heldur seg hava brúk fyri pengum

øh tað er blivun snakkað rættiliga nógv um heimaflotan og tað sýnist at vera tað sum mann sær eitt sindur soleiðis sum størst ósemja um h beinir johannesen las úr ella vísti til áliti tá ið veiðugjaldslógin á fyrstantíð varð samtykt og har sum vit tá i nevndini vístu á at tað skuldi ikki takast ella tað var eingi tilfeingis renta í heimaflotanum og tað er púra rætt at í tí fiskatilfeingi sum heimaflotin fiskar er eingin tilfeingis renta tað er púra óbroytt og tað haldi eg stadvekk hetta sum vit tosa um er við einkultum undantaki makrelir sum heimaflotin als ikki fiskar hetta er makrelkvotur og flestu fólk herinni vita tað men eg eri ikki sikkur upp á vistmann hevur lurtað eftir kjakinum í dag runt um landið at mann hevur fingið tað við at hetta er beinleiðis vinnustuðul við onkrum undantaki so fiskar heimaflottin sjálvur makrel men annars er hetta beinleiðis vinnustuðul mann fær eina makrelkvotu sum mann selur víðari virðið av hesum stuðlinum er í dagsins prísum tvey hundrað og fýraogtjúgu milliónir krónur tvey hundrað og fýraogtjúgu milliónir krónur og beinleiðis beinleiðis vinnustuðli so kann mann siga er tað so órímiligt vist tað er ein vinna í kreppu vit brúktu til dømis úti við tvey hundrað milliónir í vinnustuðli undir korona so hevi tað verið í lagi men hesar hesin vinnustuðulin hevuri

givin í rullandi tólv ára loyvum so hetta er ikki tengt at einari forbýfarandi kreppu hetta er rullandi loyvir við tólv ára variheit tá ið vit so siga at heimaflotin skal rinda veiðugjald so snýr tað seg um at tað undantakið fyri veiðugjald av makrelkvotum makrelkvotum sum heimaflotin setir selir víðari at tað skal strikast tað handlar ikki um at heimaflotin skal rinda tilfeingisgjald av einari tilfeingisrentu sum ikki er í heimaflotanum tað handlar um at tann parturin av makrelinum sum verður veittur sum stuðul til heimaflotan at hann framyvir ikki skal hava undantak fyri veiðugjald bara so at tað er púra greitt tá ið tað verður sagt at tað er ikki lurtað eg haldi tað var serliga jensa rana sum vísti á at mann í fíggjarmálaráðnum als ikki hevur lurtað eftir hoyringssvarum so passar tað ikki fyri tað fyrsta so er gjaldið fyri barenshavi lækka munandi í mun til ta upprunaliga uppskoti tað er eisini fleiri aðrar broytingar gjørdar millum annað hevur mann sett í verk eina áseting sum sigur at visu tað er fiskur sum ikki kann seljast tað tað hava hevur vinnan eisini víst á tað hevur verið okkurt dømi um at eg komi olja í onkran makrellast sum hevur gjørt at mann slett ikki fær selt makrelin so skal mann í dag rinda gjald av tí makrelinum ella tí fiskinum sjálvt um hann ikki selur hann tað verður broytt soleiðis at mann ikki rindar av tí sum mann ikki fær selt á sama hátt hevur vinnan víst á at tann mátin mann ger uppi gjald fyri lornina kundi verið betri og øðrvísi tað er rætta eftir ynski frá vinnuni so tað er ikki rætt og tað havi eg sagt alla tíðina meðan hetta herið verið til hoyringar hettar er ein hoyring ein hoyring sum skal gera okkum klókari og vit hava eisini tikið til eftirtektar tað sum vinnan hevur víst á í hoyrings svarinum millum annað eisini tað sum fleiri hava brúkt her at mann í uppskotinum hevur sagt at økir í landinum verða ikki ávirkaði av hesari lógina tann teksturin hevur mann eisini broytt og tikið til afturtektar eftirtektar so tað er ikki rætt tá ið tað verður sagt at tað tað stendur í uppskotinum at tað ikki fer at ávirka økir í landinum tí tað stendur ikki í uppskotinum sum tað er framlagt

eg haldi at tað hevði virkuliga havt týdning og virði at vit funni eina semju í hesum málinum og tí eri eg so avgjørt eisini sinnað at gera broytingar í fall mann kundi funnið semju um ella fingið eina meira
dagar semji eg um hetta her og ta royndina haldi eg vit skylda vinnuni at gera takk fyri
merking gjørt svar takk fyri tað fyri forkunnara eg haldi at eg varð sláð fast bein vegin at vit hava ikki biðið um eina útrokning tað sum er tað eftirlýst tað er tað at tífeinsrentuni tað sum er eftirlýst tað er tað tá mann ger eina tílíka mann kann siga inntrið við at mann tekur trýss hundrað milliónir frá vinnuni og mann argumenterar við at mann skal taka ein rýmingapart av tífeinsrentuni so tá mann argumentera við tíður tað altso púra legalt fyri okkum tingfólk at tá mann brúkar tað sum argument tá mann ger eitt tílíkt meðan tú koyrir eina eyka skatt út hvat er tað so mann ið landsstýrin heldur tifondkrentan er tað er til líktum tað vit eftirspyrja um tað er roknað út ella ikki tað er so upplutikkur men vit sum at brúka tað sum argument so mann hevur eitt klára svar fyri tí hvat er tifondkrentan ið mann brúkar tað sum argument
ger so
ja í veruleikanum er høvuðsorsøkin til at vit ikki hava útroknað tilfeingisrentuna nýliga er at mann ikki hevur atgongd til tey tøl sum eru neyðug í sama mun sum hann hevði fyrr og tað hava vit so eisini sett okkum fyri í amongusí samgonguskjalinum at vit skulu hava atgongd til neyðugu tølini fyri at kunna útrokna tilfeingisrentuna men so má eg eisini siga at mann hevur gjørt fleiri royndir millum annað høgni hoydal í samgonguni frá fimtan til nítjan hevði arbeiddi við einum uppskotið um veiðugjald sum júst tók støði í tilfeingisrentuni og eg havi ikki inntrykk av at tað var undirtøka frá núverandi andstøðu fyri tí lógaruppskotinum takk fyri
tað kanna jensen
ger sovæltakk fyri frú forkvinna ting taka tíð og tað kann henda at millum annað fólkaflokkurin heldur tað áhugavert nú at kenna tilfeingisrentuna men sjálvandi vit vita væl tað at hon er kanska ikki so einføld at fáast við tí tað hevur sagt fleiri ferði dag millum annað av røðaranum og øðrum at tað er eingin tilfeingisrenta í heimaflotanum altso í við botnfiskinum og og onkur hevur verið ini á te á senum og onkur verið inni á størri og smærri reiðarínum reiðaríum so har er faktiskt ymiskt arbeiði at gera millum annað tað at tá te á sei lækkar jamen so er væl tann samlaga tilfeingisgentan í føroyum minni skal mann so taka hædd fyri tí ella skal mann ikki taka hædd fyri tí millum annað so har har nógv atr at gera tað hevði faktist verið ordiliga gott við sæg akkurát hatta har orðið ikki bleiva kastibløk í politsku skipanini leingi afturat
takk fyri frú forspinn
gjørt so væl takk fyri eg eri ikki ósamd og og vissi viss man her í løgtinginum hevði blivið samdur um at arbeiða frameftir við onkrum ja onkrari máting ella illa útrokning sum vit øll kundu verið staðin saman um og ikki ikki brúkt sum kastubólt kastubólkum millum okkum so skuldi eg verið tann fyrsta tikið undir við tí takk fyri
síða nær tað bár
steinielsen ger sovælja takk frú forkvina tað var fleiri ting í framsørøguni hjá ruttvangsum mær dámdi væl millum annað hetta her við at mann ikki alla tí skifti meginreglu tað vil siga hvussu roknaðu vit hetta út og hvat hvussu skulu gjaldið eg ásetast tað hevur mann so hildið fast við hesum uppskotinum takk fyri tað so er tað hitt at gera eina semju vil ruttvanglandsstýriskvinna í fíggjarmálnum strekkja set langt h so er mín spurningur til landsstýriskvinnuna gjøgnum forkvinnuna vist vit gera eina semju so er tað væl ein semja við
gera fyri at vísa í verki at vit andstøðusamgonga kunnu gera eina semju sum heldur yvir eina árarekkju men tað sum eg hoyri landsstýriskvinna standa her og siga tað er tað at ja vit gera hetta uppskotið nú og so fara vit hyggja eftir og so finna út av hvussu nógv gjald skal veða eftirfylgjandi so væl ikki grundarlag fyri gera semju við um hetta uppskotiðruttvan
ger sovælnei tað er púra rætt sum bára steinielsen sigur eg eg hugsaði meira vit blívu samd um at vit skuldu hava ein bein fræari útrokningarhátt og at vit arbeiddu fram ímóti tí eg nú kanska bárður meira hevur í danmark sum ein eina fyrimynd bára steinielsen í størri mun enn eg sjálv havi danmarksum fyrimynd men men til dømis hettar her við at mann í í fólkatinginum ger forlík altso tá forpliktað tað tað er ikki soleiðis at mann bara kann gera semju um nøkur ting og so hoppa frá tí eitt ár aftaná tí mann hevur skift meining ella og faktiskt dámar mær tað nokk so væl at tá ið mann hevur gjørt eina semju um nøkur viðurskiftir so forplikta tað og eg trúgvi at vit høvdu gjørt vinnuni eina tænastu og faktiskt haldi eg at vit skylda vinnuni eina eina roynd at fáa eina semju sum kann gera at vit hava eina varandi loysn í longri tíðtakkfyri

annikolsen ger suvælja takk fyri frú forkvinna ja nú var ruttvang inni á at heimaflotin fer makrelkvotur til eitt virði upp á tvey hundrað og fjøruti milliónir krónur og hetta er til samstundis til ein flota sum ikki fiska makrel sjálvandi eru tað nøkur skip sum hava lagt um og sum nú er farin til fiskiskap og sum eisini fiska makrel men í størsta mun fara hesar kvoturnar víðari til størri reiðaríir mín spurningur gongur uppá hvør er tað sum kemur at betala hesa tilfeingisrentuna er tað heimaflotan ella eru ta tey størri reiðaríini tað kundi eg gott hugsa mær at fingið púra greitt og so kundi eg eisini lagt afturat at eg haldi at ógvuligan gott at rutt vang er semjisøkjandi eg haldi eisini er ræðuliga umráðandi at at mann fær eina breiða semju um hesi viðurskiftini sum okur skula gja standa og togast um hesi viðurskiftini á hvørjum ári
tvang
ger sovælaltso so soleiðs sum eg havi skilt so deila haldi eg heimaflotin og tey sum fiska hendan her makrelin typiskt at hava trýss fjøruti virði ímillum sín men visti vit siga hetta hevur eitt virði av tvey hundrað og fýraogtjúgu ø milliónir øárliga so merkir tað at vit taka tretivu góðar tretivu milliónir inni árliga tað vil siga at vit minka hendan her studningin frá tvey hundrað og fýraogtjúgu niður á kanska hundrað og hálvfems milliónir altso er eitt sindur soleiðis eg síggi upp á tað tað sum vit gera hetta er ikki at taka eitt tilfeingis gjald egentiliga hetta er at minka tann stuðulin sum verður givin til heimaflotan takk fyri
takk erlingeidsgaard
ja takk fyri eg kann fara eitt sindur víðari við hasum sum rutt vang nevnir við tølunum til heimaflotan at tann makrelstuðunum sum verður latin heimaflotanin í dag vitst hann ikki verður fiskaður av heimaflotanum men verður seldur víðari ella førdur víðari til onkran annan at fiska so eru søluvirðir tvey hundrað og fýraogtjúgu milliónir og vit sum hava brúkað eitt býtisdligilin trýss fjøruti so fer heimaflótin hundrað og fýraogtretivu milliónir fyrrari tey loyvini og vit sum at so tekur tretivu milliónir meiri veiðugtjaldir frá heimaflótum so eru tey góðar hundrað eftir tað er tað staddvekk stuðul um enn minni takk fyri
heilsa
ger so væl mann kann venda tí nógvar vegir men men virðið av tí stuðlinum sum fer út er tvey hundrað og fýraogtjúgu milliónir árliga og tað er rullandi stuðul við tólv ára longd her verður onkur sum legði framsókn undir ikki at hava eyga fyri borgarligum politikki men stuðul av hesum slagnum verður vanliga ikki roknaður at vera borgarligur og haldi faktiskt ikki at vit hava sæð beinleiðis vinnustuðul í hesari støddini tað haldi eg ikki at vit hava sæð í føroyum síðani aftur í fýrsunum
takk fyri
rana ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg kondi at hugsa um hetta her orðið faktakekk og fara at mæla samgonguni til at brúka tað meira kanska seta ein fakta kekkara tí í gjár fingu okur at vita at okur farna samgonga átti tað fyrsta uppskotið um hvítvasking og eg vísti á kundi faktat kekka at tað fyrsta uppskotið var frá tvey túsund og sjey og nú fingi okur at vita at hetta her sum okur viðgjøra í dag hetta var ait framhalda tí sum sum farna samgonga setti í verk tað passar heldur ikki alt hetta her við við ja eg kann taka eina kunngerð her sum eg hevti framman fyri mær um um um tilfeingisloyviskatt tað fyrsta sum okur finna tað er frá tvey túsund og ellivu og tann sum leyta fram ta kunngerðina tað er tann sum er samgonguleiðari í dag aksel ve johannesen
an
ger sovælja nú fari eg at ivast eg veit ikki heilt hvat ið jenis arana vísir til men hendan lógin varð samtykt í undanfarni samgongu so ein kunngerð frá tvey túsund og ellivu kann neyvan hava øja nú skal ansa mær hvat eg sigi men men eg haldi at hendan lógin er frá undanfarni samgongu tí kann ein kunngerð frá tvey túsund og ellivu ikki hava havt heimild í hesar lógina men sum jenisa rana sjálvur sigur á mann skal hava síni fakta í ordan og serliga tá mann er landsstýrisfólk so eg taki mítt fyrivarn har eg meini at hendan lógin er fyrstu ferð samtykt í í undirundanfarn
meni samgongu takk fyri bára lakini ger
ja takk fyri frú forkvinna eg hugsaði bara tað um tað sum rutvang nevndi í sambandi við barenshandsflotan at nú hevði mann lækkað gjaldið við fimmogtrýss oyrum og og tað ljóðar sjávandi gott men men tað er framvegis ein øgiliga stór hækking í mun til tað sum er og og tá mann so lesurhoyringsskrivini faktiskt frá eini samdarni vinnú kann mann siga at mann stúruri so verður tað eisini nevnt attil dømis fyri barrensafs flotan so so meta tey feløgini at at sum er er gjaldið ivaleyst høgt siga tey ja og at við at hækka tað meir so so minkar tað um kappingarføri eisini í mun til grannalondini sum evast fisk har
og spæla nevn
takk fyri ja tað hevur so verið eitt av teimum stóru kritikkpunktunum tað er nevniliga hetta her hvussu nógv vit hava hækkað barinshavi og sum viðmerkjarin eisini sigur tað er minkað aftur munandi tað er hetta hera hetta er so uppskotið frá fíggjarmálaráðnum frá mær sum landsstýriskvinni nú er tað ikki í mínum hondum meira nú er tað løgtingið sum avger og ger tær tillagingar sum mann heldur eru neyðugar og tað verði eg noydd til at góðtaka um eg vil tað ella ikki men tað haldi eg faktiskt eru fín av stórnum takk fyri
so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið tað merkir at henda fyrsta viðgerðin er liðug og løgtingsmál nummar seksoghálvfems uppskot í løgslóg broyting í løgslóg um veiðugjøld fyri fisiskap verður nú beind í fíggjarnevndina tað erutað eru ikki fleiri mál at skránni til henda fundin og forskunina skal boða frá at næsti tingfundur verður mikudagin tólvt apríl tjúgu trýogtjúgu klokkan ellivu og á skránni tann dagin verða munnligir fyrispurningar munnligir fyrispurningar freistina lata munnligar fyrispurningar inn verður so týsdagin eftir porker æstu dagin fyri og framløga verður eisini á skránni tann mikudagin og forkunna fer eisini at nýta høvið at ynskja tingfólki eina gleðiligar párker tá ið tær koma takk fyri í dag tingfundir